tingfundur settur so er tingfundurin settur og tingfólkum kunnugt so er tað rættiliga drúgv skrá í dag og vit fara at byrja við triðju viðgerð av løgtingsfíggjarlógini fyri tjúgu trýogtjúgu uppskot til løgtingsfíggjarlóg fyri fíggjaráðrið tjúgu trýogtjúgu er tað nakar sum biður um orðið jenisarana biður um orðið a
takk fyri frú forkvinna tað verður øgiliga stutt bara ein viðmerking um ta eini játtanina sum er á fíggjarlógini og tað er játtanin til provita tað hevur verið nógvur ágangur ímóti tí á serliga sosialmiðlinm eisini úti í øðrum miðlum at provita saman við so nógvum øðrumfelagsskapinum standa á fíggjarlógini men eg vil siga av royndum og eg havi nógvar royndir úr føroyskum politikki eftir hondini at eg trúgvi at tað er kanska teir bestu útgivnu pengarnir sum lagrantíð eru eru givnir á eini fíggjarlóg trý hundrað túsund vist eg kut hyggja eftir fosttøkutalinum tá ið provita byrjaði so varð tað táttaði tað við hundrað og síðstu árini er tað liðið niðan fyri tretivu áttaogtjúgu í fjør onkuntíðhøvrtað verið lægri so eg vil siga takk til fíggjarnevndina fyrr at tykur hava stað ímóti takk til tey fólkini sum stríðast ví provita sum eisini nú er farin at geva nakað aðkað alla mammu hjálp tað it siga pengar til sperdar familjur og takk til tey sum fyrstu ferð fóru í gongd við hendan felagsskapin og takk til teir teir limir løgtingslimir sum tey flestu eru ikki her í dag sum vóru við til at játta hesa játtanina fyri fyrstu ferð takk fyri takk fyri um eingin annar byra um orðið
so fara vit til at atkvøða í málinumog uppskot til løgtingsfíggjarlóg fyri fíggjarártjúgu trýogtjúgu var við aðru viðgerð samtykt við tretivu atkvøðum fyri ongari atkvøðu ímóti og ongari atkvøðu blankariso vóru allar tveyogtretivu atkvøðurnar komnar upp á pláss og tað eru tveyogtretivu atkvøður fyri tað er eingin atkvøða ímóti og tað er eingin atkvøðu blonk og tað merkir so at fíggjarlógin fyri tjúgu trýogtjúgu er samtykt og endaliga avgreidd frá løgtinginumvit fara leiðisvit fara síðani víðari í viðgerðini í dag og tað er vit fara til aðru viðgerð av tingmáli níggjuogfjørutiogtjúgu tveyogtjúgu uppskot til løgtingslóg um lántøku til landskassan fyri tjúgu trýogtjúgu er tað nakar sum biður um orðið kann kanska nevna tí er ein samd nevnd í álitinum eygun samuelsen fíggjarnevndarforkvinna biður um orðið ger so væltakk fyri frú forkvinna
eg skal lesa álitið upp frá einari samdarnevnd tað er løgtingsmál nummar níggjuogfjøruti tvey túsund og tveyogtjúgu uppskot til løgtslóg um lántøku til landskassan fyri tvey túsund og trýogtjúgu landsstýrismaðurin í fíggjarmálim ruttvang hevur lagt málið fram fjúrtanda februar í tvey túsund og trýogtjúgu og eftir fyrstu viðgerð einogtjúgunda februar tvey túsund og trýogtjúgu er tað beint fíggjarnevndini nevndin hevur viðgjørt málið á fundi tveyogtjúgunda februar og annað mars tvey túsund og trýogtjúgu undirviðgerðini hevur nevndin havt fund við landsbankan og landsstýrismann í fíggjarmálum ruttvang ein samdnevnd hevur hesar viðmerkingar uppskotið snýr seg um at geva landskassanm heimild at økja um skuld landskassans við í mesta lagi trý hundrað og hálvtrýss milliónum krónum til at rinda fyri møguligt gjaldførishall í tvey túsund og trýogtjúgu orsøkin til uppskotið er at lógarásetta minsta gjaldføri landskassans á fimtan prosent av btu frá fyrsta januar trýogtjúgu er hækkað við trý hundrað og hálvtrýss milliónum til tríggjar komma fýra milliardir landskassin hevði avlop í tvey túsund og tveyogtjúgu á og á fíggjarlógini í trýogtjúgu sum er til viðgerðar í tinginum í løtuni er somuleiðis avlop framfluttarstøðlingar tær óbrúktar løgujáttanir eru hinvegin stórar nøktandi gjadgjaldføri er tí ikki til at fíggja økingina í minsta gjaldførinum hóast tað er avlop umframt økingina av gjaldføri landskassans á trý hundrað og hálvtrýss milliónir skal eitt lán landskassans á fimm hundrað og hálvtrýss milliónir endurfíggja seinni í ár talan verður sostatt um í mesta lagi níggju hundrað milliónir í lántøku tilsamans hóast bruttuskuldin við hesum økist verður nettug skuldi landskassans óbroytt við hesum viðmerkingum tekur ein samdnevnd undir við málinum og mæli løgtinginum til at samtykkja uppskotið takk fyri frú forkvína takk fyri tað eru ikki onnur sum hava
biði um orðið og vit fara sostatt at atkvøða í løgtingsmáli níggjuogfjøruti so erut vit liða at atkvøða tað eru tveyogtretivu atkvøður fyri tað er eingin atkvøða ímóti og tað er eingin atkvøða blonk og hetta málið fer soleiðis víðari til triðju viðgerð vit eru so komin til triðja mál á dagsskránni í dag og tað er onnur viðgerð av tingmáli seksogfjøruti tjúgu trýogtjúgu uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri føroyar anordning um ikrafttrevin forferørini av vissendringarið lóg og millum tit í oppbóltstillatsi til persónardera fordrevið frá ukrain og tað snýr seg um endring av ticepunt forferins landsstýrisovartaksi av ansvara og endring a paskeringsstat fóru utreisi av ukraini viðt methelsi av oppbóltstillatilsi og hvør biður um orðið tað ger bjarni hammer hann er formaður í uttanandsnevndini ger so væl ja takk fyri frú forkvina
i hetta er lógin tann sokallaði ukraina lógin har sum lógin sum bleiv gjørd í sambandi við at okur tókja flottar til føroyar og góði teimum oku serligu rættindi í føroyum soleiðis tað vera javnstillaði við aðrir ukkrainar sum eru búgvandi í føroyum landsstýrismaðurin í landsstýrismaðurin í løgmálin bjarni kárasun petersen hann legði málið fram tann annan februar tvey túsund og trýogtjúgu og aftan á fyrstu viðgerð sjeynda mars bleiv tað beint í uttanlandsnevndina nevndin hevur viðgjørt málið á fundi tann sjeyogtjúgunda mars og tað er ein samdnoynd sum tekur undir við hesum málinum og melur løgtinginum til at samtykkja hetta uppskotið takk fyri forkvina takk fyri
tað eru ikki fleiri sum biðja um orðið og vit fara at atkvøða umð eru tveyogtretivu atkvøður fyri tað er eingin atkvøða ímóti eitt og eingin atkvøða blongt og hetta uppskotið fer soleiðis víðari til triðju viðgerð vit fara víðari á skránni og næsta mál á skránni er onnur viðgerð av tingmáli fýraogtrýss tjúgu tveyogtjúgu uppskot til løgslóma umbyggja og útbýggja eftir skúlan rásin hvør ber um orðið forkvinnan í fíggjarnevndini eyði kunnu samuelsen fær orð ger so væl takk fyri frá forkvuna
landsstýrismaðurin í barnaog útbúgvingarmálum djóni nolsø joensen hevur lagt hetta her málið um at umbyggja ov efirog útbyggja eftirskúla rásina fram tann sjeynda mars og eftir fyrstu viðgerð níggjunda mars er tað beint í fíggjarnevndina nevndin hevur viðgjørt málið á fundi tann fimtinda mars tvey túsund og trýogtjúgu undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við megd og landsstýrismannin í barnaog útbúgvingarmálum djóvnanósi joensen saman við landsverkið og rásini nevndin fegnast um at verkætlanin at umog útbyggja rásina nú er komið so langt at arbeiðið fer at byrja seinni í ár uppskotið snýr seg um at víðka og betra um umstøðurnar hjá rásuni pláss fer at verða fyri fjúrtan næmingum sum er ein tvífalding í mun til í dag ein indostriðkøkur verður gjørdur har pláss er fyri at undirvísa fýra fimm næmingum í senn vaskirúm har pláss verður fyri at undirvísa fýra fimm næmingum í senn starvsfólkaumstøðurnar verða betraðar og tað sama vera undirvísingarmøguleikarnir sum heild byggiútreiðslurnar kunnu í mesta lagi vera fimmogtjúgu milliónir íroknað prosjektering ráðgeving og innbúgv undir viðgerðini hevur nevndin fingið greiðu á nøkrum ivamálum sum komu fram undir fyrstu viðgerð eitt ivamál snúði seg um hví verkætlanin ikki hevur sjey nýggj kømur nú tá i næmingatalið veksur við sjey næmingum her bleiv upplýst at talan er um trý kømr og eitt kamar til rørsluteirna nevndin fekk upplýst frá leiðsluskúlans at tað er vanligt í líknandi skúlum aðrastaðni at fleiri næmingar eru saman tað varð eisini nevnt tað návmsfrøðiliga a við at læra a vera saman við øðrum ætlanin er at skipa uppihaldið á skúlanum soleiðis at nýggir næmingar byrja við at hava egið kamar men sum frá líður fara tey at verða saman tveyogtvey eisini hevur spurningur verið settur um atkomu og í hesum sambandi varð upplýst at umframt kamarið til rørsluteirna er eisini lyft ein partur av verkætlan leiðslaskúlans er væl nøgd við tí ætlaðu um útbyggingina megt hevur eftirlýst ein einstáttaðan samstarvsleist viðvíkjandi hoyringum og fyri nær og hvussu áhugafeløgini verða tikin inn hetta er eftir øllum at døma ymiskt frá einum aðalráði til annað og nevndin heldur at leisturin eigur at verða einsáttaður arbeiðið hevur hevur verið boðið út og tikið er av bíligasta tilboðnum í lág eini tólv prosent oman fyri metingina frá tvey túsund og nítjan til tvey túsund og tveyogtjúgu eru brúktar ein komma sjey milliónir til fyrireiking og prosjektering játtaðar vóru fýra komma fimm milliónir í tjúgu tveyogtjúgu harav fýra komma eitt fimm millión verður flutt til tvey túsund og trýogtjúgu upplýst er fyri nevndini at ætlanin er seinkað við tað at arbeiðstakarin bleiv upptikin av øðrum arbeiði nú verkætlanin kom í drað eftir ætlan byrjaði arbeiðið í august og tí er játtanartørvurin fyri tvey túsund og trýogtjúgu mettur at verða umleið seks milliónir í samband við nevndarviðgerðina av uppskoti til løgtingsfíggjarlóg fyri tvey túsund og trýogtjúgu valdi nevndin tí at lækka uppskotinum játtanina fyri úr í ár úr sjey komma átta milliónum niður í tríggjar komma átta milliónir krónur soleiðis at tøkajáttanin í ár írokna framflytingina frá ífjør á fýra komma eitt fimm milliónum verður sjey komma níggju fimm milliónir nevndin hevur við hesum valt at leggja knappar tvær milliónir upp fyri so at graviarbeiði og annað kann byrja í summar um tað ber til at fáa avtalu í lag um hettar í uppskotinum sjálvum stendur at fyri komandi fíggjarár tvey túsund og fýraogtjúgu skulu játtast ellivu komma tríggjar fimm milliónir krónur men við broytingini í fíggjarlógaruppskotinum skulu tær fýra milliónirnar sum ikki verða brúktar í ár og tí sum heldur ikki verða játtaðar harumframt játtast í komandi fíggjarárið ella í tvey túsund og fimmogtjúgu við hesum viðmerkingum tekur ein samdnevnd undir við málinum og mæli løgtinginum til at samtykkja uppskotið so fyri at taka kanska eitt lítið sindur afturí aftur so skjótvt um mann hevur lækkað játtanina nakað so hevur mann lagt tvær milliónir upp fyri tí at tað bleiv upplýst eisini fyri nevndini at møguliga kundi man byrjað eitt lítið sindur fyrr við at grava og fyrireika og har eru so tvær milliónir lagdar upp á tað so at altíð alt so halda vit at hendan játtanin er nøktandi fyri komandi ár takk fyri frú forkvina takk fyri og tað er
tikki fleiri sum hava biðið um orðið og viðgerðin av málunum er har við enda og vit fara at atkvøða um uppskot til løgtinslóg um at um at umbyggja og útbyggja eftirskúlan rásinso vórðu vit liðug at atkvøða tað eru tveyogtretivu atkvøðu fyri eingin atkvøða er ímóti og eingin atkvøða í blonk og løgtingsuppskot fýraogtrýss feri sostatt víðari soleiðis samtykt víðari til triðju viðgerð næsta mál á skránni erer onnur viðgerð av tingmáli fimmogtrýss tjúgu tveyogtjúgu uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtslóg um triðja byggistig í umbygging og útbygging av miðnámsskúlanm á kambsdali og hetta málið snýr seg um at hækka upphæddina sum landsstýrismanninum verður heimilað at brúka hvør biðr um orðiðtað er eykun samuelsen forkvinna í fíggjarnevndini ger so væl takk fyri fro forkvinna hetta er álit í
løgtingsmál nummar fimmogtrýss tjúgu tveyogtjúgu uppskot til løgtingslóg broyting í løgtingslóg um triðja byggistig í umbygging og útbygging av miðnámsskúlanum á kambsdali hækka upphæddina sum landsstýrismanninm verður heimild at brúka tað er landsstýrismaðurin í barnaog útbúgvingarmálum djóni nolse joensen sum hevur lagt málið fram sjeynda mars tvey túsund og trýogtjúgu og eftir fyrstu viðgerð níggjunda mars er tað beint í fíggjarnevndina nevndin hevur viðgjørt málið á fundi tann fimtinda mars tvey túsund og trýogtjúgu undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við landsstýrismonnum í barnaog útbúgvingarmálum djóna nolsø joensen saman við landsverki og leiðsluni á miðnámi á kambsdali triðja byggistig er seinasti liðurin í heildarætlanini frá tvey túsund og tólv um um og útbygging í samband við samanlegging av miðnámsskúlanum á kambsdali sambært høvuðsprosjektunum so fevnir hesin parturin av verkætlanini millum annað um at nýbyggja náttúruvísindaliga øki útbyggja felagsøki køkin og undirvísingarhølir at gera nýggjan brunaveg samsvarandi teimum brunakrøvum sum fuglafjarðar kommuna hevur sett umframt prosjektering ráðgeving og innbúgv løgtingið samtykti í apríl tvey túsund og tveyogtjúgu eina verklagslóg sum heimiðlagi táverandi landsstýrismanni at brúka einoghálvfjerðs milliónir krónur til verkætlanina at ummu útbyggja miðnámsskúlan á kambsdali verkætlanin hevur verið útboðið á heysti tvey túsund og tveyogtjúgu og er samlaði kostnaðurin nú mettur til fýraoghálvfems milliónir í viðmerkingunum til lógaruppskotið verður grundgivið fyri økta kostnaðinum sagt verður at talan er um hægri byggikostnaðir enn mett umframt at aðrir óbeinleiðis kostnaðir eru hækkaðir millum annað orsakað av óvísini av marknaðinum í dag sum hevur elvt til munandi prísvøkstur frá tvey túsund og átjan til tvey túsund og tveyogtjúgu eru brúktar sjey komma átta milliónir til fyrireiking og prosjektering og harumframt eru átta komma tríggjar milliónir fluttar fram til fíggjarár tvey túsund og trýogtjúgu nevndin er kunnað um at landsverk arbeiðir við at fyrireika avtalu við arbeiðstakaran sum átti lægsta tilboði sambært útboðstíðarætlanini frá útboðnum í novembur tveyogtjúgu skuldi farið verið í gongd við byggingina í januar tvey túsund og og av tí at arbeiðstakarin ikki slappa í gongd við arbeiði til ásettu tíð má tíðarætlaninin fyri verkætlanina at dagførast í samráð við í sambandi við nevndarviðgerðin av uppskoti til løgtingsfíggjarlóg fyri fíggjarár tvey túsund og trýogtjúgu valdi nevndin tí at lækka uppskotinum í játtanina fyri ár úr tólv komma tveimum milliónum niður í tíggju komma eina millión krónur soleiðis at tøkajáttan í ár íroknað framflyting frá ífjøru átta komma tríggjar milliónir verður átjan komma fýra milliónir krónur sambært uppskotinum skulu í tvey túsund og fýraogtjúgu játtast níggjuogfjøruti komma tvær milliónir krónur og síðani sekstan komma fimm milliónir í tvey túsund og fimmogtjúgu men við broytingini í fíggjarlógaruppskotinum skulu tær tvær komma ein milliónir krónurnar ikki væntast at verða brúktar í ár og sum tí heldur ikki verða játtaðar tær skulu so harumframt játtast á komandi í komandi fíggjarár í ellivu tvey túsund og nevndin ásannar at avbjóðingin kann vera stór at g gera neyvar kostnaðarmetingar áðrenn ein verkætlan er boðin út henda verkætlan er einki undantak í røðini av byggimálum landsins har metingarnar hjá landsverki hava verið ov lágar fyri útboð og har løgtingið tí eftirútboð verður biðið um at hækka loivdu byggiútreiðslurnar í nevndin heitir á landsstýrið um at eftirmeta skipanina fyri byggimálið hjá landinum í síni heild og at finna ein loyst fyri byggiverkætlaninir frameftir sum bæði tryggja ta búskaparliga skynsemi og neyvleikan í teimum upphæddum og innihaldi ið verður løgd fyrði tingið at taka støðu til við hesum viðmerkingum tekur ein samdnevnd undir við málunum og mælir løgtingi til at samtykkja uppskotið og her kann eg so leggja afturat at hetta her við at eftirmeta skipanina fyri byggimál landsins har er nevndin kunnað um at fíggjarmálaráðið tey síðstu tvey árini hevur hevur sett sum krav at ein verkætlan skal verða boðin út áðrenn verklagslógin verður gjørd vera klár at fara í gongd við og tað halda vit er eitt framstig men vit halda ikki at tað er nokk fyri at kanska koma koma burtur úr hesari støðuni sum mann kemur í við eyka útreiðslum vit halda at tað er neyðugt at hyggja eftir sjálvarprosessuni at mann fer inn í ábyrgdarbýtið millum tey landsstýrisfólkini sum útveða peningin og byggjaharran mann hyggur eftir hvussu eftirlitið er skipað og mann kanska finnur útav hesum her tá ið mann broytir verkætlaninir hvat er lagt afturat og tí orsøk til durkingina og so víðari at tað steðgar einaferð at mann sigur hetta er ta prosjektið nú hendir ikki meir og sjálvandi eisini at mann hyggur eftir útboðsháttunum tað er tað sum liggur í okkara viðmerkingum takk fyri frú forkvinna
áðrenn vit fara tað er ikki fleiri sum hava biðjað um orðið í hesum málinum og orðaskiftið er harvið enda og vit kunnu fara til atkvøðugreiðslur men áðrenn vit fara at atkvøðastso far eg líka a minna á at teldlar og fartelefonir skulu vera sløktar í tingsalinum eg hoyri at tað er onkur sum ikki sløkki sínar teldu ella teldlar og tað ljóðar eitt ljóð vistu man ikki finnur útav hvussu ta skal sløkkja so kann mann sikkurt fáa hjálp frá onkrum at gera tað vit fara nú at atkvøða í løgtingsmáli fimmogtrýss tjúgu tveyogtjúgu ger so vælso eru vit liðug at atkvøða og tað eru tveyogtretivu atkvøður fyri tað er eingin atkvøða ímóti og tað er eingin atkvøða blonk um málið er soleiðis samtykt og fer víðari til triðju viðgerð og enn einaferð ein áheitan um at fáa sløkk teldlar og teldur niður í tingsalinumjan so eru vit liðug við allar atkvøðugreiðslurnar dag hetta gekk bæði skjótt og væl effektivt og vit fara nú undir eina røð av fyrstu viðgerðum og fyrsta málið á skrá til fyrstu viðgerð er uppskot til løgtingslóg um at ókeypsa av henda tilfar til partafelagið suðuroyartunnilin og tað er aksel ve johannesen løgmaður sum hevur lagt tað uppskotið fram og forkvinnan skal biðja um framsøgufólk og eg skal eisini minna tingfólk um at vera friðarlig í salinum nú viðgerðin byrjar framsøgufólkini verða fyri javnaðarflokkin hennrik old fyri sambandsflokkin rósa samuelsen fyri fólkaflokkin árni skoli fyri tjóðveldið annika olsen fyri framsókn sólvit e nolsøe og tað er ikki fleiri flokkar sum hava teknað til jú steffan klein poulsen fyri miðflokkin so byrja vit upp á fyrstu viðgerðirnar og tað er henrik old sum verður fyrstur at røðager so vælfrú forkvinna hettaher eitt sindur spesielt
hvat er íðgerðari sovorðið mál hetta her har skal líka biðja um frið í salinum tað eru fleiri fundir í gongd inni her
tað er nokk so spessielt at viðgera hetta her málið tí at hetta er eitt eitt ógvusligt eitt ógvusligt prosjekt pp á tann mátan at mannhevi ongantíð søguni verið í gongd við eitt so stórt prosjekt sum hetta her okur hava havt nakrar undirsjóvartunlar treyso og tað hevur gingið framúr val eg haldi hetta er nokk so interessant eg havi hugsað nokk so oftani um tað fyrsta arbeiðið hevði tá eg fór í skúlanim og tímdiki at ganga í skúlamaritrtar eg var fjúrtan ár so fekk eg at arbeiða í botni t at at borð eina tunnil og tað var ikki nokk so ikki ikki so so vanligt tá at borðatunlar tað hevði verið gjørdur ein tunnil áðrenn ovirikidali og tað var hálvfems ár áðrenn la ella fýrs ár áðrenn nokk sovorðt so eg var hevði tann heiðra skjóta fyrsta skotið er í eysturoyartunnilin so eg hugsaði meira um tann tunnilin í botni enn eg hugsaði um eysturoyartunnilin ta løtuna tí tá stóðu menn við borðanum á øksluni og brúkti tær kreftir heystakreftir sum tæeir hevði fyri at klára tað og tað gekk framúr væl eg kann líka nevna afturat at eg hevði tað arbeiðið sum fjúrtan ára gamal og kaffigókari og og eg ynski nøðrum at halda hesi her málið bandi uppeftir sum hann máldi rætt tað var eitt sindur nakrar sum klósaði við at samsílivís kom grikki úti í hovið tað kundi lættiliga henda og komu út í fámjin ill í porkiri men tað gekk framúr val tá eg so summi halda tað vera eitt øgiliga stórt problem eg havi kanska eina meira praktiska ááskoðan á tað at borða tí ati tú vísti seg at gjøgnum hesi forferdiliga nógvu árini hava ovur borið ótúrliga nógvar tunlar og tað hevur gingið framúr væl onkuntíð hava fólk lyndi til at gera tað at borða grót til at vera nakað heilt fantastiska vitin skratiligt og ófatiliga veinskiligt men tað er tað eru tað so ikki og hetta uppskotið fer at koma til tað so er tað ganguð tað út upp á at at handa avhendar og brúka tað nokk felagnum tunnilsfelagnum ø tað tilfar sum fyrr liggur í hjá landsverki serliga øhtil partafelagið suðuroyartunnilin hetta er ikki eg síggi at tær hava landsverk hevur nakrar meira kritiskar viðmerkingar kannmann siga kanska tað er ikki nakað nýtt men men kanska brotur hetta eitt lítið sindur av við at mann handlar hetta tilfarið eitt sindur fyrri í prosessuni enn tað hevur verið gjørt frammanundan øh eg síggi at taka bakka aftur til vvestmannatunlilin nú var eg í vinnunevndini tá og har er akkurát tað ama hent sigu eg fari loyvi at lesa nøkur fá orð forkvinna ger sovæl grein trý í tí uppskotunum umtunlilin í vestmannasund landsstýrismannin er heimildað at avhenta uttan vegurliga uttan viurliga til felagið tað er andlags arbeiði sum higartil er framt av landsverk frøðinginum sum han ropti hann tá í sambandi við upprunaligar verkætlan um gerð av føstum sambandi í vestmannasund herundir allar kanningar keypt tilfar og slíkar avhendingar hevur ikki skattligar avleiðingar altso tað evur mann gjørt fyri ííli í tjúgu árum síðani tað sum mann ætlar at gera nú men men mmunurin tað skal sigast munurin er at taðhetta her er eitt sindur fyrri í prosessuni nnta ellars tellars var tá tað sama sum sum norðoyatunnilin tí sega norðoya tunnilin var akkurát

er brúkt og tá avhendar mann endá munnarnir í í tunlinum og hvør skuldi hvussu skuld e eiga teir rud ta heila uttan at farat lesa tar upp og tað spældir væl av tað kann mann siga tí at hetta hevur verið ein súkkce av teimum heilt heilt

at í hesum sambandi hevur tað týdning fyri partafelagið at fáa hendir á øllum relevantum tøkum tilfari sum tað almenna hevur um verkætlanina og sjálvandi er tað er tað neyðugt viðse partafelagið tað kann vera ein ein prinsippdiskussión um um tað totala landsverk skal vera ella totalt ráðandi á økinum ella mann skal hava eitt partafelag sum í samstarvi við sjálvandi má tað vera í samstarvi við við allar partar og og t tey sum hava grenskið eitt sindur vae grenskið eitt sindur erserliga eysturoyartunlilin til tað partafelagið so haldi eg teir kláraðu uppgávuna ómetaliga væl át samstarva við allar partar øgiliga øgiliga væl tókið allar partar við tá ið ið avgerðr blívu tiknar og eisini tiknar broyttar í í sambandi við hvar tað hvar munnin skuldi koma út og og og og hvar mann skuldi fara inn so eg haldi at teir hara klárar tað øgiliga væl og egi eri ikki ordiliga samdur við landsverki um teir siga tað at at at ekspertisan fer av føroyskum hondum tað er tað eri spurningurin tunnilsfelagi og allir partar av landsstýrið koma at avgera hvør í síðsta enda skar gerðatunnilin higartil hevur tað so verið útlendskar fyritøkur sum hava framt arbeiði og føroyskar fyritøkur eg hava verið ella j kann siga staði fyri tí eg haldi mann kann siga man kan rópa tað fyri og eg haldi at við tí sum okur hava upplivað higartil so er tað fantastiska flott altso tá eg koyri ígjøgnum eysturoyartunnilin serliga í í tí eystar endanum út á eystursíðuni so sær mann næstan onga mann kann ikki síggja hvønn veta helli og tað fyrsta uppskotið var at gera munnan eysturoyartunnilin uppi við toftavatn men tíbetur kom mann á aðrar tankar og eg var øgiliga glaður tá ið eg var í tingarlesi tá ið eg má koma á taka tankarnar um at mann skuldi broyta hetta her og tað sigir mann í dag eingin kann siga hvønn veta hellur tá ið mtá ið mann fær út tann vegin fantastiska fínt eitt sindur av strondum at strondin eru tei lítið sindur meira halla og tað er kanska serliga fyri helgi abramsen skal vita hvar hann er men lat tað sum far men meni eg haldi at tað er í lagi at gera hata upp á hendan mátan og tað er ikki útilukkað við samstarvið altso nú sóu kur pessurni nú ein dagin at landsverk og nógv feløg í føroyum hevði tikið seg saman í eini bólk til at til at at viðgera ella vera við at viðgera hesa ætlanina serliga hesa ætlanina men men kanska aðrar við eisini og vist tað er at landsverk skal vera við í tí og og formaðurin í bólkinum er landsverkfrøðingurin so má mann ganga út frá at teir verða noyddur at avlivera nakað tilfar tað tað e meiniis lest at hava ein arbeiðsbólk vist hann einki tilfari fer at arbeiða við og og og man sita bara hendir í favn og hyggja eftir hvat ið hendir aðrar mátar og í øðrum lagi so haldi eg at mann skal halda fast við at føroyingar skulu vera so stórur partur av hasum her sum møguligt tí tað hava okur víst í fimmogtrýss ár at okur hava klárað bæði væl og virðiliga tá ið nevndin fer at viðgera hefta her so verður verða partarnir innkallaðir eg haldi mann skal innkalla

bæði partafelagið og landsverk og allar aðrar sum ellarsæ inderessuíesner eg síggi í tilfarini hjá landsverki at teir reisja reiðisær eitt ivamál um um hvar ið hesin tunnilin skal fara inn um mann skal fara inn á skarvanesið ella næradi sandi ella hvat mann skal fer inn og rokna sum munin á kostnaðin har tað haldi eg at at mann eigur at finna fram tí tað havi eg álit á tunnilsfelagið eisini finnið fram til ta bestu loysnina og hvat mann ger í skúvoy eisini okur hava havt frá føroyingum av eg fekk ei eitt eit álit meðen eg sat í tinganesi frá einir føroyingi sum hevur arbeitt mest við tí lakra sálboð inni á toftim øh hvussu mann kundi gera í skúvoynni fyri at sleppa undan at draga allar lastbilarnir skuldu úr suðuroynni og til suðuroynni upp í skúvoy og niður aftur hinumenna hvussu mann kann gera at fáa skúvoynna upp í uttan at fara at draga alt uppá upp á skúvoynni

at tað er í fyrra lagi tað erið tað hevur ikki verið eg haldi mnn kann siga at løgtingið hevur ikki havt tað problemið fyrr ella ikki serliga oftani fyrr at mann er fortíðligani á veg við nøkrum tað sum tey flestu hava upplivað tað tað at tað er í serra lagi nú hava okur so eitt eg eg vil ikki kallaðtar fyri eitt problem at eg fór tíðligahani eg haldi tað er eitt upplivilsi at eitt upplivilsi at nú kemur mann í fyrra lagi við einum uppskoti hvat mann so kann laga til tíðarmessaða tað er til at koma i altso tað er ongantíð eg havi ongantíð upplivið inni her at tað hevur verið nakað problem at útseta tú altíð verið problemið sum mann skal framskunda teg nú hava okur so eitt ein ein ein eitt uppliving at hetta kann blíva hetta kann blíva eitt problem við at at eftir ísum tíðligani á veg men tað eiga okur at kunna finna útav bæði nevnd og í landsstýrinum at mann lagar tingini eftir hvørjum øðrum og landsverk verður absolutt ikki lopið yvir av av av hesi eg haldi hetta er fínt at hattað kemur nú tí at jú skjótari mann mann mann arbeiðir jú skjótari kemur mann í gongd við at borða tað er jú tað sum alt dragar seg um í síðsta enda eta jú spurningur um hvussu skjótt mann kann koma á borða og restin tað kemur so takk fyritakk fyri fleiri viðmerkingar tann fyrsta frá anniku olsen ger sovæl ja takk fyri h frú forkvinna ja tað at máli
tað er so tíðliga á veg er jú eitt dømi um at hendan samgongan ynskir at byggja suðuroyartunnilin tað sum fekk meg at taka orðið tað varð hugleiðingarnar hjá hennik old um vatnorkuverkið í botni sum bleiv liðugt í nítjan hundrað og einogtjúgu hugleiðingarnar hjá hennrik old um tá ið hannsprongdi tunlarnar í tí arbeiðinum tað var ikki hissin í arbeiði tá ið mann mátti sigla rørini vesturum tí tað var eingin veður at koma til botn so tað hevur ikki verið ein nemmuppgáva men eg kundi hugsað mær ati eisini at takka hennriks old fyri tað arbeiðið hann gjørdi við borðissjakkjunum at mann fór undir at borða til tær smærru bygdirnar eisini at okur eisini gera tað laðaligar hjá teimum at vera ein partur av føroyska samfelagnum nú verður tað so liðugt til dals og so fara okur víðari til tjørnuvíkar og so halda okur áfram tað haldi eg hek hennrikold ger sovæltakkanika olsen
viðmerkingarnar
eg eg má siga at jeg v manga meg undir at nú havi eg eso heldur eg at eg eri ein lítil eigari minjeeigari í í haganum har sum tann tunnilin tann fyrsturin s beiv gjørdur í nítjan hundraðog tjúgu tá ið mann sær at tað fossar út er mitt út úr einu hamara so so hevur mann lindi til at hugsa um hvussu víða ver er tað komin er burtur úr hesum her mitt í einum hamara at fara at gera ein tunnil nú nú tósa altroyna okur at halda okkum niður at slettur men teir eru mitt í einum hamara er aborið ein tunnil fyri hundrað og nøkrum fáum árum síðani tað er heilt ófatiligt og at brúka hestavognar at draga rørini daðan við tað tað sigur okum at tað hava verið menniskjur úr okra landi sum hava sett møguleikarn og ikki bara sett førhindingan hitt við borðiholdinum eg eri øgiliga glaður fyri at at tað eri við at koma upp á rætt lag aftur og at mann nú ser útsygtur fyri at mann kemur á borða til tjørnuvíkar tað er eitt fantastiskt framstigið at at uppliva tað a mann hevur við til at samtykkja nógva nógva tunni takk fyri tak síðan er tað bjarni hammer ger sovæl ja takk fyri frú forkvinna ae
tí við hennara hjálp
í ati tað er virka sum eftir sum tekur hoyringssvari hjá landsverk í hesum her málinum hetta málið er relativt simpult har sum mann vil lata har sumann vil lata allar tær kanningarnar og tað arbeiðið sum evur gjørt til tað tunnilsfelagið sum hevur verið gongd við nøkrum øðrum stórum verkætlanum tí her vísir tað vistimann hygur efeftir svarunum frá landsverk so virka tað sum um at teg vilja draga tær málið út tá mína kannast áðrenns at kanna hetta og kanna hatta og í landsverksfrøðilin hevur sjálvur verið úti við einari sokallaða revakampanju har sum hann er formaður á eina áhugabólki sum koyrir paralelt við landsverk sum sigur at partafelag av suðuroyartunnilin vil steðga meginpartin av øllum íløgum í restina í føroyum í í áratíggju og tið er mín spurningur ti hennik old um um hann heldur heldur hann veruliga at nakar at tunnilsfelagi ætlar at halda nakan uttanfyri sjálvandi skulu øll vera saman so les tokkum kunna koma á mál við sær stóru verkætlanin heldur skjótari enn seinni takk fyri frúú forkvínahennikold ger sovæla takk takk fyri
hammer eg
egeri av tí yvirbvísningi at nevndin fer at leggja seg í skelarnar at fáa eitt so gott úrslit sum møguligt tað eri eg yvirvístur og tað er teirrasa heiður og era sum stendur upp á spæli teir sum sita har tta hetta er teirrasa ja ja má má siga tann størsta uppgávan teir í lívinum koma út fyri tað tað er so lt avgjørt taðn størsta uppgávan tá nakrantíð koma út fyri teir nevndini at at fyrireika hefta her og tað gera tað sjálvandi eisini saman við landsverki tað vildi tað verið heilt ótrúliga løgið visti mann ikki valdi tað so eg haldi at mann er íðir so smásárur við við við við hesum viðmerkingumsólvítt nolsoy ger so væl takk fyri nú er
henn er vold
táð ein av teimum frá sína tíð sum landstýrismaður sum hevur royndir av tí sum hann ætlar í við suðuroyartunnilum og við einum partafelagi og ta hugsi eg um sa um eysturoyartunnilin og tað sum tá var hvørjar eru royndirnar hjá hennik old við hesum mátanum at arbeiða uppá har mannleggur tað í hesum føri tilfar og annað av ábyrgdina yvir á eit partafelag at stýra verkætlanin at gera verkætlanina og eisini hvørjaru royndirnar hjá henrikold við í mun til samstarv sum ta partafelagið hevur og skal hava í mun til allar relevantar partar bæði politiskar og landsverku og hvør annar tað skal vera takk fyri hennikold ger sovælfrú forkvinna
hvør er mekingina eg haldi at
tvat teg eg kann bara siga at at tað sum eg upplivdi var tað at partarnir tosaði saman eg haldi eg haldi man kann siga væl saman og tunnilsfelagið virkuliga legði seg eftir at fáa tær bestu loysninar tað bleiv gjørdar k nakrar broytingar sum eg haldi allar vóru til tað betra øh mann kann siga at í sandoyartunnilin eg var nokk ein sum ja endaliga tók avgjørt um at tað skuldi vera inntakið skuldi vera so niðarliga sum tað var fyri at sleppa undan at brekkan skuldi verið inn inni í tunnilin men heldur hava brekkuna uttanfyri tað kann man deskutera um um tað tað vóru nókvar fáir metrar munir men men men altso felagið g og at samstarva við var framúr gott framúr gott og tey koyrdu á og vildi hava nakað at henda alla tíðina og og og nú nú nú ganga tað ikki sonógvar mánaðir eftir til til at verða koyrt til sandoynna eg haldi tað er fantastisk at tað hevur hildið so væl sum tað hevur hildið tað tann tíðarætlanin og alt arbeiðið higartil hevur verið vælsignaður við at tað hevur gingið ófatiliga væl so eg haldi hokn kant vera glað fyri tað takknæsta røða verður rósa samuelsen

til løgtingslóg um ókeypis at avhenda ymisk tilfar til partafelaga suðuroyartunnili og tað stendur beinleiðis at landsstýrið er heimillað ókeypis at avhenda til partafelags suðuryartunnilin tað verklagsarbeiði ella allar forkanningar og alt annað tilfar landsverk hevur framleitt í sambandi við hesa verkætlan og aðrar tað sama ger galdandi eisini fyri slíkari slíkt tilfar sum landsverk hevur útvegað sær frá jarðfeingi tjóðssavninum umhvørvsstovuni ella øðrum ella sum nevndu stovnar hava um hendi og slíkar avvendingar hevur ikki skattiligar avleiningar við sær fyri felagið tá tað er sagt so haldi eg at tað er sera umráðandi at ein so stór og týdningarmikil verkætlan sum suðuryartunnlin er at tann fyrireikingarparturin verður gjørdur ordiligt og a tær forkanningarnar sum eru gjørdar eisini er hjá tí sama sum stendur fyri ábyrgdina av tunlunum so má siga tað at landsverk kemur við einum drúgvum hoyringsskrivi í nøkrum málum kann mann siga tað at maskil er gott hvat verður sagt serliga tá ið tað kemur til tann partin sum hevur við alment innlit tá tað kemur til grannskoðanina og kanska í í sambandvið fíggjardgapartin men tá tá er sagt vis í landsstýrið ella løgtingið ynskir at tað skal verða galdandi fyri verkætlanina so er einki ting í vegin fyri at tað verður gjørt so ati eg eri ikki bangin fyri um so er at mann er mistank um nakað at mann ikki fær landsverk at gera ella fær landsgrannskoðanin at gera tað uppgávuna og eg haldi sjálv at í nógvum førum haldi at lløgtingsgrannskoðanin skuldi havt nógv meira at grannskoðani enn hvat tað hava í dag nú kenni eg sjálv til tá ið tá ið vágartunnilin bleiv gjørdir tá var eg í borgarstjórin í sandavágs kommunu og eg vil siga at tað var eitt fyrimyndarligt samstarv sum var við partafelagið og tó so at hað vóru øgiliga nógv ting sum vit vóru ósamd um serliga tá tað kom til tann trygdarspurningin tað sum hevur tilbúgvingin at gera at ein lítil kommuna sum strandavágskommuna var tá og kvívíkar kommuna sm o hinmenna skuldu hava ábyrgd av tí útgerðini og keypa t útgerð sum skuldi til til tunnilin og eg vil siga t tað vit løgdu nokk leistin tá har tað bleiv sagt að tað er tunnilsfelagið sum keypir ta útgerðina sum skal til men tey starvsfólkini sum arbeiða á tilbúgingaøkinum há brannfólki sløkkiligsfólki og tann tilbúgvingin í heild rundanum hevur fingið ei øgiligani góða uppskúling frá bæði frá kommununi og frá felagnum eisini og tá ið tað verður sagt hjá landsverki eisini at tað ikki er nóg gott gjøgnumskygni so skilji eg ikki rættiligani tí hetta er eitt almant partafelag og tað er landið sum eigur partafelagið og at tað er tann landsstýrismaðurin sum hevur ábyrgdina av í hesum førunum er tað løgmaður hevur ábyrgdina at tryggja at alt gongur rætt fyrise og tað er eingin sum fer at seta nakað sum helst upp á spæl av nøkrum slag tá ið tað kemur til eina so stóra og týdningarmikla verkætlan tí tað er einki sum skal ganga galið nakrastaðni og tað havi eg álit av teimum persónunum sum eru í nevndini sum eru tey somu sum eru í sum eru í eysturyartunnlinum sum ganga aftur teir vita hvat tær arbeiði við teir vita hvat teir skulu hyggja eftir og teir vita eisini at tær kunnu fáa ráðgeving hvar tað skal vera so at eg haldi at sambandsfokkurin tekur undir ella sambandsflokkurin tekur undir við hesum uppskotunum og eg fái so ikki møguleikan tíverri at vera við í viðgerðini í nevndini tí eg fari út aftur í morgin meni vit hava góða umboðan har so at tað er eingi at ivast í at uppskotið fær eina góða viðgerð frá sambandsflokkini takk fyri takk tað er ein viðmerking frá kalio holm johannesen ger so væl
eg haldi altíð at tað er gott at mann er tíðliga á veg tí at tú vit
ver set ikki komið til hetta her við kostnaði sovorðdagin tá ið eysturoyareysturoyartunnilin sandoyartunnilin var í tinginum tá skuldi hann kosta eina komma átta milliard hann kostaði tvær komma átta milliardir tað líkasum sleptu vit ábyrgdini frá løgtinginum av mann skal bara gera sær greitt her at hetta er bara byrjanin hetta er bara forarbeiðið soleiðis at tað verður gjørt ordiligt og her er einki kríggj við privatum og alment hant skal vera almennir og hetta er eigur at vera ein góð íløga tey næstu hundrað árini tað tað dugir ikki at síggja nakað annað enn fargetrift og sovorð nakað tað blívur bara dýrari og dýrari rósa samuelsen ger so væltakk fyri
forkvinna
tað er einki ivast í at hetta er ein rættiliga stór og týdningarmikil uppgáva og eg haldi tað allar tær øllt ivamálini sum hava verið í samband vi hinar tunlirnar t ta tað kennir mann og vit hava góð fólk hennika old er ú ein av teimum sum hevur drúgvar royndir við innan fyri skipanina og eg ivist onga løtu í at løgmaður tekur ta uppgávuna og ábyrgdin upp á seg at tryggja at verkætlanin bæði verður at kostnaðurin verður ikki ikki fer til lvimmals at tað er skynsamt tað sum tann fíggjarliga parturin og eisini trygdin í í heila tikið soleiðis tað at tað er bæði fíggjarligt og trygdarmessigt attað skal hanga saman tí í síðsta enda er tað kemur tað nokkat við skattgjaldaranum sum kemur atbetala ein part av hasum her so eg fari líka eisini atspyrja løgmann um hann hevur umhugsað at kanska landsgrannskoðanin ella løgtinsgrannskoðanin kemur inn yvir málið eisini tá tað kemur til tann ngrnkoðandi partin fyri at líka koyra eina eyka trygd inn á takk fyri næstur a røða verður orni skoli
ger so væl takk fyri frú forkvina ja
er hetta nakað sum vit veruleikanum skuldu viðgera á á løgtingi arbeiða ikki landsverk og hetta partafelagið fyri sama arbeiðsgevarar er tað ikki landsstýrið sum er í arbeiðsstjóvarið hjá báðum eg hugsi at viss tað var soleiðis í fyritøkuni hjá mær at teir sum vóru í holt við at sproytisttoypa ikki vildu arbeiða saman við teimum sumsumgera flamingo ella gera skúmplast so hevði koyrt báðar glús soleiðis hugsi eg men

vit mugu fylgja teimum reglunum sum eru galdandi og vit muga uppføra okkum soleiðis at ting eru er í ordan eisini løgfrøðiliga og tað er soleiðis sum eg dugi at skilja hetta tað sum liggur til grund fyri at vit nú viðgera hetta í tinginum tí sum sagt so so dugi eg illa at síggja at hetta er nakað sum yvirhøvur hoyrdir heima her

men so gjørdi eg mær nokk so góðan ómak at lesa hoyringsskrivið frá landsverk og brúkti líkasum sat faktiskt og hugsaðu eitt sindur um tað sum teir skriva og tá i eg hevði lisið tað ígjøgnum so so síggi eg væl at tað eru nøkur argument fyri at tað kanska ikki er so kløkt at vera so skjótir í vendingini sum vit kanska eru hesi ferð at tað eru nøkur argument fyri at at tað kanska framat rætta tá ið vit koma nógv longri afturum eina sovorðna verkætlan tá i hon er liðug at tað kanska tá hevði verið rætt at ein partur av hesum var í einum meira almennum høpi enn úti hjá einum partafelag sum í prinsippinum er eitt audonont felag sum í prinsippinum bara stendur til svars fyri sínari nevnd og ikki fyri nøkrum øðrum eitt partafelag stendur í prinsippinum ikki til svars fyri landsstýrismanni og stendur tað stendur bara til leiðandi persónar í tí felagnum standa bara til svars fyri nevndini eg veit gott at at landsstýrismaðurin so góðkan skifta nevndina út vissu hann er ónøgdur við hana men men soleiðis er formaliga og tí geva út frá tí vinklunum so geva nokk so nógvar av hesum viðmerkingum sum landsverk hevur um hetta at vit avhenda so tíðliga í prosessuni meining haldi eg men sjálvandi hetta er nakað sum má viðgerast og vit fara at viðgerast í nevndini og eg vil eg vil øgiliga gjarna spyrja inn til hetta men men tað er øgiliga viktigt at ein so stór prosess sum henda prosessin við at gera ein tunnil til suðuroyar verður handfarin rætt tí ein feilur sum lannst bara siga ein feilur sum bara er vit hava sæð vit hava sæð feilin úti í tá vit bygdu glasir vit sóu hvussu tað gektavið bygdu hábygningin ein fordobling í mun til tað sum vit byrjaðu við vist u ein feilur av tí slagnum hendir í eini verkætlan sum hesari sum nú er estimerað til at liggja onkustaðnar millum alt eftirkot mann spyr millum tríggjar og fimm milliardir vissi ein feilur av tí slagnum hendir í hesari verkætlanini so eru vit úti at vassa so djúpt at vit neyvan koma burturúr tí so gera vit ótrúliga stóran skaða fyri okkara land so tað er øgiliga viktigt at grundarlagið undir tí avgerðini sum vit taka er í ordan eg ivist sletti ikki í at teir persónlargnir sum sita í hesum partafelagnum eisini eru seriøsir persónar og fara at arbeiða seriøst og fara at gera sítt besta og so víðari tað tað ivist eg slett ikki í sjálvandi fara teir tað men men vit hava sæð tað fyrr at feilir henda og tá er viktigt at vit hava verið ígjøgnum prosessina ordiliga áðrenn vit tóku avgerðin

soleiðis sum eg skilji tað í hesum so er landsverk slekiki ímóti at avhenda hesa informatiónina so soleiðis lesi eg í øllum førum teir siga ikki tað at teir skulja avhenda men teir siga bara tað at tað eigur at vera seinni í forlpnum teir eiga at verða inni longur í forløpunum tí at tað eru nakrar skipanir teir nevna nøkur ting millum annað við sjeournalisering av tingum nevna teir soleiðis at mann eisini eftirfylgjandi tá imum sovorðu langt aftaná ein sovorðn verkætlanin er liðug kann fara aftur og síggja hvat varda sum lág til grund og hvat varda av informatión sum mann yventuelt hevur handlað skeivt uppá ella hvørja feilur hevr mann eventuelt gjørt so eg haldi at tað er viktigt at at vit taka tað við okkum og viðgera tað ordiliga tað sær so lætt ella sum eg segði tá eg byrjaði fyri mær var tað tá eg begynti at lesa sum um hetta var sletki ei mál sum vit átti at taka upp her yvirhøvur men men aftaná at eg havi sitið og hugt eftir hosum eina løtu so so eri eg faktiskt farin at ivast í um tað ikki nettupp her tað hoyrðar heima og at henda ihendan diskussiónin er nógv meir prinsipiell enn bara at avhenda nakað av informatión eg veit ikki hetta dragar seg um um tjúgu miliónir ella hvat er sum er brúkt upp á hetta higartil ella fimtan milliónir tað dragar seg nógv meir um prinsippið av at vit tryggja at prosessin fyri føroya nógv størsti verkætlan er í ordan áðrenn vit handla so eg haldi ikki eg havi so øgiliga nógv meir at siga enn tað takk fyri jtakk ein viðmerking frá kalio holm johannesen ger sovæl
ja takk fyri til odna skoli eg haldi
ja tú rak rakti seymin so beint og høvdið akkurát nú eg sigi bara eina ferð afturat helti eg slet ikki fyri at vera ímóti uppá nakran máta men tá ið vit stemma við her fyri eysturoyartunlinum tá skuldi havt kosta eina komma átta milliard eg hoyrdi ongantíð aftur men hann kostaði tvær komma átta milliardir og tað er tí at eg sigi vpasa upp á tá ið vit koyra ígongd við suðuroyartunlinum at vit fáa tað rætta talið tá ið vit fara í gongd at hetta er tað tí at tað kann blíva vanlukka vist mann fyrst sigur í løgtinginm kostar sjey milliardir ella átta milliardir og so verður ann bara sleptur leysur a og so kostar hann tólv ella ella okkurt annað og tað er akkurát tað sum mann má passa uppá tí at vit síggja hann ikki aftur tá tað er eitt partafelag í so stórum upphæddumorni skóli ger so væltakk fyri forkvinnan
ja tað er júst
tað sum eg hugsi sum heili johann holmari hannesen er inni á at hetta er ein so stór ætlan og so stór tøl og sum kunnu vera soital fyri um okkara búskapur stendur ella hann fellur at her eiga vit at brúka tíð at gera eisini tey formellu tingini droytt tað er lætt at at avhenda nakað av informatión tað er einki uppá seg tað tað í sær sjálvum sum henda lógin líkasum sigur hevur einki uppá seg men konsekvensurin vissi tað hendir sum keili hólmvk johannesen er inni á at vit missa takið og játta nakað sum seinni vísir at vera nógv størri kann vera katastrofal fyri landi so tað haldu vit eiga at ansa eftir takk fyri takk fyri næsta røða verður annika olsen
ger so væl takk fyri frá forkvinnan
uppskot til løgtingslóg um ókeypis at avhenda ymiskt tilfar til partafelagið suðuroyartunnilin er til viðgerðar í bókini minstur broytast landsverk bygt land í trýss ár frá tvey túsund og átta lesa okur áhugaverdu samferðslusøgu føroyinga stríðið hjá føroyingum at byggja land at tryggja samskifti ferðasamband atløgur bygdarvegir innanbýggja sum uttanbýggja var ikki altíð lætt ikki varð gingið stillisliga fyri seg mótstøða var ímóti broytingum av alskyns slagi líka frá trillubøri sum skuldi taka arbeiði frá arbeiðsmonnunum ið bóru grót og annað tilfar í leypi til fyrstu koyrivegirnar og lagt inn í nítjandi øld høvdu fólk í fleiri bygdum í føroyum als ikki sæð eina trillubøru frú forkvinna at føroyska samfelagið er so framkomið í dag skyldast framskjygd fólk ið ikki hildu seg aftur fyri afturhaldssinnaðukreftunum farleiðirnar hjá føroyingum høvdu í øldir verið sjóvegis flutningur og gongd millum bygdir var eftir gomlu varðagøtunum tá hjólið kom til føroya gjørdist avbjóðingin at fáa okkurt slag av vegaskapilsi bæði innagarðs og millumbygda

í átjan hundrað og seksogtretivu er at kalla eitt vegamót í samferðslusøgu okkara tá ið landaveðurin í havn bleiv gjørdur fyri hvørjar tríggjar dagar ein havnarmaður skar torv skuldi hann arbeiða upp á vegin ein dag útgerð og løn kom úr føroya antspeningagrunni har fæið varð inntøka av jarðarhvali og grindahvalum sum flotnaðu og tiknir upp eftir ggrindadrápi framburðin á samferðsluøkinum tók dik á seg í nítjanhundraðtalinum sjógvurin og havið sum føroyingar hava livað av í øldir og tá vinnulívið alsamt mentust í nítjanhundratalinum var tað ikki ein spurningur um antin ella neyðugt var við bæði fleiri havnarløgum og fleiri bygdarvegum og í nítjan hundrað og trettan varð lógsamtykt at havnarbygging í havn og í seks bygdum skuldu gerast umframt at fyrsti millumbygda koyrivegurin millum skopun og sands skuldu gerast eg kann leggja afturat eitt eitt týðandi ár varð í nítjan hundrað og einogtjúgu tá okur fingu fyrsta vatnorkuverk í føroyum frú forkvinna okur byggja á herðarnar á teimum sum undan okum eru farin og okur halda áfram við at byggja land og hvør skuldi trúð tí at tá ið menn í átjan hundrað og seksogtretivu bygdu fyrsta veg í føroyum landavegin í havn at okur skuldu fara undir fimta tunnilim undir hav í tvey túsund og trýogtjúgu okur hava í dag tjúgu tunlar í føroyum har tann fyrsti var hvalbiartunnilin ið varð bygdur í nítjan hundrað og trýogtrýss harumframt hava okur tríggjar undirsjóvartunlar sum eru lidnir vágatunnilin frá tvey túsund og tvey norðoyartunnilin frá tvey túsund og seks eysturoyartunnilin ið varð liðugur í tvey túsund og tjúgu sandoyartunlilin sum vónandi

meðan hetlendingar sum ma manga nátt vóru frammanfyri føroyingar á samdferðsluøkinum í nítjanhundraðtalinum sum leita teir seg nú til føroyar fyri at kanna møguleikarnar fyri at betra um teirra samdferðslukervi tað sama gera álendingar og onnur oyggjasamfelag sum hava sæð fyrimunir við at hava tunlar og undirsjóvartunlar sum lið í samfelagsmenningini og búskaparligu framgongdini her hava okur í føroyum verið frammanfyri frú forkvinna í dag eru mangan hátt ein søguligur dagur har okur taka fyrstu fetini við suðuroyatunlinum okur hava knýtt føroyingar tóttari at hvørjum øðrum og í dag eru á leið ja nøkur fimmogfýrs prosent av føroyingum knýttir saman við vegasambandi og tá ið suðuroyatunnilin er liðugur eru níggjuoghálvfems prosent av øllum føroyingum knýttir saman við føstum vegasambandi landsverk hevur í síni samferðsluætlan nøkur uppskot upp á farleiðina ein beinleiðis tunnil ið er trýogtjúgu kilometur langur og eftir meting hjá landsverki er tað nakað langur tunnil tá hugsað verður um trygd og tí mælir landsverk at farið verður upp á skúvoynni fyri at stytta tann longra tunnilin so at hann fer niður í seytjan kilometur men við tað at skúvoyggin eisini kemur afturat so verður samlaða kilometartalið sjálvsagt eisini nakað eyka

at okur eiga at knýta suðuroynna upp í restina av føroyum er als ikki ein spurningur tað er ein sjálvfylgja spurningur er bara hvussu skjótt okur kunna gera tá ið tunnilin til suðuroyar er liðugur verður mett at einskjótvt er at koyra ímillum havnina og vág sum tað er í dag ímillum havnina og klaksvík kostnaðurin hevur verið eitt sindur ivasamur tað hava verið nógvar ymsar upphæddir sum eru komnar fram men sambært landsverki og tað sum okur lesa á heimasíðuni liggur hann á leið millum tvær komma átta og tríggjar komma fýra milliardir eitt sum eg haldi mann eigur at taka við beinanvegin er grótur sum kemur úr tunlunum tað verður mett at verða sirka hálv onnur til tvær milliónir kubikk av gróti sumloysn má finnast á beinanvegin so okur ikki standa við teimum somu trupulleikunum sum okur endaðu við í eysturoyartunlinum og í sandoyartunlinum avleiddar verkætlanir eiga eisini beinanvegin at hugsa seg inn í verkætlanina so mann ikki kemur afturumaftur seinni sum hann nú endaði við leirvíksvegnum tá ið norðoyartunlilin bleiv gjørdur her eigur alt at vera gjølla umhugsan haldi ikki at tá mann fór undir tunnilum til sandoynna varð serliga framskygdur við at leggja tunnilsmunna niðri í gomlu rætt har mann nú við tungari ferðslu skal ígjøgnum øllum nálasvingini ja sum við einari italienskari fjallasíðu fyri at koma niðaná og so liggur hann eisini heldur lágt í mun til sjógvin harumframt er tað eisini trupult at koyra um velbastaháls um vetrarnar her átti heldur at vera at hugsað um glyvursnes at linjuforingin fór upp har sum eisini liggur høgliga fyri í mun til frost og kava og eisini um ein eventuellan komandi flogvøll sum er ætlandi at leggja á glyvursnes her bleiv skundað ígjøgnum og illa umhugsað frú forkvinna endamálið er nú at fara undir tar innleiðandi kanningarnar sum verða grundarlag fyri støðutakan fyri hvussu arbeiðið skal víðari við málinum um at borða suðuroyartunlinum og tí hevur tað týdning hjá partafelagnum at fáa hendur á øll øllum relevantum tilfari sum tað almenna hevur tørv á til verkætlanina um dagarnar verð stjórin á landsverkið frammi um at tað er alneyðugt at føroysk vinna verður tikið við í arbeiði av tunlinum soleiðis at føroysk byggivinna og vitanavtilfeingið ikki fær fyri sjeyti menna føroysk byggivinna og vinnan sum heild kann styrkjast og mennast við byggingini av suðuroyartunlinum og skal tað vera mín inniliga áheitan á landsstýrið og landsstýrismanninum í samferðslumálum at bera so í bandið at enda vil eg bara siga at suðuroyggin skal ikki liggja eftir nú okur hava knýtt restina av føroyum saman og saman fara okur at standa um suðuroyartunnilin takk fyri harra formaður

fínagreður hjá anniku olsen tað eri gott at fólk tosa líka sum tað rætta vegin tá ið tað kemur til sandoyartunnilin so var tað mín meining tá at mann skuldi út í havnardali men tað hevði ikki serliga undirtøkur fyrr tað varu nakrar fleirir hundrað metur afturat ikki eru glivisnes men í havnardali soleiðis at mann fór inn aftur har niður sum mann kemur út og inn aftur beinanvegin og og so kom út at í havnardali men eg havi havt tann trupulleikan at eg havi altíð verið eitt sindur frammanfyri mína tíð og tað er so ein veikleiki sum hann oftani kemur í trupulleikar av og tað kom eg eisini av hasum har men tað at at tað endaði har niðuri var var tann at visti tú skuldi inn longri uppi sum tað nú var so skuldi mann eysturundir heilt eystur undir múrurin í kirkjubø við við tí skjótaríi sum har skuldi fyrriganga varja takk so fær anikaolsen orðið ger sou væl
ja takk fyri harra formaður ja tað hevði eisini verið ein møguleiki at koma í
út í havnardali tí tað sum okur síggja nú tað er at tað eru ein stórur trupulleikar serliga um velbasta háls har eru øgiliga nógvur kavi sum leggurt niður har og tað ger tað øgiliga trupult hjá tungari ferðslu at koma úr sandoynni at mann skal ígjøgnumgjøgnum hálsin og tí koma okur øgiliga oftani aftaná og síggja feilir jat mann skuldi kanska it gjørt eitt sindur annaleiðis altso í staðin fyri nú nú tosar mann kanska gera ein ein annan tunnil afturat í staðin fyri at gera tingini bara ordiligat beinanvegin at mann hugsar heildina og hugsar framtíðin eisini inn í so stórar verkætlanir sjálvt um mann veit at tað kostar nógv at mann so torir at taka eina ordiliga avgerð tí mann kemur øgiligandi oftani afturumaftur og tá er tað kanska ja eg vil ikki skata dupult so dýrt men tað er tað er nógv dýrari at koma aftur umaftur aftaná takk fyri ja takk so er næsti røðari et
gjørt væl takk fyri harra formaður
ja til viðgerðaruppskot løgtinslóg um ókeypis avheinda ymisk tilfar til partafelagið suðuroyartunnilin og ítøkilig talan um at avhenda tilfarið sum higartil er framleitt um verkætlanina suðuroyartunnilin til felagið sum skal standa fyri at geratunnilin eg haldi at tað er í ordan at mann velur halda fast í mátanum at arbeiða uppá sum mann higartil hevur gjørt bæði í samband við vágartunnilin og norðoyartunnilin og eysturoyartunilin og sandoyartunnilin tí tað er víst seg at rigga væl tíðarætlanir hava hildið og eyðsýniliga øllum førnum vísir tað seg at prísir og annað kostnaðir halda seg øllu førum innan fyri tað sum tigkum man kann kalla rímilig hei smark so eg haldi t at mn heldur fast í hesum mátanum og at mann nú fer at brúka sama leist til sum hannhevurgjørt higartil at avhenda tilfar til partafelagið sum skal brúka tað eg haldi eisini fínt at mann mann roynir at arbeiða skjótt í hesum málinum sjálvandi eg veit væl at at tað ber illa til at forsera tíðarætlan meira inn at vist men tað at mann roynir at arbeiða skjótmaka er er gott tí at soleiðis at mann kann fara undir at arbeiða skjótast gjørligt við at finna fíggingina sum skal til tí tann fíggingin er har nógvir pengar skulu finnast og tað arbeiði at fáa eina so góða avtalu sum gjørligt fyri øll haldi er eitt øiliga týdningarmikið arbeiði og skal fara undir skal farast undir skjótari heldur enn seinni og eisini soleiðis at mann kannfara undir til dømis at leggja fer undir at leggja til dømis linjuføring og annað og bleiva samdur um hvat hon skal verða hvar hn hvar tunnilin skal niður í sandoynni upp á í suðuroynni o sovíðari og sovíðari soleiðis at alt tað arbeiðið kann halda fram eg haldi fínt at mann er komin her til at mann kann geva tunnils felagnum møguleika at brúka tað tilfarp liggur

eg var inni á í áðni attíð og pengar og annað vísir seg tað tykist í øllu førum at halda í sambandi við hesar verkætlanirnar sum mann hevur arbeittupp á higartil umdsjóvartunlar men eitt orð í har er tað tykist tað tykist halda í øllum førinum at í landsverkar inni á tí eisini í sínum hoyringarsvari tað er einki alment innlit í hesar verkætlaninar vit fáa ikki fylgt við hvat ið hendir og eg í øllum førum haldi eg at nevndin skal taka tann spurningin upp til viðgerðar í viðgerðini av hesum málinum tá tað kemur í nevnd tí at hetta her størsta verkætlan vit í føroyum nakrantíð fara undir og tað at tað er so at politiska skipanin í øllum førum ikki hevur møguleika at fylgja við akkurát hvussu verkætlanin gongur og hvat fer fram og so víðari kanska kann vera ein trupulleiki tað at mann ikki hevur møguleika at fylgja við í verkætlaninu væl um tað skal vera fult anment innlit ella hvat tað skal vera egtað tann tankin er kanska ikki liðugt hugsaður um í øllum førum vili mæla til at nevndin viðger tað eg veit væl um mann hevur eitt prinsipp tá tað kemur til annað partafelag á samamaldum sumann ger nú at mann gevur ikki alment innlit men eg haldi í øllum førum at tað skal viðgerast væl og virðiliga soleiðis at mann hevur møguleika at fylgja við hvussu verkætlanin gongur vit upplývda til dømis øgiliga ofta í ta tíðina eg arbeitdi í fjølmiðlum sum tíðindafólk ati tá fekk mann av oga skoti í skógvararnar at mann fylgdi ikki nóg væl við í teimum millum annað teimum heiltstóru tunnilsverkætlaninum men eisini har er innlitið og atgongd til vitan avmarkað so vil eg eisini leggja meg afturat teimum sum siga at at heita á løgmann í sínum samskifti við tunnilsfelagi um at brúka føroyska vitan í so stóran og føroyska serfrøði í sostóran mun tar legtr seg gera eg veit væl at at í ein sostóra verkætlan har í ein stórur partur av eksperitisuni eru útlendskur at tað sleppur seg undan at at ein stórur partur av eksperitisuni er útlendskur men í tann mun tað letur seg gera at brúka føroyska serfrøði brúka føroyska vitan tí ati eg haldi eisini at vit sum tunnils land kanska tunnils landið av øllum skulu leggja okkum eftir at hava so stórar vitan um tunnilsverkætlanir sum vit yvirhøvu kunnu í føroyum soleiðis at vit ikki at enda bara blíva innflytarar at vit innflyta vitaninar um at eisini kunnu útflyta hana og at vit hava vit tí vit hava nógv nógvar dugnaligar verkfrøðingar í føroyum so mín áheitan á á løgmann sum kemur at væra av felagnum er at at tosa tunnilsfelagi og sjálvandi eg veit væl at tunnilsfelagið ger tað eisini og á føroysku vitan feroyfserfrøði er inn yvir men tann samrøðan haldi eg kann gott havast allíkavæl um at tryggja at tað verður gjørt annars samanumtikið eg haldi tað er gott at mann nú arbeiðir víðariðhesum her og at mann at mann fer at henda avhenda tilfar til partafelagi suðuryartunnilin soleiðis at mann kann koma víðari í he verkætlan sum øll eru samd um skal gerast men at mann við hesum eisini kann fara víðari í kjakinum fær ag tosa um og fær at geva møguleika at finna fígging og at tosa meira ítøkiligt um linjuføring og hvønn annan mann skal snakka um í einm sovoðnum verkætlan takk fyri harra formaðurja takk so er ta hanna jensen sum orði til ein viðmerking
ger so væl takk fyri harra formaður ja eg vil taka handa tráðin upp sum
sólvut ey ønolsøe nevndi um vitan tí sjálvandi er tað týdningarmikið at hava so mest av vitan sum kann vera eftir í landinum og sum sum viðvíkur so stórum verkætlanum sum sum vit gera og að ðtað verður seg eisini um viðlíkahald um um íløguna meðan hon fer fram fíggingina av henni men men so er tað hitt við førleikamenning altso har eru so øgiliga nógv sløg av professiónum sum eru partar av hensar enra verkætlan tað er alt tað handverksliga sum hevur sjálvan tunnilin at gera men so er tað alt hitt meira búskaparliga og og fíggjarstýring og verkætlaninar hr øgiliga nógv sløg av vitan sum eftir hondini skuldi mann trúð at har vóru nógvir føroyingar sum kundu havt verið ígjøgnum ta mylluna og at vit ja fóru meira og meira at standa egnum beinum vit síggja hvussu eina rembing á økinum millum føroysk handverkarafeløg g ella fyritøkur og ogjaakk so e tað solvít nols far orðið aftir ger so væl

sjvandi í einum sorðnum stórari verkætlan sum heg sær her eru tað sjávandi øgiliga nógvar fasettir øgiliga nógvar nógvar sergreinir inni í tað er ikki bara tað at borða holið sjálvt sum skal gerast ser øgiliga nógv annað sum skal gerast og eg veit at føroyingar eru eru partur av teimum stóru verkætlanin sum erða gjørdar higartil og eg haldi at tað er gott at mann mann eigur at halda fast í tí so prinsipp at har ið føroyingar hava serfrøðina at mann brúkar tað eisini og tí kann eg bara halda fast í og endurtaka hattað á hatandi løgmann um at hava tað samrøðuna hóast eg veit at tunnilsfelagið eisini hevur áhuga í júst tí takk fyri ja takk oerda henninvimerking formaður eg haldi
turatið tað tað við innlitið eg eg haldi ikki at ati
tunnilsfelagið hevur nakrar endressur í at at halda heimløtu fyri føroyingum nakað sum helst sum fyriferðingur er tað kann vera onkur onkur føroying tá ið fígging kemur at mann bjóðar út og mann okkurt er í tí prosessuni at mann mann heldur tað innandoy innanveggja men men annað mátar gongdina í arbeiðinum tað kann mann væl seta í uppskotið viðst tað er ein trupulleiki mann heldur at at mann ikki fer nógv gott innlit henná veiðin soleiðis at at tað kemur við og hitt við at at føroyskar fyritøkur at eg haldi at el-servisaskála hevur havt næstan allar arbeiðið tað næsta arbeiðið aftaná borðingina tað er elarbeiðið tað nógv av tí og tað hevur el-sæðulisa skála klárað framúr væl í í fleiri prinsessum
spurdi hennara gold um hann ella var hinnara goldurinja og hann visti ikki um tað var
var ein trupulleiki við alment innlit tað tað eri eg tað veit eg heldur ikki um tað er tað er møguligt at ataltso men taðer nemliga tað sum er kanska trupulleikin at eg veit ikki altso tí at at tað mann ikki fær innlit eg veit ikkiøllum førum haldi eg at at politiska skipanin átti so hugtl a so havt møguleika at fylgt við men at tann disikussiónin kanska ella tað kjakið átti mann kanska at tikið upp í í nevndini um mann skal farat hugsað tað inn í hesar verkætlanina ella ikki í mun tilnú nevndi hennrik old ítøkiliga elsaar vís ja teir eg hava verið ein stórur partur av av tunnilsverkætlanum og eg haldi ter øgiliga gott og øgiliga stór framstig fyri føroyska føroyskar fyritøkur og føroyska ráðgevara at ter kunnu vera partur av so stórum verkætlanum og upphyggja sær vita eina ferð tað tað skulu vit sjálvandi halda fast í so usum vit kunnu takk fyri harrar formaður liohol johannesen gersvæl
sjálvandi er púra samd tí sjálvandi skulu føroyka føroyska
fyritøkur verða við so at mann hevur vitanina í føroyum um vit vit tosa um tidl ikki skattgjaldarin kemur á forlanga tað verður fult innlit tað ereitt ivist ikki í tað er minnast eysturoyartunnilin sjálvandi tá tú hangar eina skatta rokning upp á fleiri milliardir so máta vera ein opunleiki rundanum eina so stóra verkætlan og at mann ikki fer í gongd áðrenn mann kennir kostnaðin prosjektering og alt tað er liðugt so so hetta er ein hetta er ein spennandi verkætlan og hta er ein ræðuliga umfatandi verkætlanja takk fyri

inlitið eg eg eri ikki heilt sikkur í hvør trupulleikin er men í øllu førðnum haldi eg um trupulleikin er til staðar men mann loyvir ikki innlitið í almennum partafeløgum men og um tað er møguligt at tað er øgiliga góð grundgeving fyri at ikki skal vera latið í í verkætlansmessara her tað kanver alt møguligt sum sum tekur seg upp men eg staðfesti bara at í øllu førðum hetta er størsta verkætlan við nakrantíð fara undir í føroyum og og tá er haldi eg rímiligt at at íundir øllum umstøðuinum at mann mann fer at tosa um tað um at kjakast um tað um um innlit vit hava til dømis vit hava til dømisbústaðir sum eisini fyri almennar pengar byggjir og brúka nógvar pengar upp á tað og har verður innlit latið meðan í almenn partafelag annað verður tað ikki og tað kann gott vera tða haldgóða grundgeving fyri tí men eg sigi bara ein einaferð at í ein so stóra verkætlan sapa sher sum har so nógvar illiardir sum almennar milliardir sum skulu brúkast at mann um ikki anað fer at tosa um tað haldi eg vera skilagott takk fyri jatakk so er næsti røðari steffan kleinu

einløgtingslóg um ókeypis at avhenda ymiskt tilfar til partafelagið suðuroyartunnilin og tilfarið talan er um tað er tað tilfar sum landsverk hevur framleitt og umframt landsverk sum verður jarðfeingi tjóðsavnið og umhvørvisstovannevnd og so stendur afturat ella øðrum og tað virkar øgiliga opið so eg veit ikki um hvussu nógv stovnar te talan um afturat men hesi verðu øll verður nevnt positivt

og og eysturoyar og sandoyartunnilin men tað stendur at norðoyartunnilin hevði onga slíka heimild so eg veit ik orliga hví hvønn loysn mann arbeittu eftir tá ella hví hví hetta ikkivar neyðugt tað tað er nokk ein forkláring upp á tað men hetta e ikki heta er ikki ókent at vit arbeið upá hendan mátan men sum fleiri hava vísta á so er tað so landsverk er komið í einum hoyringssvari har teir vísa sína ónøgd ogtiki t r nokk eg togis tað eisini sum sum orni skoli tað sum handlegði í tað at tað er ikki tað at mann er ímóti avgerða upplýsingarnar men tað er tilgongdin og og mátin mann arbeiða uppá at teir mann at mann kastar bóltin yvir til partafelagið fortíðliga í tilgongdini tað er soleiðis yvirorðnað kritikkurin og so ramsa teir alt møguligt upp annað nevna teir tað at fíggingarloystin má vera púra greiður vísa á at eysturoy og sandoyartunnilin hevur eitt hall á hálvtrýss milliónir árliga tað talið er so lækkað nakað h og vónandi kemur mann rímiliga skjótt niður á eitt null so landskassin ki framvegis skal ja rinda tann munin øs so tað verður víst á at tað skal kannast nærri g teir vísa so til eitt notat hjá landsbankanum eg veit ikki akkurát hvat notá tað er um tað er eitt notat í frágreiðingini sum teir hava gjørt men tað hava vit so ikki við í hesum málinum her

øeitt annað sum landsverk vísir á er at byggji harrin altso tað er vit til løgtingið landsstýrið og og teir myndugleikar sum liggja undir í landsstýrinum at vit hava eina greiða ætlan áðrenn vit blaka bólt nivir til

er nokk tað er linjuføring og fíggingarloysnir og annað at at tað er altso meir ella minni fastlast áðrenn mann mannbiðið partafelagið fara arbeiða víðari við hesum her og so er tað hetta her afturvendandi við við almennum innliti vit fáa ikki alment innlit í í partafeløg og og tað kunnu vera fyrimunar og fyrimunur vansar við tí men ta er jú ein tta er tt faktikt eitt rættiliga ógvusligt prosjekt vit skulu í holt við í mun til støddina okkara búskapi og og fólkatali at at tað kann hugsast at tað hevði verið ein stórur fyrimunur at at almenningurin el ella ellata vera so opið sum møguligt soleiðis at ja at at at mann kann tryggja í størstan mun at at hendan verkætlanin ikki fer atferðast ferðast sborinum og alment innlit ella almenn innlit kundi hjálpt upp hjálpt upp á tað ømen aftaná also umframt hetaher við almenn innliti so so nevni so leggur landsverk eisini dent á

at lesa tvær reglur úr her so sskriva teivera viðvíkjandi tí fakliga partinum í felagnum so kunnu viðkomandi stovnar innan fakøki eitt nú ein stovnur sum landsverk heldur ikki fáa innlit í arbeiðið hjá felagnum uttan at felagið sjálvt letur upplýsingarnar til stovnin

eg haldi faktiskt altso eg veit ikki vat man skal leggja í hasar reglurnar men tað virkar onkursvegna sum at mann ikki hevur álit á at mann á kann fara samstarva væl við við partafelagið og tað haldi eg tað tað má allir partar mugu samstarva væl og og bæði almennir stovnar sum sum landsverk og hetta partafelagið tað tað er rættiliga grundleggjandi fyri at hendan verkætlanin kann koyra væl er mín fatan tí haldi eg ei eitt sindur keðiligt at lesa hasar reglurnar og uum tað er so ella ikki tað tað veit eg ikki øhmen men tað tað má vera í ordan og so umframt tað so nevna teir hetta her við at uppbyggja sær vitan at vit mugu tryggja tað at at vitan verður verandi í føroyum at vit at vit varðveita ta vitanina aftaná at

er gjørd og til seinast tað sum mega notera mær er heta her við at partafelagið kanska ikki tekur nóg stóran mun hædd fyri altso tí teimum áhugamálum og tí sum kann vera soaltso orsakaha formaður samfelagsgagnin a at partafelagið bara hyggur eftir sínum egna áhugamálum og hugsar um hetta prosjekti men tað kunnu vera onnur samfelagsgagn sum sum hann skal taka við men sum sum teir vísa á partafelag ikki tekur kann í nóg stóran mun taka við og og umframt hetta verður verða onnur viðurskiftnevnd men hatta er tað sum eg beit merki við og og hatta eru øgiliga kritiskt skriv øhog sum vinnunevndin sjálvandi má viðgera nærri um hvat hvat hvør kritikkur er er rættur og hvør kritikkur eru kanska ikki ikki ikki ikki so rættur øhmen fyri at taka samanum so er hetta ein ja sum sagt ein rættiliga stór verkætlan vitleggja út korti her og landsverk hevur jú gjørt eina rímiliga trúgva frágreiðing um hetta her har mann ja andleserar alt møguligt og millum annað hevr mann gjørt eina greining av hvørji hvørjir fyrimuninar og vant sær eru við teimum ymisku linjuføringunum øho ikki bara linjuføringum øtað var eisini ein ja toktunnil varð eisini nevndur og og nýggj ferav sandoynni og alt eftir hvat mann vektar um tað er tað samfelagsliga tað búskaparliga ella umhvørvisliga so so fellir mann á ymiskar loysnir hmvissu vit bara skuldi tikið hatt fyri tí búskaparliga so so sigur mann at jamen so so skulu vit halda okkum eina nýggja ferjuleið men taka vit tað samfelagsliga og umhvørvislgaliga við jamen so so peika so peika tað á ein nýggjan ella ein undirsjóvartunnil og suðuroyggin er jú tann tann síðsti ella tann seinasti stóri útjaðarin vit hava og tí er tað jú eitt politiskt ynski um at um at fáa suðuroynna tættari at tættar knýtt at miðstaðarøkinum øhog og tað halda vit í miðflokkinum eikini vit vit ynskja suðuroynni væl og tá tað er sagt so mugu vit virklina hava vit í skil við hesum her og vit mugu geva okkum tíð til at taka tar røttu avgerðirnar tí at ja raka vit hálvtrýss prosent síðunar av eella ella hvat tað skal vera so so tosa tað ikki um milliónir sum sum hevur verið við við glasir og og øðrum vverkætlanum sum vit hava framt her á landi men so verður tað milliardir sum tosar tað um ljarda uppaftur og tað tað kemur ikki tað kemu ikki at gagna nøkrum vistu vistu ein sorin verkætlan kemur á kiksa tað kemur hvørki at gadna suðuroynni ella ella nøkrum føroingi visu vit skulu betala so nógvar milliardir úr landskassanum so samanumtikið so so halda vit at hetta er tykist að vera í lagi men men skilja kanska væl kritikkin frá landsverk um at mann fer fortíðliga áðrenn vit hava avgreitt tað frá okkara síðu av sum byggja harri men tað er kanska ikki so stór trupulleikin sum teir vilja gera tað til men tað vóna í øll førum vinnunevndin kan gera greitt fyri okkum hvat vendir upp og niður hesum viðvíkjandi
væl har formaður ja tað er eingin ivi um at hetta
tað er eitt gott átak og okur taka fult út undir tí og tað er at koma í gongd ongantíð for skjótt at hetta felagið fer alt tað tilfar sum er tøkt tí sum røðarin hevur sagt segði fleiri ferðir tað er at mann má gera eitt so grundleggjandi arbeiði sum sum yvirhøvur møguligt hetta má kannast út í asur og tí at visti mann hugsar um hvat verður sagt altso spenni um hvat ið tað fer at kosta tað er næstanfrá tí eina til tað dupulta og tað má fáa greiðið á og skuldi so hesi tingini her um manglandi alment innlitiðstungis uppmeðan hetta gongur fyri seg jamen so fær mann tað kanna tað kunnu okur taka okkum av í løgtinginum ja takk ger so væl steffanklein polsen harraformað

ta fyrstu upphæddinar smann hoyrdi ella vera kanska um eg veit ikki um tað nakar vera tveimum milliardum men han tosað kanska um tríggjar góðar tríggjar milliardir og so leggur landsverk hálvtrýss prosent omaná fyri at siga at fyri at tryggja okkum at at vit øllu førðum ikki raka langt við sínar o sso leggja teir hálvtrýss prosent omaná fyri at fyri at gardera seg og tá hevur tað uppi á fimm milliardum og aftaná alla inflatión og og altso og tilfar og annað er farið farið langt upp so so veit er so ringt at siga hvar mann lendir men men tað er rættiliga stóra upphævdur vit tosa um og tí má tað gerast á e rættiliga skilagóðan hátt soleiðis at tað ikki fer totalt av sporðinum og tað er tað er fyri fyri okkum øll at at at mann vil taot ikki illvilja ímóti suðuroyingum men tað er bara at vit mugu hava vit og skil við tei v fara í holt við hasa ætlaná vimerking ger suvæl
ja takk harra formaður tað eri
ikk an ylgja rætt tí tað við innlitið altso eg dugi ikki at síggja at tað kann vera nakar trupulleiki tá tað kemur til tað vanliga til linjuføroyingar og til øll tey viðurskiftini við tunlunum at at at at tað bleivur nakað trupulleikar við við við innlitið tað tað kundi ta væl saktans avtala vis viss nevndin fær í gongd í tað sum finna tær út av tí tað einasta sum kann vera tað er var eitt sindur sindur nær at tá ið fíggingin endaliga kom upp á pláss tá mann biður um tilboð úti í verðini altso í hesin førum sandoyartunnilin ar eysturoyartunnilin var tað amerikanskurpensjónsgrunnar sum vóru inni í og og tá er tað ikki serliga smart við seg í útvarpið frá morgunsundini av fer at snakka um at nú eru tvey komma null fimm ella tvey komma sjey ella tvey komma trý frá hasum felagnum frá ttriðja fjórðafelagnum at mann heldur tað innanveggja til mann hevur funnið eina loysn tí at her er talan um altso er tað eitt prosent for nógv so er tað talan um eitt øgilig rúgv av milliónusvæsefanlein pulsen
ja har fór mær tað
tað kunnu vera góðar orsøkir til til ikki at gera innlit eitt nú av hesum orsøk sum henni gold vísir á tað kenna vit eisini frá øðrum verkætlanum sum sum landsverk hevur arbeitt við altso tað tosa vit um tíggju tals milliónir sum er rættiliga lítið um hon er har mann er øgiliga varin við at gera for nógvar upplýsingar út soleiðis at at teir sum átaka sær okkana ikki ikki at misbrúka tað vitanna so so tað er tað nokk ein orsøk til tað men nú nevndi eg tær at tað er í mínum røðu at tað er tað samfelagsliga og búskaparliga og umhvørvisliga sum landsverk setir upp sum tær kriteriu ella tríggir matstokkar kann man siga men umframt tað so haldi eg trygdin er øgiliga viktig tí at vit hava ongantíð gjørt eitt tunnil upp á so langt strekki og tí má trygdin eisini vera í lagi og tað verður ein av teimum stóru avbjóðingunum men eg ivist síðani at mann kann finna eina skilagávuloysnu uppá tað ja takk so er neystur at røða mær rivonsen
ger so væl
takk fyriharra formaður til viðgerðar er eitt sindur rættiliga einkult uppskot um at fáa flutt naka vitan frá landsverk yvir til tað nýggja tunnilsfelagið partafelagasuðuroyartunnilin gtað av seg sjálvum er er nokk so nokk so eyðsýnt eftir sum mann jú hevur stovnað partafelagssuðuryartunnlilin so tað er væl eingin grund til og og vog og har liggja nakrar pengar við sum sumtað partafelagið skal til arbeiða við so tað at mann nú tekur flytur tað vitainina sum longu er framleidd yvir til tað nýggja felagið er væl púra í tráð við ta ætlan sum mann hevur

yvirskipað kann mann siga haldi eg at mann skal ikki vera so bangin fyri at at um tað um tað verður eitt hetta er partafelagi sum fer at taka sær av viðurskiftunum herfrá og frameftir tað vil siga tað vil siga kanningum og framleiðslu av av vitan øokur bestemma fullkomiliga her inni um felagið skal verða fevnt av lógini um alment innlit okur hava fordømi um at okur hava hava álagt g par almenn partafeløginm viseferáilands er er skipað sum almenn partafelag og har er tað sett í lógina tað skal tað er umfevnt av lógini um um alment innlit so tann partin er sletkiki bangin fyri og eg eri helstrikki bangin fyri at hta fer at fara at sporinum tí hendan verkætlanin sum so nógv inn inni her av longu hava sagt hon er so mikið stór hon er so mikið umfatandi og hon er so mikið prinsipiell at linjuføroyingar og alt tað arbeiðið sum kemur at liggja til grund fyri at ein verklagslóg einaferð kann berast niðan her tað verður meir og minni stýrt politiskt og eg ivist ikki í at løgmaður sum kemur at vara av hesum málinum kemur alla tíðina at eg gangi út frá at tann kemur at at stovna ein politiskan fylgibólk sum kemur at fylgja hesum arbeiðinum hvar ið ikki bara samgongan men eisini javnstøða er við í tí arbeiðinum so opinleiki trúgvi eg verður einki sum helst problem mann hevur valt at tað skal gerast í hesum sum og tað má so landsverk finna seg í at mann mann hevur valt at attað verður ikki landsverk sum skal framleiða hesa vitanina hesa hesa innleiðandi

og tað er tað eru nógv ymisk viðurskiftir mann skal taka støðu til mann skal sjálvandi fyrst tlat at finnu av hvussu skal trygdin skipast hvat skal linjuføringin vera hvussu hvat fyri fíggingarkanalur koma okur at hava tað verður ein partur av arbeiðinum og tað kann eitt alment partafelag gera líka so gott sum sum landsverk tað kundu eisini hevur gjørt á landsbankan tað kundi gjørt tað so nógvum ymiskur men okur hava valt tað at leggja hetta arbeiðið í hendurnar á einum felagi fyri at fáa gongd á málið og fáa tað so skjótt fram til eina støðutakan sum yvirhøvur gjørligt og tæir hava bevíst at tað er ta verkætlan sum sum felagið hevurframt nú eg haldi at hon hevur koyrt rímiliga gott og hon hevur koyrt gnytningsleyst og tað vísir seg sum at arbeiðið er gjørt rættiliga professionelt men tá ið tað er sagt so er tað nøkur ting sum skulu bestemmast eisini her inni eitt ður nent seð hetta her við føroyskari vitan at uppsamla føroyska vitan og at lata føroysk feløg verða so nógv inni í hesi verkætlanini sum yvirhøvur gjørligt tað er øgiliga avgerandi fyrri at okur kunna bjóða okkum fram á altjóða marknaðinum til at gera undirsjóvartunlar gera tunlar hví skal tað vera eitt norskdomeni burturav hví skulu tað vera norsktir standardir hví kunu okur ikki skipa nú nú okur vita tað at tá ið hesin her tunnilin tá ið hann vónandi verður settr í gongd alt innan innan alt í langa tíð so verðurta ikki norsktir standardr su verða galdandi so verður ein nýggjur standardur sum skal uppfinnast hon skal uppfinnast her í føroyum so okur hava ein og nikkan møguleika at samstundis sum okur gera hesa um fremjinsa verkætlanina at okur skaffa okum eina kolosala vitan og tað er avgerandi avgerandi viktigt at mann her inni frá frá frá landsstýrissíðu løgmaður sum kemur á kemur t at stýriheum at tey tingini koma inní og tað verða forstáilsig ímillum politisku skipanina og felagi og altso tunnilsfelagi at soleiðis vild mann hava tað og eg ivist ikki í at so kemur tunnilsfelagið at arbeiða eftir teimum leiðreglum sum verða koyrdir út í kortið frá politisku skipanini tí alt annað vildi verið tápuligt ø so sjálvandi taka okur undir við hesum her uppskotinum tí hetta er væl okra egna barn tunnilsfelagið og okur settu eisini pengar av til tað á á síðstu fíggjarlóg so sjálvandi koma okur at taka undir við við hesum men hetta verður eitt tað tað eru nógv ting ið skulu taka st støðu til í millum politisku skipanina og hetta felagið so eg eri slett ikki bangin fyri hesin her at mann sær trøll á áljósum degi viðvíkjandi innlitið og annað so tað er nakað sum okur saktans kunnu orðna her frá takk fyri harra formaður
jóansin um at tað sum hevur við alment innlit tað er nakað sum løgtingið kann samtykkja tann partin stóð tá tað kemur til grannskoðan tað er eisini nakað sum løgtingið kann samtykkja og tað er kanska áhugavert hjá løgtingsgrannskoðan at vera við og fylgja upp í ein so ein so týdningarmiklan arbeiði miklan arbeiði sum ein so stórar tunnilsverkætlan og tá ger tað so eisini tá tú fær eina aðra og meira breiðar vitan og ikki bara hjá teimum sum byggja tunnilin men eisini tá sum er eftirlit við tí fíggjarligari partinum ja takk fyri mær
ja akkurát á tær sum rósa samstundis
mesen nevnir tað at visti mann sigur tað at at at landsgrannskoðanin skal iniyugir rokskapurnar og og og og har við løktingsgrannskoðarnir tað er nakað sum mann kann bestemma politiskt okur kunnu bestemma alt politiskt viðvíkjandi hefelagnum tað einasta sum okur skulu tryggja okum tað er tað at tað tað blívur eitt felags forstáilsi ímillum ta nevndina sum sitar í hesum felagnum og politiska viljan tað er tað sum líkasum verður kunsturin í at fáa ta framdriftina sum okur skuldu brúka í hesum felagnum og tað trúgvi eg tað er eingin altso eg trúgviki atað r nakar trupulleiki yvirhøvur at mann fær tað felags forstáil si tí í síðsta enda so verður tað her inni frá at tað verður trýsta á knøttina um at siga ja ella nei til ta verðslatslógina sum kemur niðan og eru tað for nógv ivamál eru tað for nógvar óvissur blívur mann ovtryggur upp á eitt prosjekt ja tá ið ð og tá iðtað er so stórt so hava okur møguleikar her inn til at siga nei at hetta her fari okur ikki í holt við tað er væl tann síðsti tann síðsti garanturin fyri at mann her inni brúkar vit og skil eisini tá ið tað kemur til tað at mann einaferð nær skal taka støðu til eina verklagslóg takk fyri harra formaður ja tak er tað æs janammer gersuvæ
væl
ja takk fyri harra formaður eg má siga tað er gott at hoyra nú ein frá andstøðuni sum er positivur sum ikki sær sum hann sjálvur sum erhard joensen sjálvur sigur ikki sær trøll á aldjesum degi eg má líka nevna nøkur ting at tað hava fleiri verið her uppi serliga frá andstøðuni og sagt at tað er so umráðandi at tað mán fer undir ta størstu verkætlanina nakrantíð í føroyum at mann brúkar vit og skil tú mást brúka vit og skil tá tey fara tey fólkini sum skulu arbeiða hesum uppgávunum at tað virka sum fyri mær at hesi fólkini sum siga seg komu hesum út tial hasum at halda tey fólkini sum skulu arbeiða sum einki vit og skil hava at tikur royna at áminna tey á at tit mna brúka vit og sjálvandi eru tað mest tey sum eru nøkurav teimum mest kompetentu til at byggja tunlar í føroyum og fólk sum hava vit í skil og tað er slett ikki neyðugt hjá okum at minna tey á at brúka vit og skil tað haldi eg ikki tað er og so haldi eg at sum eg byrjaði við at so er tað eisini nøkur sum royna at koyra sjálvtum t her uppskotið her er deiliga simpult og tey geva nakar upplýsingar til tunnilsfelagið suðuroy nei suðuroyartunnilin partafelagið og tað eru øll samd um sjálvandi skulu eg te tað men so er tað allíkaval tey kunnu ikki halda men minst til minnist til at verkætlanin er so stór tað kann enda heilt galið fyri tað føroyska samfelaginum altso hhvhvat er neyðugt at koma við tí hálvtrýss milliónir kostar gott nokk eysturoyartunlilum a minus nú men altso suðuroya leiðin í dag vilst tú taka herjol við eisini hhon kostar kanska gott hundrað milliónir skjótt í í beinunum útróðslum har sum sterkja altso har sum inntøkurnar saktar frá hetta vilu longdini vera ein stór stór sparing og visi okur nevna búskaparráðið altso til allar undrsjóvartunlarnar sum hav verað higartil her búskaparráðið verður ímóti dundrandi ímóti inntil tunlarn er bygdir so tað knaplað tað besta fyri tað føroyska samfelagið nakrantíð reytingin fer upp øry rentan er góð føroyar blágóð men áðrenn og tit síggja anú búskaparráðið er ímóti suðuroyartunlilnum sum jev ongantíð at vita nakað men trúgv mær at suðurenartuniln er bygdur so siga teir hetta tann besta íløgan sum nakrantíð gjørdi fyri nakað samfelag í tá tað er sagt øll uppskot sum gera suðuroyartunnilum til veruleika at gera tað tættari eru kærkomin her í løgtinginum og hetta her uppskotið er eisini eitt øgiliga gott uppskot sum ger at tað vísir at tað veruliga er gongd á at hendan samgongan er sagt nú fær ú gongd tunnilsfelagið er stovnað undirundanfarnu samgongu men nú nú hevur løgmaður sagt allar tað eru allar tær kanningar sum eru gjørdar skal tunnilsfelagið fáa sjálvandi skulu tey eisini fáa tey tí hesi fólkini hava kompitansirnar hesir fólkini hava vit og skil

og tað er eingin ivi um tey fólkini sum eru í gongd við hava gjørt hinar tunlarnar tey hava øgiliga góðar royndir øgiliga góðar royndir og øgiliga góð úrslit við at byggja undirsjóvartunlar tað er metingarnir sum eru komnar út og tíðarætlanir tær hava hildið tað er eisini umráðandi at mann arbeiðir skjótt við hesum landsverk leggur upp til at tú skal seta set tempuin niður bíða bíða latk okum sleppa at kanna meira og meira royna at draga tað út uttan iva kanska til dóga endaliga tað haldi eg ikki tá heildar eisini stórur uppá øllum ferð um áðrennlata í løgtinginum heldur ikki mann má fáa kanningarnir gjørdar so ta politiska skipanin har løgtingin kann hava okkurt at taka støðu til tað nyttar seg at blíva kannað úti í smálutir og áðn tað er eingin tiðu um at landsverk vildi slett ikki sletta yvirhøvur ikki av við nakrar nakrar upplýsingar um um tær royndirnar sum eru gjørdar men okur vilja tað tíbetur í løgtingslóg so tað verður avhenda og tað verður av a henda og eg haldi ikkiat mann skal taka og eg haldi heldur ikki at landsverk skal vera so bangin fyri at nakar fer at gera yvir høvdið av teimum sjálvandi vildi alt vera í einum samstarvi so e tað verður snakkað nógv um innlit men e bangin fr mær fá einki innlit tað verður eingin trupulleiki og eg kann heita á løgmann eg ja haldi eisini at løgmaður arbeiðir við tí løgmann skal fáa sett ein politiskan fylgibólk sum skjótast sum kann hava eisini hondíhank og vera við í øllum teimum fáa eina eina kunning sum mann kann melda aftur tellestrinar politisku skipanir sum so hvørs

sjálvandi skulu okur byggja suðuroyartunnilin sjálvt um royni er summi er inni royna at koyra nakrar rævukampanjur sjálvandi skulu okur byggja hann tað vilu koma øllum føroyum til góðar eingin ivi um tað mhetta hesar kanningar munnu at byrjast beinanvegin beinanvegin soleiðis at tann politiska skipanin kann sleppa at taka støðu til nakað sum veruliga geva meining takk fyri harra formaður lholm

haldi eg havi ikki hoyrt nakran sum hevi ikki sagt at hendan tunnilin kanska er eitisindur keðiligtat nú bjarni hammer ikki einsamallur longri til hendan tunnilin altso løgtingið er óvuliga positivt altsa er eingin so bakað nakað altso tað er øgiliga viktigt haldi eg vit hava landsverk sum eitn stovn at vit brúka ta vitanina sum stovnurin hevur og at mann tosa saman konstruktivt øll eru veðupøtabjarni hammer so nú hvussur ert tú saman við einum stórum liði sum ætlar at kanna hatta so tað haldi eg er ógvuliga positivt so vit eru saman j takk fyri
harra formaður nei sum kali joholm johannesen sigur
dúú eta nú snakkar mann ikki um at mann snakkar um nær tað skal byrja men eg má líka fylgja upp á kali ogholm johannesen nei hann sigur at jú tað passar nokk siga jú eg eri eg eri fyrr í hesum tunninum men tað kann enda heilt galið er tað neyðugt at koma við tí eftirfyggjandi latið okkum fáa gongd á kanningarnar so kunnu ag koma víðari tað er ikki neyðugt at siga jú eg eri fyrri men rokna manlin líkisindi skeivt nú so er tað ikki milliónir s rda milliardir og so víðari sjálvandi fara egki fólkini at taka hædd fyri tí sum koma arbeiða við tí men eg eri glaður fyri og eg veit av tí tað eru nøkur fá fleiri ár síðanikann mann siga nú at løgtingið snakkar um nær mann skal fara í gongd ikki umat skal fara í gongd takk fyri harra formaður tløgður sum fær orðið

ati uat løgslóg um ókeypis at avhenda ymisk tilfar til pf suðuroyartunnilin tað er soleiðis ati at í novemburmánaðal tað var í tvey túsund og tveyogtjúgu so stovnaði távarðandi landstýrismaðurin í fíggjarmálin pelagi pf suðuroyartunnil tað var um tað mundið tá væl varð útskrivað og tað er kanska um mann hyggur eftir hvussu ann her gjørt við hinum undsjóvartunlunum it sindur tíðligu prosessuni tá ið mann stovnað felagið í sambandi við mann lagt verklagslóg fyri løgtingið og allar fyrireikingar lidnar men teg más so valta vra et sindur øðrvísi hesa ferð og tað hevur so ikki siga avbjóðingar við sær men tað er soleiðis at nakrar kanningar eru gjørdar forkanningar men tær er ikki lidnar og fyri at tunnilsfelagið kann gera forkanningarnar lidnar sum eisini stendur í samgonguskjalinum hjá hesari samgonguni at tunnilsfelagið skal gera su mugu teir fáa tær forkanningar sum eru gjørdar higartil og og orsøkinð til uppskotið er at ps suðuroyartunnilin er nú farin undir tær innleiðandi kanningarnar sum skulu verða grundarlag fyri støðutakarnir fyri hvussu arbeiðask víðari við málunum um at borða ein suðuroyartunnil í hesum sambandi hevur tað týdning hjá partafelagnum fá hendir á øllum relevantum tøkum tilfari sum tað almenna hevur um verkætlanina tilfar sum hevur eitt peningatigt virði hevur hett almenna ikki heimild at latað ókeypis til løgfrøðiligar oyndir sum eru leysar av vanligu landsskipanini eitt nú partafeløg og harvið heldur ikki alment partafelgn hetta hóast tað at tað almenna eigur alla partapenningini og hatta er eisini gjørt í sambandi við hini tunnilsfelagini vágatunnilin og norði og og eysturoyar sandoyartunnilin at mann í berta lógini hevur eiin sagt taðat landsverk og aðrir almenni myndugleikar skulu útflýggja tilfar tað er ikki soleiðis mær vitandi landsverki ini vil útfluggja efti her men tar hevaikki heim eftr a útflíggja tað ókeypis tí er neyðugt við einari lóggávu sum sigur tað a tað mann skal útflýggja efta her og tað skal vera ókeypis soleiðis t mann kann gera arbeiðið forkanningarnar lidnar sum tunnilsfelagið so ætlar at gera øh tað er soleiðis ati tað felagið bið stovna so setti mann fýra milliónir í felagið og tunnilsfelagið upplýsir at fyri at gera allar forkanningar lidnar som kostar tair fýraogtjúgu milliónir krónur

og tað er realistiskt sambært felagnum at gera alt liðugt øhtað er so sjálvt

ætlanin við við fyrireikingunum men tað er nógvar aðrar fyrireikikar umskulu gerast og nógvir spurningar sum hava verið reistir her eru eisini relevantir millum annað hetta her ati alment innlit a a júkarstunum ikki rætt til í einum almennu partafelagi tað hevur mann allari almennari fyrisiting og almennum stovnum annars eg havi havt fund við tunnilsfelagað hava tosað um hetta her tað tunnilsfelagið hevur sagt tað er at tey lata altso ta tað er sama tunnilsfelaga sum hevur eysturoy sandoyartunnilin tey lata alment innlit til fjølmyðlarnar um alt tað sum tera biðja um so tað er ikki nakað sum tey halda aftur og eisini gera í hesum førinum men tað kannmann eisini seta í lóggávu tá mann ger ein verklanslóg tað stendur eg haldi onkur nevndi tað í pf wzferð ó eilands har stendur í atmann skal lata alment innlit ella teir tar reglarnir er galdandi eisini fyri ta partafelagið so tað ber væl til at gera lóggávu eisini men sam bært tunnilsfelagnum so lata tey alment innlit tá biður verður øh tað hevur eisini verið fundir við har eg sjálvur sum var í av pm suðuroyartunniu og denes holm sum varar av av landsverk og saferðslu annars hava havt fund saman við pssuðuroyartunnil og við landsverk um at mann skal samstarva um hetta her hesa ætlanina tí tað er neyðugt at samstarva tað er ikki soleiðis at tað er ætlanin at hækta landsverk av í hesir ætlani herpeint og tað fakliga vitan sum er harpeint og har ætla mann at gera nakrar bólkar so undribólkar sum skulu arbeiða við ymiskum pørtum av hesum tunnilsverkætlanini har landsverk eisini kemur umboða eitt veitir sjálvur tunnilin sum skal gerast og linjuførngine so framvegis men tað er eisini kalar fara avleiddar vegavegakervia bæði á sandoynni og í suðuroynni har skal ein tunnil gerast millum sandvík og talba sandvíkt og har skulu ymiskar vegarføroying og gerast í sandvík um falba og og á sandoynni tað skal mann eisini lýsa væl og virðliga undir fyrireikingini bæði hvussu leggurmandar alt anað up á hvar hvussu hvørn linjufør mann velur men eisini kostnað og annað av tí somuleiðis er ætlanin at gera ein bólk um fígging har sjálvandi landsbankin kemur at verða umboðað men eisini eisini umboðn fyri kanska fíggjarmálaráðið og løgmansskrivstovuna og og tunnilsfelagið so er sambær samgonguskjalinumskal nakar kanningar gerast áðrenn mnn tekur endaliga støðu til um tað er ráðiligt gongdutunnilin sveren haldføroysk kanning sum skal gerast og tann haldføroysk kanningin gangið út frá aso tð hevur mann ikki neyvt sagt akkurát akkurá hvusu an síggja út men tað er at mann hyggur eftir um ongan suðuroyartunnil hevur hvat kostar so suðuroya farleiðing tey næstu tretivu árini og tað er uttan iva neyðugt at í minsta lagi byggja eitt nýtt skip í hesi tretivu árini til suðuroya farleiðina hvat kostar tað og so setur mann upp ímóti hvat kostar tar at gera so ein ein ein suðuroyartunnil og hvat kostar hvat kostar rakstrin av einum tunnil so sær mann hvat tað hvussu tað ávirkar landskassan og føroyska samfelagið tey næstu tretivu árini sum mann sigur er leið tað sum tað tekur tíð at tað tekur atbetala tunnilin aftur eisini annað er ávirt at kanna og hyggja eftir tað er millum annað umhvørvi hvussu ávirkar tað altso hvussunógv dálkar smyril herjolvur í mun til mann hevur ein tunnil altso ctvey útlátið hat sparir samfelagið samlað vð oljunýtslu og so framvegis so tað er eisini relevant at hyggja eftir og so er tað eisini skal mann gera eina eina fíggingarloyst og tað er hvussu skal tað fíggjast skal mann koma við einm stórum innskoti beinanvegin altso ein stórum kluppi av pengum skal tað fíggjast á fíggjarlógini og bara á fíggjarlógini sjálvandi er ut brúkaragjald men tað brúkaragjaldið tað dekkar sum eg skilja læni væl o virðuliga raksturin men tað dekkar ikki lánið langt frá tíð øhhvussu seturmann tað saman hvat er tað felan mann tekur er tað landið sum tekur lánið er tað staturin sum tekur oa læni tað víðari til til tiltiltunnilsfelagið er tað tunnilsfelagið sjálvt sum tekur lánið onkuri er nevnt á staturin kan taka lánið alt tað verður hugt eftir aso vit ha ikkilagt okkum í nakran fasta loysn hvussu tað verður gjørt men tað sum er onkur eftirspurt eisini so er ætlanin at seta ein politiskan fylgibólk við umboðun øllum flokkum og hann ætlar mann at seta áðrenn summarferðina sum verður við í arbeiðinum bæði tá tað kemur til fíggingarloysn og eisini linjuføring og annað tað eru ymisk uppskot ti linjuføring so tunnilsfelagið hevur eina hevur havt eitt uppskot fram í hvussuer landsverk er havt eitt annað uppskot men í síðsta enda so er tað politisku fylgibólkun sum kemur at taka støðu til ella ikki síðsta enda men politisku fylgibólkurin kemur at taka støðu til linjuføring og so e tað løgtingið sum síðsta enda í verklagslógini sum kemur at taka støðu til hvør endaliga linjuføringin verður so ætlanin er at fyrireika tað væl og virðligani og hvussu realistiskt alt er er trupult at siga í dag tí at vit hava hoyrt tat tunilin fer at kosta tríggjar komma tíggjar milliardir vit hava hoyrt tað fer at kosta fimm komma o eitt tila annað viv s kva fimm komma fimm miliardir haldi eg landsverk hevr sagt og vit vita tað at rentan er kanska tvýfaltsohøg í dag sum var fri einum ári síðani løtuni eru kanska up ímóti fimm prosentum á einu tretivu ára lanm sum eg skilji á lanunum men tað eru eisini metingar um at rentan verður lægri í tveytúsnog fimmogtjúgu enn hon er í dag so tað kann eisini ávirka positivt men tá ið allar forkanningarar lidnar tá kann mann nógv presisar siga hvat tunnilin kostar tí at tað er øgiliga stórt spennindi siga tríggjar kma tríggjar milliardir o fimm koma fimm milliardir og tá veit mann eisini altso um tá vit koma til seinni helt tað fýraogtjúgu hvat er rentan á heimsmarknaðinum til ta tíð so tá eru vit betri før fyri at at taka støðu til hetta her løgtingið og tá vit hava vit eisinigjørt eina haldføroyskkanning og ein ein hvussu ein la fleiri uppskot til møguligar fíggingarloysnir sum politiskuskipan kann taka støðu

svaraði øll johannesen upp á tann eina spurningin sum eg hevði tað var at eg og ein politiskari fylgibólk men ígjøgnum formannin ætlaði at spyrja løgmann um um tað er gjørt í nakrar arbeiðssetningir fyri eftir nevndina takk fyri ja takk ger so væl stýrir johannesen
her gjørdur nakrar arbeiðssetningar og eisini hevur a
hann gjørt tilmæli at gera tríggjar at nú snakka vit um fakfólk fakligar arbeiðsbólkar har ið relativant fólk eru umboðaðir tá ið fíggjurgarðarleiðir tá eru tá sum fíggjarmálaráðið og landsbankin sum sjálvandi er við tá tað kemur til sjálva tunnilin og linjuføring annað sørt at so tunnilsfelagið og landsverk men eisini tá tað kemur til avloytar vegarføringar eru tá eisini tunnilsfelagið og landsverk og so hevur mann eisini havt fundir og skal eftir ætlan hava leypandi fundir við við føroyskum siga føroyska ávarmála sum tað hevur verið fundir millum tunnilsfelagið og ráðgevararfelagið fyri at tryggja at at føroysk vitan og førleikar hava møguleika at vera við so má mann til eina hvørt tíð meta um um tað eisini tað kann vera onkuntíð at mann ikki hevur teir forleikar mann fáa teir uttanlýst frá men undir øllum umstøðum skal mann tryggja at tað er so vítt møguligt at ber til hjá føroyska vitanum og forleikum at vera við í verkætanum
man verða umhugsað at landsgrannskoðanin skal vera tann sum hevur ábyrgdina av eftirlitinum
hjá tunnisfelagnum tað er soleiðas tað at í fleiri verkætlanini ella eftur fleiri fleiri økir har sum landsskoðan ikki fevnir umgrannskoðanina og tað er kanska verið ávert at tikið upp í hvønn mun grandskoðanini skulu hava eftirlit við fleiri av teimum sum liggja uttanfyri
takk fyri eg havi ikki umhugsað tað men eg hoyri

nú nevndi løgmaður ymiskar fíggingarleiðs

nei nei nú havi eg ikki tikið nakra av
fvggja fíggjarloysn e eg vísi á hvøhvø møguleikar eru nevndir at tingfólki og øðrum men úr øllum umstøðunim tað lánið sum sum verður tikið um hvør um tei vr tikis um vegis landskassan ella beinleiðis tunnilsfelagnum ella ella á staldskassavnir á nokran heilt aðrastaðnis so er tað tey sum brúka tunnilin og skattaborgaran í føroyum sum ke a betalað lánið aftur og eingin annar men men tað er nakað fíggingarloysnir er nakað sum eisini politisku fylgibólkurin kemur á við til at ati at stinga útí kortið takk fyri ja takk næstur at røða verður

hetta ermín tykki sovurðigt undarligt uppskot har mann frá einum almennum myndugleika í gásareygin til ein annan almenna myndugleika skal føra upplýsingar soleiðis at tunnilsfelagið fær tær tay kanningarúrslit sum landsverk hevur gjørt í samband við suðuroyartunnilin suðuroyartunnilin sjálvandi verður tann størsta verkætlanin sum verður framd her á føroya landi og tí skal mann greiða tað fyrireikingararbeiðið sera gott áðrenn mann fer í gongd við eina sovna verkætlan tann verkætlanin á suðuroyartunninim er alt avgerandi fyri framtíðina fyri suðuroynna so sjálvandi skal suðuroyartunnilin gerast tað sum eg leði merki til tað varð serliga ettað her hoyringsskriv frá frá landsverk har ið landsverk ja sjálvur halda seg vera øgiliga dugnaligur tá ið tað snýr seg um tunnilspygging og tað leigi meg aftur nøkur ár aftur í tíðina tá ið hóvstunnilin einans skuldi gerast tá var eg í kommununi í suðuroynni landsverk var farið heilt upp í hóvsi hálva veg upp í hóvseggina við hesum her tunnilsmunnanum og okur vóru nøkur eisini í suðuroynni sum hildu at hetta var undarligt at mann skuldi fara niðan í fjøllini við einum tunli meni fyri at gera eina langa søgu øgiliga stutta so bleiv tunnilin gjørdur har sum okur hildu at tað var skilagott at gerandistunninim og tann verkætlaninvarð ikki gjørd eftir linjuføroing sum landsverk helt skuldi vera men tað gekk báði skjálvt gott at gera tunnilin hóast landsverk var á fundi sum borgarstjór í suðuroynni við teimum segtði tað ber se ikki til at gera tunnilin har sum linj m tunnilin bleiv gjørtur so tað havr taið gloymt at taka við í hesum skrivinum sum teir hava hava sent í samband við hetta málið tí tað høvdu teir so ikki skil fyri hvussu hvussu hóvstunnilin skuldi gerast tað er so hundrað prosent sigkurt hin vegin so veit eg sjálvandi at teir hava verið við og teknað gjørt linjuføroyingar í nøkrum av teimum tunlunum sum sum nú eru so tað er neyvan tað er neyvan svarthvítt hinvegin so hava okur eitt tunnilsfelag sum hevur bygt eysturoyar sandoyartunnil sum har byggingin er væl úr hondum greidd meni allar her metingarnir sum okur finguð últl at vita um hesar fantastisku pengamaskinuna tað ljóðaði sum um at viman bygdi eysturoyartunilinum serliga so pøst mann ikki at játta pengar yvirhøvur á fíggjarlógini tí hann fór at fíggja alt næstan alt infrakervið í føroyum og men nú hendi tað at tunnilsfelagið má á hvørjum ári við posani í hondini inn landskassanm hann biðjað um pengar og í haldi síðsta ár var um hálvtrýss milliónir sum hetta felagið mátti fáa eyka og tað er tað sum liggur í kortinum at landskassanunum skal liggja og betala til hetta her til hesa hertunnils verkætlanina so hvussu tunnilsfelagið hevur klárað tann fíggjarliga rakstrarpartin tað loyvi meg ivast í um taðeru so verður so øgiliga gott men byggingin eftir øtlum at døma og tíðarætlanir og kostnaður haldi eg tað mær vitandi er nøkurlunda annars haldi eg sjálvandi at hesin leisturin við at hava eitt partafelag at gera tunnilin sum í hesum førum partafelag suðuroyartunnilin er tann rætti leisturin og eri púra samdur við tí sum løgmaður sigur onnur siga at sjálvandi skal mann kanna og fyrireika ein sovorðnan tunnil so stóra verkætlan niður í smálutir finna ta rættu linjuføringina og finna út av hvat te sovorðtæsovornu verkætlanina kostar og so út har frá fara og leita eftir fígging og fáa tay røttu til at gera eina sovorna tunnil við eini útbjóðingarumfari takk fyri frú forkvina nú ja takk fyriog
so er tað kali holm johannesen var eina viðmerking ger so væl ja men eg haldi at eisini tattunnilsfelag
vit hava gjørt eitt øgiliga gott arbeiði við eysturoyartunlinum og vit vónaðu sjálvandi ikki at tað bleiv effektivt viðhaldið men tað bleiv tað so frá tí vit høvdu taluóðaruppskotið so tað var eina komma átta ella tvær milliardir men tað kom upp á tvær komma seks ella tvær komma átta men tað var sum eg skilji at læna mær rentur og sovorðnaka so tað var ein eyka kostnaður tí at forløpið bleiv longri at byggja tað her tað er so viktig tá tað er nokk tað sum jakob vesturgard sigur eisini at at mann támar fyri gongd at mann er væl fyrireikaður mann hevur tikið hatta fyri øllum soleiðis at henda verkætan skal eydnast frá fyrsta degi av tí er tað viktig at gera heimaarbeiðið ordiligt tað jokob vesturgard ger so væl

fleiri av tí byggiverkætlanum sum hevur framdar seinastu árini at har ið man ikki hevur fyrireikað byggingina niður í smálutir frammanundan so víst tað seg at tað komið ólag á og tí má ein sovorðin verkætlan sum hendan fyrireikast niður í smálutir soleiðsøkur ítókiliga vita so nógv sum tað nú einaferð ber til í lýsinsviðursskiftum ber ikki til at vita alt men okur mugu skappa okur alla tað data sum okur kunna so finna av hvør linjuføringin skal vera og vera tann rætta higartil hava okur øhugað tunnil uttan ordiliga at vita hvat hvat er fyri nakað at góra tosa um men vónandi ber til hjá felagnum saman við løgmanni at fáa útgreinað tað út í æsur takk fyri prófólkanum ja takk fyri henni gold eina viðmerking gjørdist væl

gekk eitt sindur tungtur at fáa hann eitt sindur niðureftir men eg má siga tað at okur hevði í vinnunevndini vr formaðuri í vinnunevndin eg hevði eitt øgiliga nógv samstarv við norðmannin sum var svein sum var formaðurin heri tíverri ikki millum okum meir va formaður í norðoyatunnilin øtá um ta tíðina hann hann var eitt fantastiskt íkast til at koma við argumentum fyri at at fara niðureftir tað var tað var øgiliga nógv ver dýur í tí vitjan sum hann hevði takk fyri og so er tað røðarin jacovestegaard gersovæl
fyri forkunnuna ja serliga
serliga teir sum stóðu fyri tí byggingini teir bóðu hálvur ráðum og hjá teimum ljóðaði tað tá at tað var eingin trupulleiki at gera hósdóminum har sum hann nú bleiv gjørdur meðan landsverk tað høvdu ovnar til at tað er betalt fyri jørð og annað at fara niðan í hálva hósaggina at gera tunnilin og tað hildu okur okur var púra burturvið men tá ið verkætlanin gekk øgiliga gott og sum ein lítil krúlla á tað kann eg so nevna at teir sum bora í hostunnilum bjóðaðu seg til at bora ein tunnil til fámjum og tað var eitt biløp sum lá millum fimmogtjúgu tretivu milliónir ella skjót eftir hálvleikunum fámjum og samanborið við tað sum liggur á borðinum í dag og nú er hetta tjúgu ár síðani ella ikki eingang tað sum liggur á borðinum í dag mugu til fámjistunnum sita heilt onnur tøl so heim mann tikið av tá so kanska at støðan hevur verið ein heilt onnur takk fyri frá fólum ja takk fyri
og orðaskifti er liðugt og málið fer í vinnunevndina og tað næsta málið er løgtingsmál nummar einoghálvfems tjúgu tveyogtjúgu og tað er uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um ræði á málum um málsøkjunum yvirtøka av málsøkinum sjóuppmerking og vitaverk og eg fari at biðja um framsøgufólk ti melda tykkum tiljatakk fyri og tann fyrsti at røða taðel bjarni hammer ger so væl
ja takk fyri frú forkvinna hetta er aftur ein yvirtøka akkurát sum okur hava fyri stutt síðan yvirtikið farsóttarøkið ella øllum førum viðrtikis í løgtinginum hetta er so yvirtikað á mótstøðøkinum sjóuppmerking og vitaverk samgonguskjalið nevnir í fleiri umførum at sjóvinnjuøkið í føroyum skal mennast føroyar skulu bjóða fram fjalbroyttar tænastur til ta vaksandi skipaferðsluna á okkara leiðum og sjótilbúgvingin skal styrkjast seta skuldu strangari krøv um umhvørvisvend arbeiðsumhvørvið og trygd á sjónum mennast skal ein føroysk skipavinna sum gongur á odda við burðardygd hetta uppskotið hetta er bæði bæði ein politisk avtala ig meti eisini tað e rætt at føroyar teka taka rægu á hesum her økinum endamálið við endamálið við hesum her uppskotinum tað er at samtykkja yvirtøkuna av málsøkinum í hesi her tingsetuni tí at tað er meiningin er ikki at sjálv yvirtøkan verður framd fyri fyrsta juni í tvey túsund og fýraogtjúgu soleiðis kann tann umsitingin sum skal arbeiða við hesum økinum fáa ta tíðina sum er neyðug at fáa yvirtikið tað við yvirtøku av sjálvuppmerking og vitaverki so verður lóggávuvaldið ninnandi valdið og eisini tann fíggjarliga ábyrgdunum á hesum økinum yvirtikin sum føroyskt sermál og tað er sum sagt tá sama hóttu sama orðingar sum okur brúktu í tí lógini sum var yvirtøka av farsóttarøkinum við hesu her yvirtøkuni tað fevnir um fýraogtjúgu vitar sum verða reknir úti frá gomlu loranstøðini eiði yvirtøkan fevnir eisini um onnur sjómerki starvsfólk allar rakstrarútgerð sum er knýtt at hesum vitunum eisini um bygningarnar um teir koma at fylgja við í yvirtøkuni føroyski myndugleikarnir yvirtaka eisini ábyrgdina av teimum avtalunum og samstarvunum sum zøfharstýrilsen hevur við arktiskommando mmrcc og landsverk og undir hesum ábyrgduma av teimum uppgávunum sum taðeru avtalurnar faranum

landsstýrið arbeiðir við sum sagt at bygningarnir sum eru knýttir at rakstrinum av vitaverkinum verða løtnir føroysku myndugleikunum í samband við yvirtøkuna av vitaverkinum

afturat hesum her eru teir tænastu bústaðirnar til starvsfólkini í eiði á borðini og í mykinesi og teir bygningarnir sum vórðu brúktir til rannstøð sum formiliga aftur ikki eru partur av hesi her yvirtøkuni men sum eftir ætlan men hetta er eftir ætlan vónandi fáa kar meira greiðaá um tað ferðir verður veruleiki

fevnir eisini um tann rakstur og viðlíkahald av hesum bygningunum um teir verða laknir so verður tað mett til at hava ein árligan rakstur upp á eina millión at reka hesir bygningar um teir verða lagnirtvið í yvirtøkuni í sambandi við yvirtøkuni verður løgtingslóg um trygdarsjónum broytt soleiðis at dagførdar reglur um sjóuppmerking eru í gildi í føroyum og heimild at skipa økið er hjá føroyskum myndugleikum við yvirtøkuni verður øki um bjarging eisini av sjóroðum og tílíkum ið eru vanda ella verja ampa fyri sigling og fiskiskap sum í dag er reglubundið í norskuri lóg og rættasiðvenju tað verða eisini yvirtikið soleiðis at okur fáa regi á teimum eisini og aftaná líka er tað skilagott at tað ikki býtt upp í nógv ymiskt øki og nógv ymisk støð í hesum førum erukur nú í trimum frú forkvinna tað er komin inn nøkur illa tað eru send út nøkur hoyringsskriv og nøkur eru komin inn tey flestu av teimum hava ongar viðmerkingar onkur vísur til skrivið hjá landsverk og tað kanska serliga hoyringsskrivið frá landsverk sum í hesum førinum er áhugavert tí tað sum landsverk heftir seg við serliga tað er at tann prísmetingin sum sum landsstýrið hevur sett á við haldast o átta komma nei tríggjar komma sjey milliónir pluss tann eina milliónum at halda bygningarnir landsverk metir at hon er slett ikki eftirfarandi í dag hevur landsverk eftirlit við eisini teimum kommunalu vitunum okur vita um vitar sum standa inni í bygdunum runt um kring bara suður hava okur øllum førun har tveir ein stendur mitt inni í bygdini um alt landið í alt eru tað eini trýss vitar tilsamans tað er serliga tað vanliga ella tað árliga eftirsýðuni har sum mann hyggur eftir um peruna at rigga og pussupensla tað sum nú har er men hendan her metingin altso kostnaðarmetingin tekur útgangsstøði í verandi rakstri altso landsverk metir at tann kostnaðarmetingin sum landsstýrið hevur gjørt tekur út í verandi rakstri av vitunum í føroyum men meginparturin av myndugleikauppgávunum í samband við øki teir verða gjørdar í danmark og eru ikki við í tí uppgerðini sum landsstýrið hevur gjørt altso taðer tað sum landsverk metur landsverk metir at yvirtøkan kemur at kosta minst átta komma átta milliónir árliga og tað er bara vissu bygningarnir fylgja við annars skriva teir at verða munandi dýrari tað kann landsstýrismaðurin kanska greiða okkum næðrri frá hví tað verður munandi dýrari og tey sum hava hug kunna fara inn í viðmerkingarnar til ella hoyringsvørini til sjálvt lógaruppskotið har hevur landsverk gjørt ella lagt tær roknistykkið við har sum teir útgreina kostnaðin fyri yvirtøkuna løgmanns skrivstovan hevur eisini í hesum sambandi boðað frá at henda her upphæddin vil blíva nágreinað nærri øllum førum áðrenn tað verður samtykt her í áðrenn tað verður samtykt her í løgtinginum sum sagt hetta her lógarupskotin í endarr í uttanlandsnevndini og har fóra okur at fóra greiða á kanska serliga hvat verur tann veruligi kostnaðurin ella kunn kur koma nærri tí veruliga kostnaðin av hesa yvirtøkuni men nokk líkamikið vildi sagt okur koma nokk ikki heilt hundrað prosentnærri elala heilt neyvt hvat kostnaðurin verður so verður hetta her mótsøkið øki yvirtikið tey er tað breiði meiriluti vissi ikki fullur meiriluti fyrr her í løgtinginum takk fyri frú forkvina

sjóuppmerking og vitaverkið sum í hesum skal yvirtakast og og kan ann siga tað er tað verður prátað leingi um at yvirtaka vitaverkið oog tað er tíverri kann mann sia ikki komið á mál enn og í her verður so nógv gjørt burturúr ati tað kostar nakað meira enn tað sum mann hevur fingið upplýsttað hevur kostað higartil og tað er kanska serliga landsverk sum her hevur gjørt sína meting og hon liggur eg haldi meira enn tvífalt so høgt sum tað sum stendur upplýst í uppskotinum tá standa knappar fýra milliónir og tað sum landsverk sigur er er kann man siga tað sum mann roknar við er átta komma átta milliónir pluss íløgur tað vil siga pluss andlegsíløgur tað sum krevst at gera afturat og millum annað er nú ein kápulføring út til vitan á borðini í nólsoy sum kostar roknar tær við tríggjar komma seks milliónir bara tað men hetta her við vitaverkinum og sjómerking er eitt øki sumvit leingi hava tosað um yvirtikið og við hesum verður slagt upp til at tað verður yvirtikið og tað tekur sambandsflokkurin undir við sambandsflokkurin hevur fyrisovuðt altíð tikið undir við skilagóðum yvirtøkum og tað vísir seg eisini at javnaðarflokkurin er nokk tann flokkurin sum er yvirtikið flest málsøkir og síðani er tað sambandsflokkurin næstflest men so langt langt langt aftan fyri tað kemur nokk ávikavist tjóðveldi og nokk fólkaflokkurin eisini har á leið við nøkrum heilt fáum yvirtøkum so tað er bara gleðiligt nú meðan tjóðveldið er í landsstýrinum at teir nú leggja upp til ella og allarhelst taka undir við hesi yvirtøkuni men nú havi eg verið á øllum hesum støðunum eg skulu ikki í øllum einogtrýss men neg ór í øllum teimum støðunum har sum bygningar eru knýttir at og eg má siga sum er nú er tað nakað síðan var úti á borðini tann bygningur var í toppstandi tá men eg skilji lanum har er kanska væntandi viðlíkahald nú tey seinnu seinastu tíggjuo fimtan árini úti í mykinesi er tann bygningurin nokk eisini eina á einari leið og tí er tað soleiðistar haldi eg at t rtað sum er týdningarmikið og einoghvørji yvirtøku er at vit gera teir neyðugu fyrireikingarnar at vit seta tær neyðuga peningin av og ikki fyrigegla okkum at vit kunnu gera hetta fyri einki hetta kostar pengar tað sum fyriliggur nú á borðinum er at ja tríggjar komma fimmoghálvfjers milliónir er tað sum tann beinleiðis raksturin hevur verið av hesum og tá er sum undanfarna framsøgmogar svar ini á ikki tikið við tann myndugleikin sum liggur aftan fyri tann fyrisitingin liggur aftanfyri hetta er beinleiðis kostnaðir meira og minni lønarkostnaðir og tað neyðuga dagliga viðlíkahaldið sum hevur kostað hesar pengarnar alt annað er ikki við tavil sia at tað arbeiðið í sambandi við sjóuppmerking og annað er ikki við í tí kostnaðinum og landsverk hevur so verið inni við ein hoyringsskrivi og sigur her at teir meta at raksturin kemur alleyst at vera hesar her átta komma átta milliónirnar tavil siga meira enn tvífalt so nógv sum stendur upplýst í uppskotinum umframt at mann væntar nakrar leypandi íløgur neyðugar íløgur sum skulu gerast í hesar her vitanar og bygningar sovíðari sum so eisini fellur landskassan at gjalda frameftir so hetta kemur altso at taka av fíggjarlógini og øki útreiðslurnar á fíggjarlógini við ja í øllum førum rokni eg við í snitta einum tíggju milliónur um árið visti tað skal gerast við skili og tað haldi ag vit skulu gera nú tá i vit hava sett okkum fyri at at yvirtaka hetta málsøkið ein annar spurningur sum eg haldi er vert at attaka upp í sambandi við eina slíka yvirtøku tað er hetta her hvussu neyðugir eru vitanir í dag vit vita at teir vóru alneyðugir fyri hundrað árum síðan undir seinna veraldarbardaga og uppeftir ella kanska seinna veraldarbardaga var ein kollvelting tí tú fekst so ræðlia nógvar aðrar skipanir tú hevur lorðan ce sum varð tann mest brúkt undir krígnum seinna verldarbardaga síðani hevur tú fingið gps sum er ein meira modernaskipan so øll siglandi føra í dag næstan hava onkursvegna fleiri skipanir umborð sum kanska gera at vitar ikki eru so lívs neyðugir sum teir vóru eg haldi vit eiga at taka tað upp eisini í viðgerðini frameftir um hesir vitanir hvussu er tað krøv altjóða krøv statvek um at teir skulu vera í øllum hesum støðunum ella er tað bara til ávísar havnir og annað har tað er neyðugt at hava vita fyri innsigling og sovíðari tí tað er eingin grund hjá okkum at halda lív ísum vitunum um so er at tað ikki skal vera soleiðisinar tí at eg má siga at eg ivist í hvussu nógv skip brúka ein vita í dag tá ter koma siglandi inn í tórshavnar havn sum er nokk er tann havnin í føroyum sum er mest brúkt tí haldi tað er hvussu er ein spurningur sum vit eiga at taka upp er hetta ein yvirtøka av nøkrum sum vit spakuligani eiga at tillaga og og gera klárt til ta nýggju tíðina og um tað er neyðugt at hava aktivar vitar í tvey túsund og trýogtjúgu frameftir eg haldi ikki ghavi meira at leggja afturat hesum her frú forkvinna so eg takki fyri hetta fær sjálvandi eina góða viðgerð frá sambandsflokkinum í
fyri so ert eg cailiholm johannesen til ein viðmerking gjerso væl ja líka har um ta søguligu yvirtøkurnar atso hvør hevur yvir
tikið mest altso høgni hoydal vildi rætta tað eitt sindur hvat ta bleiv sagt har í áðni hanni hann sigur við at at tað er faktiskt sambandsflokkurin sum er nummar eitt tá að kemur til yvirtøkur men sambandsflokkurin havt leiðsluna eg sigi ja men tað er ikki ringt sambandsflokkurin hevur havt leiðsluna fyri tað mesta síðani nítjan hundrað og áttaogfjøruti so tað er eitt sovorð kappløpu millum sambandsflokkin og javnaðarflokkin og so longur niðri á tabellini hilla langt niðri tá er tað tjóðveldisflokkurin haldi men men tað er gott at vit arbeiða saman um tað allíkatakk fyri og so er tað røðarin ger sovæl

ikerli oholm johannesen gjøgnum forkvinnuna ja altso oftani tá mann er ella tá mannhoyrir prát frá kann mann siga tjóðveldisfólki ella frá tjóðveldi so ljóðar tað sum um at vit eru her vit vilja yvirtaka alt og vit vilja loysa og so víðari men tað vísir so tá tað kemur til tann praktiska politikkin at fáa tingini henda og kann man siga fáa yvirtøkurnar framdar har hevur hvussu eg víst seð at javnaðarflokkurin og sambandsflokkurin tann einasti saríkisflokkurin eftir hondini eruv langt langt langt framman fyri tjóðveldið tá tað keur til yvirtøkur altso eg haldi oyðini tríggjar ferðirnar so nógvar yvirtøkur hava ávikavist javnaðarflokkurin og sambandið framt í mun til tjóðveldið so tað er nokk so áhugavert í sær sjálvum so tað er oftani ella fyri mítt viðkomandi politikki er tað meira tað hvat mann ger enn hvat mann sigur men fyri ávísar flokkar er tað kanska meira hvat mann sigur enn hvat mann ger takk frú forkvina ja takk fyri og tann næsti at røða er jacob
títt koyrt gerst væl snakkaðri frá forkvinna tað blíkkast fyri
fágaðum kvinnum og monnum fíggjarlógin bleiv samtykt í dag har sambandsflokkurin var við til at skera blokkin og nú kappasta sambandsmenninir um at yvirtaka og er púra samdur um ati hetta økið yvirtøka av sjóuppmerking og vitaverki skal yvirtakast á føroyska hendur og tað eru okur í fólkaflokkinum eisini púra samdíð hel vi ein øgiliga long og drúgv tilgongd fyri tjúgu árum síðan var hesum landsstýrismaður í danmark og samskifti ein ráðharra um yvirtøku av hesum økinum tað bleiv so ikki tann samgongan sum tá var fullvertssamgongan hon akkurát sumá t síðsta vers tá og tað kom ikki so nógv av skafti akkurát á mensíðan hevur hetta málið verið uppi at venda við jøvnum millumbilum og nú er tað komið her til at okur fara og skula yvirtaka ta málsøkið tað haldi er fínt eg havi altíð hildið at okur í føroyum eru fult førur fyri ati umsita øll málsøkir og hetta sum hevur verið sjógv og hav og uppátgat gera htta átti hetta hetta eigur at liggja líka til høgra beinið so í hesum førinum eri eg púra samdur og eg haldi eisini tað er gott g haldi eisini er gott okur øll eru samd um at hetta er er rætt at gera htað hevr verið eitt sindur av diskussión um uppmáting okur hava eitt føroyskt felag sum hevur mátað havbótn upp sjóøkið upp har man so er komin í skrambilasju tí nú plássliga er hettar innfrastrukturur sum hevur serligan týdning fyri verjuna og tá ið eg lesi hettar so so síggi eg ikki nakað markamót ímillum hvat er hernavaligt økið av hesum her og hvat er og hvat ertað sum okur sum føroyingar kunna yvirtaka og vitavirk men ein partur av ein partur av hesum her yvirskipaða erhernavaligt og og sum verðamann so soleiðis sum heimastýrislógini er samanskrúvað so klára kunnu okur ikki t yvirtaka tað sum hevur við ið hernagar myndugleikar at gera so eg sakni eitt sindur og eg rokni við at tað fáa okur greiða á í uttanandsnevndini hvussu markamóini verður millum tað sum er eftir hesum her verður føroyskt málsøki málsræði og tí sum mann nú er farin at kalla fyri kritiskan infrastruktur sum nú eisini vís seg at vera uppmáting av havbotni og annað har ið tað føroyska felagið sum hevur útmerkað seg og er sera dugnaligur til at máta upp og hava hava útgerð til tað ja havi verið noyddur ella hóttur við at við báli brandi vis mann ikki slettar tað sum mann hevur fungið av upplýsingum um okra egna havbotn so tað er nokk so interesant og tí haldi at okur sjálvandi í uttanaslendini skulu fáa greiða teimum viðurskiftunum heri er standa raksaði upp nøkur ting sum yvirtaka av av vitum og húsum og tænastu í bústøððum og annað og sjálvandi er tað nakað sum sum fylgir við og so eg helt eg helt tað var nokv so undarligt tá fyri tjúgu árum síðana manina mann sat akkurátsum og og gjørdi upp sett í virði settu virði á hasi her húsini hvørt einstakt hús sum sum føroyingar so skuldu onkursvegna betala betala fyri at yvirtaka tað virkað eitt sindur eitt sindur ja eitt sindur undarligt altso men eg trúði at mann yvirtók tað so yvirmá etók tað sum hin segði við høvdu gøtunum alt sum tað var og so so koyrdi man víðari og føroyingar stóðu so fyri rakstrinum av tí og og fyri at útbyggja økið og fylgja við men tá í øllum førum eg veit ikki ordui av hvussu tað er nú tá bleiv d akkaðsum at roknisstykkir niðri í smálut og hvat alt hetta her hvat ið mann skuldi gjalda fyri bygningar gjalda fyri útgerð og forskelligt vitar og tænastubústaðir sovorð nakað tað helt eg ett sovort undarligt undant roknistykki og sum eg hevði onkursvegna hug a at at mugla eitt sindur ímóti at at lat man yvirtaka tað lat okurs yvirtaka tað við høllagøtunum tykkur at vera her her o so leingi og fínasta slag og nú e nú yvirtaka okum tað sum tað stendur og og koyra tað men akkurát hvussu mann niður í smálutirer farin hesi ferð og og gjørt upp tað tað veit eg sjálvandi ikki men tað er eisini nakað sum okur fara at finna útav í uttanansnevndini so tað fara okur eisini at klára so marka motini hvar ið mann hendan føroyska fyritøkan vikmar hevur rent seg rent seg í við teirra uppmátingum í mun til hvat er hernaðaløt økið og so hetta her hvussu ger mann hvussu ger mann alt upp tað er eisini undarligt at síggja at søpastýrilsen kemur við einum talu upp á hvat hetta kostar rakstri góða tríggjar milliónir og so ser mann eitt hoyringsskriv frá landsverk sum er meir enn tað dupulta millum sverir tríggjar ferðirnar so nógv hvat tað kostar í rakstri hvat hvat liggur í tí og hvat er ta fyri tøl aftan fyri tað tað tað veit ikki ordiligt men tað muukur onkursvegna finna útav og fyri mítt partskyld um tað kostar tríggjar loft ella tíggju tað tað fer ikki at skilja meg frá yvirtøku av hesum málsøkinum takk fyri frú
gjørt væl fyri nú nevnir jakob vesturgaard eina føroyska
fyritøkur sum gjørdu nakrar mátingar har sum tað koma í harraboð úr danmark frá verjumálaráðnum meini eg um at hetta skuldi halda uppat og tilfarið skuldi fjernast altso eg sakni at tá okur hava yvirtikið kortmyndugleikan bæði á sjónum og á landi og umhvørvisstovan umsitur í tað og skal geva loyvi til slíkar uppmátingar at hon bara bukkar undir og og o bukkar ov neiður og tekurlíkasum ímóti móti orgrunum frá danska verjumálaráðnum har haldi at okur skuldu verið meira stantastig og og sagt at her bestemma okur takk fyri ja takk fyri so er røðarin jacovestegaardgersæ
verður frá fólkuni har eri erling eiturskoyrdur eg púra samdur
og eg haldi ati hesi seinastu tíðini havi okur hoyrt frá donskum myndugleikum at tað blívur meira og meira kritisk innfrastruktur sum nakað sum tey frá danmarkav skulu stýra og tað er ein uppgáva hjá okur at halda halda tí burtur at yvirtøknum økjum har stýra føroyingar fult og heilt og bara føroyingar og tað verða okur sum í føroyum geva loyvi til tar uppmátingar og annað sum skal gerast bæði á sjóøkinum á botninum ella hvat tað skal vera á tí økinum sum okur hava áyvirtikið gangi út frá tað umfatar alt alt alt tað økið takk fyri frú forkvinaja takk fyri so er tað kaile holm johannesen gersuvæ
væl praktiskt høvdu vit annað mál í áðni um suðuroyartunnil og at geva upp
landsverk kann ikki geva upplýsingar fyri einki tí má mann hava eina lógu tingi eg haldi at tað er tað sama máta niðri í fólkatinginum at danskir politikarar kunnu ikki geva ognir burtur fyri einki tí má tað nokk ígjøgnum fólkatingið eisini haldi eg men vit fingu kommandørhúsini vit fingu mjørkadal vit fingu matrikulurnar uppi eisini men so fór tað hinvegin aftur so leivu til radarin eisini eg minnist ikki um vit góvu tann matrikulin eisini ella tað er eitt leiðimál ella hvat tað er men hetta er eitt sindur komplekslur tað ja takk fyri og søgurða var ein jakkavesterkornkirkja
takk fyri forkurin á ja eg minnist gott tað diskussiónina og tað var ikki
snivi um tað ati í títíðarskeiði tá ið kaileogholm johannesen var løgmaður tá fingu okur yvirtóku okur mjørkadalur matrikkligaheiðaloyst sum tað var og koma døðru húsini men eg minnist bara aftur fyri tjúgu árum síðan tá eg var á fundi í danmark mann sat uppi við at mann sat við enumvið einum arki og sett prís á hvat virði hesi ymisku húsini og vitar og insilatiónir og annað hevgi sum mann onkusvenna skuldi betala við yvirtøkuni av tí altso eg hevði eg hevði næstan hug at siga fínt eigi eg tað bara so byggji okur bara okkra egna mentað er so mín mítt temperamang eg helt tað var eitt sindur undalig nakað tí eg i eg hevði ímyndað mær at fínt nú yvirtaka tykur hetta her við høvdu gørunum og rekað tað víðari eg veit gott at taðhevur kostað at etabileraðu al sovorðnakað tað veit eg gott men virkaði ein undarlig tilgongd í øllum førum tá eg veitikki orliga hvussu tilgongdini nú tað fara ekur at finna útav í uttanandsnevndini takk fyri frú forkvina ja takk fyri og tann næsti at røða er

til viðgerðarídag er enn ein yvirtøka tað blíðkar fyri huganum monnum í tvey túsund og tvey yvirtóki økur trygd á sjónum í tvey túsund og ellivu yvirtókingur loslógarøki og í tvey túsund og átjan yvirtóki okur kort og landmáltingarmyndugleikan og nú er tíðin sum komin til sjóvuppmerking og vitaverk hetta er alt eitt sindur í familju við hvørt annað hetta er ikki nøkur stór yvirtøka men hetta er so onnur yvirtøkan higartil hjá hesari samgonguni alt er søkkja tí svanga og drúgtir tað sum dryppar so hetta gleðast okur sjálvandi eisini um okur eru um nakað ein siglandi tjóð okur hava knappar trý hundrað túsund kvadratkilometrar av sjógvi og hálvan annan kvadratkilometur á landi so tað er ikki at taka munnin forfullan at siga at okur eru so at siga eitt við havið havið gevur og havið tekur tað kennir okur tíverri alt til mongan mannalag er endað á sjónum og meingir eru minnisvaranir men tíbetur er tað longri ímillum sjólátini í dag okur hava betri bátar og betri skip og okur hava betri tól og í heila tikið ganga okur í dag munandi hægri upp í trygd á sjónum enn fyrr uppmerking av sjónum so sum av boðum skerum og øðrum vandum fyri skipaferðslu er týdningarmikil g partur av trygdini á sjónum vitar-og siglingarmerkir somuleiðis hetta er alt skipanir og amboð sum leiga okra skip og bátar trygt millum oyggjarnar og hvør skuldi verið betur tað tikið sær júst av hesum enn okur føroyingar sjálvir tað er í grundini nokk so ótrúligt at okur hava verið so óansvarlig at latið hetta uppi í hendurnar á einari fremmandari makt so leingi fyri forkvinna eg havi hug at siga eitt sindur um litar hetta at navigera við ljósi og eldi gongur fleiri túsund ár aftur men tann fyrstu vitin soleiðis sum okur kenna tær í dag bleiv bygdir í allek samdriga í egyptalandi fyri góðum tvey túsund og tvey hundrað árum síðani hann skuldi vera einar hundrað metrar høgur og eitt av teimum sjeyundrunum í sínari tíð og hann stóð í tólv hundrað ár til hann oyðilegðist av fleiri jarðskjálvtum tann fyrsti beint áðrenn túsund áraskifti tá tróndur í gøtu var smádrongur og sigmundur varð óføddur tað er nógvur symbolikkur í vitum og teir verða brúktur sum myndamál til at lýsa mong av lívsins viðurskiftum og við forkvinnunarloyvi vil eg gjarna lesa tvey vers úr einari yrking sum biljustinussen fyrrverandi løgtingsmaður gjørdi landskenda í nítjan hundrað og fimmogfýs
á høgum bergi vitum stendur og lýsir yvir lívsins hav um á myrku nátt ókendur røttu kós mærka av glama sterk at bøla niður meg um fjørum trygd skal leiga men um eingim viti lýsti mítt far ei nodt í havn men vitar og siglingarmerkir hava sjálvandi ikki tann sama týdningin fyri navigatiónin í dag sum teir høvdu fyrr tí í dag eru tólini umborð á skipum og bátum so góð og framkomun at tað fyri tað mesta verður siglt eftir einum telduskermi eg veit at skip framvegis brúka fýrlinjurnar at sigla eftir men vitanir eru kanska bara ein eyka trygd í dag um alt annað svíkhur okur hava fýraogtjúgu vitar í føroyum og fleiri av hesum vitum eru arkitektonisk meistaraverk tak til dømis nólsoyar vitan ikki tann sum sæst úr havnini men landkenningsvitan úti á tumbuni innan fyri kabolin hetta er ein av heimsins størstu vitum ikki í vav ella í hæd men í linsustødd hann stóð liðugur í átjan hundrað og trýoghálvfems so hann er hundrað og tretivu ára gamal og linsan er tann sama enn tann dag í dag tað eru føroyingar sum hava bygt hetta her torni á heimsins enda tað er grótiliga og tað er eitt satt meistaraverk eg tosaði við ein pensjoneraðan vitameistara sum fortaldi mær at viðlíkahald altíð hevur verið hevur havt høga raðfesting og at tær plagdu at mála vitanar fjórða hvørt ár men síðan vitaverkið í tvey túsund og ellivu varð ellivu varð flutt frá forfartsministeriunum og yvir til sjófarsstýrilsi so vórðu teiy givnir at mála og tað eru altso tólv ár síðani øastýrilsen hevur mett at tað kostar tríggjar komma sjey fimm milliónir um árið at reka vitarnar landsverk metir átta komma átta so har er eitt øgiligt spenn tað kann ikki bara vera máling men okur mugu so í øllum førum tryggja okum at tað verður tikin hond um øll viðurskiftir í nevndarviðgerðini onkur av húsunum í vitaverkinum verða ikki brúkt nevnuverdit longur í takk við at tingini eru blivin automatiseraði og manning ikki longur krevst í sama mun sum fyrr tað hevi verið stuttligt um okur kundu st nýtt lív í onkur av hesum flottu bygdingsverkunum so tey kundu komið fleiri føroyingum til góðar yvirtøkan av sjóuppmerking og vitaverki er sett til at fáa gildi fyrsta juni í tvey túsund og fýraogtjúgu so tað eru góðar stundir til at fyrireika og dagføra lóggávuna og at gera umsitingina klára málið fer nú í uttanlandsnevndina har eg hopi tað fær eina positiva viðgerð takk fyrija takk fyri og tann næsti at røða er solvit eg nólseytakk fyri frú forkvinna
nú hevur hava summi brúkt tíð upp á at reypa hvør e raskasta yvirtaka av teimum politisku flokkunum men eg kann bara staðfest í øllum førum at í øllum teimum samgongum sum framsókn higar til ever partur í av hava yvirtøkur verið framdar so tað kemur sikkur annaðuppá hvussu mann sær upp á hatta eg havi havt tann framígjárætt at arbeiða saman við øgiliga nógvum hittumorðað fólkum ein av teimum viðkomandi skal era ónevndur undraðist nógv einaferð ella undraðist einaferð yvir hvussu vit í ramasta álvara í føroyum framvegis kundu tosa um t at gera føroyar til eina at loysa føroyar frá danmark tá ið vit ikki ein gang klárað ag gera okkara egnu pantuskipan og ikki megnaðu ein gong at yvirtaka føroysku vitarnar tá ið tað ikki tá ið tað ikki politiska skipanin ikki kláraði tað so skilti hann ikki hvussu mann framvegis í ramasta álvara kundi tosa um at loysa føroyar frá danmark men nú er fyrsta stigið tikið nú skulu vitarnir yvirtaka so kemur pantskipanin kanska aftaná men so er vegurin til loysingina klárlagdur frú forkvina vit taka undir við hesum uppskotinum at yvirtaka vitaverkið yvirtaka vitaverkið á yvir á føroyska hendir við øllum tí sum tað inniber vit halda tær ein sjálvfylgja at øki føroyskt eitt er sjálvandi vitanir sum vitanir sjálvir og og hvussu stóran týdning teir ítøkiliga hava í øllum hesum her men eg haldi at tað er gott við alt tað sum fylgir við eisini sjómerkið altjóða samstarv og altjóða avtalur og so víðari so víðari og at vit hava ábyrgd av tí vit føroyar sum eintjóð sum í um nakar ligur av sjónum og skal taka sær av tí sum er í føroyskum sjóvøki halda vit er ein sjálvfylgja so vit halda hettar eitt fínt stig at taka og hetta er eisini ein nakað sum ja visti mann skal siga brúka orðið tjóðarbygging sum kemur undir tað tí at tað vit fáa ábyrgdina av hesum økinum og er gott t vit hava førleikar at vit hava fólk sum hava neyðvur førleikarnar at taka sær av tí og nú kunnu vit so menna tað víðari í føroyum viðtí sum krevst og brúka tær dygdir sum vit hava og upp á hesi økini og so haldi eg eisini at tá ið vit yvirtaka vit skuldu taka tað í stórum álvara haldi eg tá nú fara undir hesa yvirtøkuna at teir vitanir sum vit hava og sum vit síggja javnan eisini skulu haldast við líka tað er ikki bara at yvirtaka hetta øki og so lata vitanir standa eisini hóast summi seta spurnagatekin við týdningin av teimum so skulu teir haldi eg halda seg líka tað erloka skylda at vit gera tað so vit mugu tryggja okkum at teir pengar sum verða neyðugir til at umsita eftir øki á fullgóðan hátt og tað er alt frá frá tí tekniska til altjóða avtalur til sjálvt viðlíkahaldið av vitunum skal finnast og tá ið tað er sagt so leggi eg eisini til merki til sumi hava verið inni á at tað er munur á tað er munur á metingini millum tað sum sjófarstýrilsin sigur og tað sum landsverk sigur metingin er har er ein ein fýra fimm milliónir á muni hvat tað kostar at umsita sjálvt um vit ikki tosa um nógvar pengar eg haldi tað eru tríggjar komma nakað og sirka átta milliónir sum er sjófarstýrilsi sigur tríggjar koma nakrar milliónir og landsverk sigura um átta milliónir taðe ikki nógvar pengar vit snakka um men vit skulu so íð nevndini royna t finna út av hvat er tann veruligi kostnaðurin hvar hann veruliga liggur og so í tí tíðarskeiðnum sum frá tí málið væntandi verður samtykt inntil hon kemur í gildist men fyrsta juni í næsta ár skulu vit millum annar arbeiða arbeiða fyri at finna ter neyðugu pengarnar skuldu tit fyri at umsita øki á fullgóðan hátt so samanumtikið frú forkvinna vit taka undirvið hesum uppskotinum at halda hetai einum skilagóð yvirtøka takk fyrija takk fyri so er tað vmkhngold ger sovæl
ja frú forkvinna nú er
suvut nolsøe so líkasum somiki optimistiskur at hann kær fyri sær at hetta gangur ta rætta vegin við loysingini hetta er eitt ómetaliga stórt tí hetta er størsta stig ið tikið í mínari tíð móti loysing at yvirtaka fyristilla sær yvirtaka fýran sum eingin hevur hugt at í tretivu ár eingin hyggur upp á eini fýr yvirhøvur ikki hyggur upp á hana hanhann hann lýsir har gott nokk og og kanska onkur finnur út av teimum verða sløktur eitt ár ella tvey at at hann at hann er sloknaður soleiðis er tú nfer tøkn er blivin men men g eg eg haldi altso eg eri sólvitt nolso e ikki samdur við mær at heta hetta er eitt ófatiligt stig at taka tann vegin also móti loykinginum ja takk fyri og so er tað

gold fer stillar tær at sigla í føroyskum ljósi heldur enn donskum ljósi hvussu fantastiskt tað ikki er eg veit væl at tað er øgiliga lætt at tosa hetta niður eg veit væl hetta er ikki altso í mun til tað stóra spurningin sum er sum er yvirtøkur og og hvar tað skal hend men eg haldi hetta gott stig at taka hetta fínt stig at taka sjálvandi skulu vit hava ábyrgdina av hesum her tað sigur seg sjálvt haldi eg takk fyri ja takk fyri so er tað kári liðuhólmi johannesen
tað er ein stórur partur av okkara søgu nú kennjagóða
grundum alt til vitan í mykinesi og fýrhúsini har úti tað var faktiskt so at segða við eina gamla mammu sum var smágenta tá ið týsk og fúgv vóru bumbaðu fýrhúsini úti úr hólminum í mykinesi og teir skuldu við maskinbyrsunum inngjøgnum vindeygað har og so hoyrdu eg søgur um hvussu nógv mann legði fyri at hava vitanir í lagi tá ið sluppurnar komu aftur úr íslandi í myrkri og ódnarveður so tað bleiv lagt nógv fyri og tí er tað keðiligt at hoyra at mann slettis ikki tekur sær av og visst niður húsinum so tað hevur verið gott at hildu tey í góðum standi tí at tað hevur einaferð verið ein partur av okkara søgu ja takk fyri søgurðóðarin gerst tú
ja takk fyri frúo forkina eg eri púra samd kale joholm johannesen og
var inni átt í nú hann hevði kannað tað at vitan vórðu ikki heldur mær líka nógv ár og tað haldi eg at tá hetta verður yvirtikið at tað skal eigur absolutt at áleggja okkum at halda bæði vitanir og tey húsini sum halda sum hoyra til viðlíka ja takk fyri og

orsaka frú forkvinna takk fyri frú forkvinna

tjóðveldið hevur yvirtikið stig fyri stigpolitikkinum hjá gamlar sjálsir tað haldi eg mann kann siga vissu tjóðveldi fegnast um hetta spikkulítla klípu so eru teir j ja men tað er kanska en ein virðiligur arvtakari hví ikki men meira meir kotlugt haldi e tað er at at uppliva sambandsmenn sum standa her uppi og sita har niðri og reypað av hvussu nógv teir yvirtaka og og tað er nógv tí higartil í ár er hevur sambandsflokkurin v við til at eyka útreiðslurnar hjá føroyska samfelagnum vegna yvirtøkur tað má vera út móti yvirtøkur ja og so okkurt afturat úg mólti hálvtrýss milliónum tað haldi eg tí fyrst sendi mann neyðhjálp ella menningarhjálp jegvei ikki til danmarkar sum danir ikki hat biðja um fimmogtjúgu milliónir so er tað hetta uppskotið sum neyvan fer at vera minni enn e fimtan milliónir tað tað dugi eg gott at síggja tá ið tølini eru so ymisk og so er tað farsóttarøkið eisini tað átti uppfyr hesunm tað vart uppskot hjá hjá farnu samgongu so tað má væl tátt ví hálvtrýss milliónir og og tað ganga teir biðja um orðið pøpø og og reypa av tí men tað er so tað er tað sum hendir í politikki altso flokkar broytast hugsjónir broytast tað má an eisini hava lug til tað verður tosað nú er er greitt frá hesum kostnaðinum og sovíðari ivasemi um hvussu nógv tað kostar men vissi landsverk hevur handan hægri prísin og eg vænti at hann er uppaftur hægri so kundi eg ímynda mær tað er tí at tey hugsa um hetta her at halda allir bygningarnir við líka og tað kostar halda gamlar bygningar líka tað tað kostar ikki tríggjar komma fimm milliónir blandsverkar ivi uppi á hvat út móti tíggju so vænti eg tað fera upp á fimtan tað rokni við so tað haldi g ikki mann skal halda vera vera nakað løgið yvirtaka okur tað so er tað eitt øgiliga gott mál at at tryggja at tað verður viðlíkahildið eg minnist tað er ting mann minnist sum foreldrini hava sagt og so víðari g vildi sð eitt sum pápi mín einaferð segði hann siteraði hann endurgav tann sum var stjóri í sev hann hevði hoyrt hann sjálvan siga tað tann sum var stjóri í sev áðrenn klemetwie eg minnist ikki eg nú fór fór fór navni men hann var í nógv ár so hann hann hevði sagt við hann ein dagin ati og tað var um elektisitetsverkið sum stendur í trongsvági at málið hjá honum og teimum var at tað skuldi vera teir bestu hildnu bygningarnir í landinum og eg haldi eisini mann kann siga at tað hevur verið soleiðis og og tá i eg hugsi umvilski ek fara iva il til vitaverkið vitanina hótt vitan á tvøroyri vitan í punthavnini onkur sigi mann hyggur ikki at teimum jú eg haldi mann leggur merki til teir at tað hevur verið verið gott við líkahildir væl málað var tað fjórða hvørt ári sum onkur segði var málið til tað bleiv skifti í danmark at annað rá yvirtók tað sum eg havi hugsað um tað er tað er hetta her at mann hevur eitt mál í samgonguskjalinum tað skal eiga takk fyri mennast skal ein føroysk skippingvinna sum gongur á odda

við burðardygd orsaka og tað tað reitt gott mál og tað er tað sama sum okur høvdu í farnu samgongu eisini okur sassaði ímóti hesun her at føroyar sjálvsagt skula vera ein ein ogu kallaði tað ein maritimor depil okur skuldat hava martiman ein kanska fleiri deplar í føroyum tí at okur vita tað at tað havur brúk fyri brúk fyri at kanska verur tað brúk fyri vitina eisini men íi takt við at fleiri skip sigla rundan um oyggjarnar tað eru longu nógv sum sigla men tað fara at vera fleiri tað er eingin ivi um og eg var eá vitjan í grønlandi í samband við útnorðarásfundum og hevði so fundur við ymisk har hevði aktiv cørcel tað var í fjøruti summar havt ein eina fundarøð og og har var brádligani eitt ynski frá ráðharra í singapor at fáa eitt prát við tann tann føroyska uttanríkisráðharan og eg undraðist á ein ein fasingaporð altso hvat er problemið har og tað var fantastiskt at vera fundur við tann manninum ella teir menninar teir greiddu frá hesin her at heimurin broytist tað verður siglandi í nore og okur vilja vera við okur verða fyrrireikaði í dag er singapor alt eitt hjá teimum ta er er er sjólvinna fiskivinnuna ikki ikki fiskivinna tvørturímóti men skiplaki at hær teir hava vert vert og sovíðari og teir sóu fyri sær greiðir hann frá at alt fer at flyta seg norðuryvir nýggj siglingarleið og tí ynsktu teir sambandr við føroyingar fyri at bjóða seg fram til at ráðgeva føroyingum ráðgeva tykkum hvussu hvussu tit kunnu farast at tá ið tað blívur aktuelt tá ið skipini koma niður yvir føroyar og vit vilja gjarna vera við vit vila gjarna vera við til at at byggja vert og sovíðari tað var ein ótrúliga týdningarmikil fundur vil eg siga góður fundur eg hopi at tað vórður fylgt upp upp á upp á tann fundin tað vóru menn sum sóu fram í tíðina tað klandraði seg ikki um um um tað sum burdi verið so natúrligt sum okur ikki burdu klandrast um at staði í egnum beinum tvørturímóti teir vóru visjonerir teir sóu fram í tíðini fyrrireikaði seg til til nýggjar tíððir so okur bjóða hesin her hesi lítlu yvirtøkuni vælkomnari og tað skal ikki standa á at at fáa ferð at kvøðum frá miðflokkinum til hetta um tað er neyðugt ella ikki takk fyri ja takk fyri og tann næsti at røða er helgi a
framsend ger so væl ja frá skrína hetta her er
ja hendan her yvirtøkan av sjóuppmerking og vitaverki hvar ið vit skulu hava vitjanir at blinka á føroyskum og tað er sjálvandi stórt í sær sjálvum sum hann hopar at tað fer at ganga betri enn ta man yvirtók veðrið tí at tað hevur ikki verið útfarandi síðani tað kom á føroyskar hendur men tað skanskal fer at blíva betri eisini men eg havi onkrar spurningar til løgmann í samband við hetta málið etta okkurt sum undrar meg eitt sindur tað var soleiðinar at tann sjeyndan mars tvey túsund og nítjan tá legði aksave johannesen sum tá eisini var løgmaður uppskot fyri tingið um at yvirtaka málsøkið sjórættur og í viðmerkingunum til tað uppskotið stóð millum annað og eg fari at biðja forkvinna um loyvi at endurgevager sovæl føroyar eru sjófarandi
tí tjóð og umráðandi er at í ræði á so týðandi málsøki er á føroyskum hondum málsøkið hevur harafturat tætt tilknýti til onnur øki sum eru yvirtikin heruppií trygd á sjónum lovsøki og sjóuppmerking altso málsøkið sjóuppmarking varð sambært uppskotinum yvirtikið í tvey túsnd og nítjan og nú verður skoti um at skoti upp at yvirtaka sama málsøki eg iviski í at løgmansskrivstovan hevur skigl upp á hvat er yvirtikið og hvat ikki er yvirtikið men men hvussu hongur hetta saman hví skrivaði mann í eitt annað uppskot tá at hetta var itt yvirtikið málsøki og í dag skitur mann upp at yvirtaka hata tað er ein spurningur á heimasíðuni hjá umhvørvisstovuni har stendur eisini og eg fári eisini biðjað loyvin at endurgiva tað gersovæltann fyrsta januar tvey túsund og tjúgu fingu føroyingar sjálvir ábyrgdina av at máta upp og kort leggja hav og innsiglingar og siglingarleiðirnar kring føroyar formliga ábyrgdin av málsøkinum er sostatt yvirtikið ein ábyrgd sum higartil hivur ligið hjá danska gyodatastýrilsi altso sjókort eg gangi út frá sjókort og g er tað sama men so tað er tann spurningurin taðer tað sum undrar meg ei sindur eg var sjálvur landsstýrismaður við hesum økinum og tá ið hatta kom á føroyskar hendur at tað bleiv yvirtikið fyrsta januar tvey tund og tjúgu sjókort og og tað var okkurt við taðat ið pengar vóru so játtaðir og og so muátti mann í løgtingið at biðja um um pengar til tað men men men men tað undrar meg lítiðsindur at at at mann segði at tað varð yvirtikið tá og so var tað ikki yvirtikið nú allíkavæl tað var líkasum tað sum spurningur hettaher við sjókort og langkort eri øgiliga stórur munur á og tað er øgiliga nógvr strangari við sjókortum tí at til dømis vissi ein kommuna fer at gera gróðkast onkustaðni g tað ikki vr merkt á einum korti og skipi rennur á tað hvør er so ábyrgdina ogog og tí er tað so ræðu nógv strangari nú var spurningur í áðni um at um at onkur fyritøka hevði giviðokkurt kort út og teð og og tað bleiv igevur boðin skjóta aftur tað hongur nakað saman við tí sama altso tú eitt er at tú hevur eitt eitt eitt tól umbor á tínum egna báti ella skipi sum kann máta upp og síggja tekna kort á tínm egna skermi men so sjótt sum tú gevur tað út so er tað øgiliga strangir strangir reglar tí at tí at tað kan ikki ein og hvør bara gevar itt sjókort út og so knappliga so eg tað orsøk til at at har var ein feilur í og so so hendi eina ólukka hvør er so ábyrgdna tí er tað so ræðuliga strangur strstrangirn strangar reglur fyri sjókort í mun til landkort og og tað haldi eg mann skal halda fast við so men mín spurningur er atta har hvussu hongur hattað saman at at málsøkið varð yvirtikin tá og ikki nú takk fyrija takk fyri og tann næsti at røða er landsstýrismaðurin høgni hoydal ger so vælforkvinna tað er løgmaður umleggu etta málið fram
men vit hava avrátt at eg so taki orðið fyrst tí tað er so uttanrikis vinnumálaráðið sum hevur gjørt uppskotið sum kemur at standa fyri fremjingin av hesum meðan løgmaður kemur at greiða frá tí meira yvirskipaðu o yvirtøkumálinum sjálvum og eg skal ikki svara fyri fyri løgmann á spurningarnar frá helga abramsen men vit umrødda líka

og nú tá ið eg havi nú inni í tekniska partin av málinum tað sum hetta hetta uppskotið snýr seg um tað er at yvirtaka vitanar og sjóuppmerking og tað sum helgu abrans sið bar til tað var tá vit yvirtóku kortmyndugleikan á sjónum og landið og og tað er hvør sít á tann hátt at vit hava yvirtikið myndugleikan at gera sjókortini og máta upp og alt tað sum helgja abasen var inni á men sjóuppmerking í hesum í hetta málsøkið um sjóvarpsmerking er tað er tá ið vit seta innsiglingar merkir upp tá vit drigristrera hvørja ferð sum helgjabarsen var inni á tá ið ein ein brimingar verður broyttur tá ein æluringur verður fluttur alt tað sum annars fyrigongur í í teimum fysisku merkjunum sum tað eru fyri at sigla og hyggja hyggja ímóti karkale ogholm johannesen hann kennir hettar so tað er tað er tað er so svarið tað er som svarið hjá mær og akkurá á tann spurningin hví tað er nevnt soleiðis og so nevndi helgi abrabsen eisini málsøkin s rættur sum eru allar tæir altjóða reglurnar sum eru galdandir tær verða eisini yvirtiknar men tað málið verður lagt fram beint eftir ólavsøku tað er so tað er so tað at at taka ábyrgdina av øllum teimum altjóða sáttmálunum sum vit so eisini seta inn í føroyska lóg sum ger tað at at at sjórættur sum heild verður undir føroyskum lóggávvaldi men sum fleiri var inni á og eg takki fyri fyri allar tæir góðu framsøgurøður ið verði hava øso kunnu so kun man eg byrja við at sagt tað at nvegarincs st altso neyðugt er at sigla og tað er eingin tjóð í heiminum sum kann siga tað á sama hátt sum føroyingar vit hava stetkki verið hesum oyggjunum uttan

hevur tað at at duga at navigera og at kenna okkara egnu firðir og sund og sjógv og sjóvarfall og veðurlag og annað tílíkt hevur verið avgerandi fyriat yvirvirhøvur búgva í hesum oyggjunum h men higartil sum fleiri at era inniá so hava so hevur altso sjálvt vitaverkið og vitararnir vóru og eru enn ein týðandi partur av tí at tað er møguligt at navigera og sigla í okkara í okkara í okara sjógvi millum okkara oyggjar so hevur að altso ikki verið á føroyskt málsøki men vitarnir hava eina týðandi søgu eina eina sterka søgu fyri fyri alla okkara søgu sum sjófarandi tjóð eisini eina sterka familjusøgu hjá teimum familjum úti á ymsum plássum sum hava verið við til at rikja teir stóru størru vitanir og tað evurverið nevnt her bara tað sum vit eisini yvirtaka her tað er jú eisini vitanar og húsini í í mikineshólmi sum kalin joholm johannesen nevndi og tað er á borðini í akra bergjhr hevur mann longu tað er eintað er ein longri søga men tær tær bygningar sum vóru har í samband við støðina á akrabyrgi har eru nakað so helt frá men men vivitanir sjálvandi yvirtaka vet nú eisini a umframt tær smærru øhog einaferð vórðu vitarnir bárður nielsen nevndi hetta er tað neyðugt íð vitinúr einaferð vóru vitanir tey einastu ljósini sum altíð brunni í myrkri í føroyum áðrenn vit fingu ravmagn inn føroyskar bygdir tað var ein stórbroyti tá tað kom altí annars vóru tað tað einasta mann sá á hávetri bæði hjá hjá útlendskum og føroyskum skipum og útróðarbátum og vitaninir hava enn ein i ein týðandi leiklut hóast teir blivun automatiseraðir og á fleiri av teimum eru eisini veðurstøðir men teir hava enn og tað kann onkur annar sum verið meira kønur enn eg vátta nú hygi eg aftur eftir kali joholm johannesen at vitanir eru enn týðandi partur av av øllum allaravigering í í føroyum eg veit ikki enn um mann brúka vitanir og vitasignalið tá mann skal stilla kumpahastina enn tað má eg siga tað veit ikki um tað eisini er broytt síðani síðani gpssystemini o annað tóku yvir øh men men týðandi eru tær framvegis fyri fyri trygd á sjónum og umframt tann syboska týdningirnar hava geg havi argað løgmann tað kann eg bara beina at siga um hann hevur keypt sær eina málingaspann ella tvar ella tríggjar ella fýra ella fimm og erling tosaði málingina tí at vit skuldu hvussu út at mála eina bláa striku á hesar her reyðu hvítu vitarnar sum tað verður eisini so bosð tá i ta fyrsta ferðafólk sígja tá tey koma øh men annars skal eg svara upp á nakra v teimum útøkilu spurningunum sum er eru eru eru nevndir sum sagt bárinilsen spurdi um tørvur er á vitum yvirhøvur og tað haldi eg avgjørt ta er og tað kunnu vit fáa lýst nærri hví tað er so og eisini á sjóuppmerkingini altso innsiglingarvitanir innsiglingarmerkini sum allar tíri mugu dagførast og lýsast soleiðis at ein og hvør sum eisini sum ikki staðkendur hóast tú olos altíð kanst sgla á sigla enn eftir teimum siglingarmerkjunum sum eru at koma inn á okkara mongu havnir og fyrðiro aðrastaðni øhharafturat so hevur so hevur sjálvandi messtu dentur verður lagtur á tann tær ymisku kostnaðarmetingara sum er í her og løgmaður kanska eisini greiðar frá tí men tað sum stendur í hesum uppskotunum tað r at atat tann danski myndugleikin hevur mett at raksturin av hesim kosta tígjar koma sjey milliónir og tað eru eldri tøl tey vórðu frá tvey túsund og nítjan vit hava biðið um dagførd tøl fyri tað og so he hannlagt nakað omaná meðan landsverk leggur meira omaná og lesir mann hoyringsvar frá frá landsverki so havi eg roknað meg fram til at tað sum teir lgja dentá sum mann ikki hevur roknað við í tað mettu tað til fimm er at teir mæla særeitt nýggj starv innan fyri sjóuppmerking fyri atlaná at verða at verða dagførdir á tí økjunum eittheilt nýggj starv har teir mæla at keypa tveir bilar til at skapa atkomu fyri tyrlur og bátar á teimum støðum atá vit eisin suldu fáa viðlíkahildið teir vitar sum eru eisini teir størru vitkunnu aka taka bara á borðini og erling eidegort rendi nevndu hin hin hin vitan við kaplin tann gamla tær rokna tæð eisini eina upphædd til árliga dagføringar fyri hálva millión og tvey hundrað túsund krónur til bygningar árliga til dagføringar ella viðlíkahald til altjóða samstarv ø og til eitt nautiskt tíðarrit tí at vit mugu eisini lýsa i fyri teimum siglandi fólkunum hvørja ferð vit broyta nakað við tjóðauppmerking og annað tað skal tað skal lýsast alment h og so hava tei eisin sett av til ta sonevndu dkpsstøðina á bøllrøðini og tað er altso tann støðin sum er grundarlagið eisini fyri gpsskipanini altsotað r tann víðkgbsskipan sum hevur eina støð á bøllumrøðini sum teir eisini skulu hava dagføroingar og eg kann ikkitaka støðu tiltað nú vit kunuviðgera tað nærri í uttanantsnevndini eg haldi tað er skotið eitt sindur høgt hjá landsverki men tað er tað er gott at vit eisini vit beinanvegin seta pengar av til at fáa dagført vitanar og og sjóuppmerking sum heild tað er sjálvandi frálíkt so tað komu vit koma nærri til akkurát akkurát smálutirnar í í í tí roknistykkinum so endi jakub vestergaard eitt sum sum eg haldi a hann hevur rætt í at tað hevur verið í summum førum tá ið vit hava yvirtikið so er tað va knappli a komin ivamál um hvørt vit skulu gjalda fyri fyri tær førstu ognir teir bygningar sum knýta seg at yvirtøkuni og reglan eg haldi ikki siðð nakað skeivt í hesum reglan hevur verið hvørja ferð eg havi samráðist um yvirtøkur tað havi gjørt ofstani so vevrður sagt jamen tað eri sum jakum vestegard segði yvirtøka við høvdu gødnum taðsum vit yvirtaka uttan kostnað men taka so eisini eina skuld á okkum við sum liggur onkustaðni men tað bleiv tó gjørt eitt undantak og tað er tað sum jakub vestegard sipar til og tað var í sambandi við yvirtøkuna av fólkakirkjuni tí tá vildi danskir myndugleikar at hava

og minnist meg rætt so bleiv eg gjørd og eg var eg varsini harmur um tað tí at kanska h skapa mann a nýtt at nýtt fordømi nú so rindaði mann ein ávísan prís fyri tæir gomlu prestagarðarnar sum eisini allir trongdir til dagføring men tað hevur verið undantaki annars hevur reglan verið yvirtikið túm so yvirtøku við øllum uttan naka milnrokning og tað haldi eg vtsk halda fast við og tað er tað sum er avtala í hesum førinum eg var á fundi við danska ráðharran á økinum mánadagin og teir vóru ógvuliga positivir yvifisi yvirtøkuna og eisini atat vit yvirtaka tað uttan nakað millum rokning og bjóðaðu eisini tað at serliga fyri sjórættin sum hevur umsitin í danmark og partvíst kanska fyri sjóvuppmerkingini at at føroysk starysfólk komu komu at hyggja hvusu teir var arbeit við tí higartil og so framvegis so tað var øgiliga jaligt jaligur fundur har har eingin lepi hongur hongur eftir í hesum øhog yvirtøkan er sett til meira nn eit eitt ár fram í tíðina so tað er tíð til at dagføra bæði lógur og annað sum vit hava viðgjørt øhog tað haldi eg er skilagott so ætlaðe ikkiat líva som partapolitiskur men í hesari heri vanligu argingini um hvør er yvirtikið mest so kann eg gott siga søguliga eg nevndi tað fyri kelle ogholm johannesen men søguliga sæð um tú hugsar hvør hevur verið í samgongu tað yvirtikið her so haldi javnaðarflokkurin eigur metið frá níjanda o átaogfjøruti og sambandsflokkurin eru nokk nummar tvey tí at hesir báðir flokkar vóru í eisini smongu tann fyrsta apríl nítjanhundrað o áttaogfjøruti altso fyri sjeytii fimm árum síðani og tá blivu jú ein røð av av máluum yvirtikin so stóðu hesum listunum altso frá tí degi av men taka vist so hvat er yvirtikið síðan flokkarnir eru stovnaðir so ar so eru tjóðveldsfokkurin sjávandi fremst í talu men men men framsókn er fremst í framsókn er fremst í síðani hav tað stovnar at te yvir tikið hvørj fer hane ver samgongu sum saldvit nolse segði og fólkaflokkurin liggur onkustaðni har ímillum øhog hevur við til nógvar yvirtøkur síðani fólkaflokkur kann ikki takast orsøkinl at fólkaflokurin ikki so nógv frammi í hesum metinum er nokk tí at fólkaflokkuin atkveiddi ímóti heimasýðuslóguini sum eg haldi var púra beint men tað var siga so kunnu teir ikk fáa sso fáa kunnu teir ikki fáa nakan har ogvóru hlduriki samgongu tá tá ið øll tey málini tað tað vóru kanska eini tretivu fjøruti mál sum stóðu á listanum í títanhudra og átaogfjøruti fyrsta apríl fyri sjóat sjenir fimm árum síðani so skuldi hatta verað komimp á pláss so við hesi hesi orðum frú forkvina so skal eg enda og takka fyri viðgerðina og løgmaður sum eigur hetta málið sum sum mál hann eigur yvirtøkumál tekur so orðið aftaná meg takk fyri takk fyri viðmerkingar tann fyrsta frá helga abramsener
er so væl nú blívur hagnar heitast so øgiliga stuttligur hann vil rokna seg frá tí ið flokkurin var
stovnar altso heimasýraslemin kom í gildi fyrsta apríl í áttaogfjøruti i meinir tjóðveldbarsstovnar í mai í áttaogfjøruti so hann kann takka hasum mánaðinum fyri hatta lat tat tað so fara men men meni nei eg nú svaraði pá spurningin hjá mær og tað skal ag takk fyri og so siga han at kort uppmerkng hvør sítt tað er rætt men í uppskotiunums eg vísti til um yvirtøku av sjórætt í tveytúund og nítjan har var tað altso sjóuppmerking sum stóð var yvirtikin sama sum vit nú yvirtaka tað vil siga at at har hongur ikki saman tí tí tí eg spurdi hvat hvør e forkláringin takk fyrignihoydal ger sovælhaldi at helgja ababsen hr
ja tað hevur staðið í har og tað er tað er eitt skeivt heiti
men so vísti hann samstundis til athetta var tað sum lá undir gdu ella hvat also undir undir kortmyndugleikanum í danmark so eg giti eg giti bara tær har at at at at misskiljingin e komin í men hann her rættur tí vist an sendir sjóð pmerking í tí uppskotinum altso hetta hetta málsøkiðsum eitar tjóða uppmerking stendur á listanum yvir málið vit enn iki at tyggja føroyskar hendur og tað er tað vit taka nú meðan hitt varð nevnt sum sumsum kortmyndugleikin tá tað var yvirtikið haldi tað hevði hevði tað heiðtið kortmyndugleiki men sjálvandi er í praksis er tað tjóuppmerking uppi í tí nú hava t ta enn tá fingið gera okkurt verra sum kann kortleggja ala kkara havbótn øheg loynt at koma in af tar vera wikmar vit skuldu bara at siga tað sjálvandi geva vit viðmær loyvi eg púrar kkiat spylja danskar mynduleikar eftir og tað kunnuvit enn betir gera tað hetta er r yvirtikið øh og annars hvat eg siga tað tjóðalsfokvarstovnaður í tólvtu trettanda mai í áttaogfjøruti og eg plagi at siga tað at tjóðveldsfólk skuldu altíð finna onkra søku at eg minn ikkioriga hvast hvusu tað stendur men eina ferð fann mann n onga onga søku sum var beint við sum hann segði hetta var samtykt eg haldi tað var átjan dagar eftir syftunsøkufyri at hava onkra søku við í dagfestingini kalio holm johannesen ger sovælnei altso fyri meg er tað hetta at søguli
dag við við fýrinum runt føroya
tar og við húsunum tí eg havi eg havi hoyrt so nógv um tær vesturi frá hvussu nógv mann legði fyri pápi mín var við til at gera fyrstu brúnnu uma um hólmin til dømis hann hangur leysarlufti av sæð nakrar myndir av tí tá teir bukað tað fast so at teir kundi ganga yvirum tað var ikki til turoristar tá tað var til at fáa atgongd til hólmin og eisini var tað hesar bognarnir tú koyrir niðan fyri at hava útgerðina upp á pláss so eitt lítil stuttlig søga tann sum vímeistarin sum var har hann blagdi at siga í bygdini at hann teir vóru so leingiar úti ofta tvær vikur einsamallur so o kundi tað líka sum tosa tosa fyri seg sjálvan tað var vanligt men tá ið hann fór at diskutera við seg sjálva tá fór hann heim í bygdina afturseg
bát miaunesu fær hesa viðmerkingina tí her her er ein stóra
søga og eisini familjusøga tí tað tað eydnaðist eg eisini at fáa familjur og at byggja hesi húsini til tær familjurnar sum su virkaðu men hetta vóru stórverk sum kkalji joholm johannesen sigur og erlin eidesgarbur inni á tí altso byggiliga altso ódnartøk at fáa bygt bæði teir størru vitanrnar og teir smærru ofta í illa atkomuligum plássum og eg vóni so bara at nú tá it vit fáa ræði í hesum at at vit hava so ikk tikið støðu til tað enn og og akkurát hvør skal hhvør hvør skal umsita tað men men men tá bygningarnir kunnu bæði brúkast til til søvn og til ferðavinnu og endamál og frítíðarendamálið hjá føroyingum altso teir bygningarun sum eftir standa vis ter verða hildnir í góðum standi og tað er rætt at eg haldi húsini úti í mykineshalmi eru eru í vánaligum standi í dag meðan úti á borðinum haldi ag tað tað eru munandi frægari erling eidsgaard ger sovælakfyri
sum eitt kuriosum so kann eg nevna tað
at teir stóru vitanir í føroyum tað er teirra borðini og í agra byrgi teir venda í á landsyning meðan teir lítlu teir venda norðureftir ta vil siga mykines kallurin og tað er ikki uttan grund tað er soleiðis at danskarar kundi sigla trygt upp til koloniuna í norðurhøvum takk fyri høgni hoydal ger so vælja um tað hevur veri ein orsøk til at at mann
gjørdu íløgnar vitanir tað tað veit eg ikki
ki øh hatta var so nýtt fyri mær at at at tð er tað munurer á hvusu tað vendir øhmen men hvussu so nú tá ið vitarnir eisini teir gomlu fáa koma á føroyskar hendur so eg ivist ikki í at vit eisini fara atsíggja tað sum var prýði fyri og við teimum føroysku litunum á og sjálvandi at vit at vit taka fulla ábyrgd av øllum tí sum hevur sigling at gera í føroyum ta einki ligur meira natúrligt tað haldi eg eisini u allir flokkar hava sagt her í dag so so so tað so tað gleði eg meg til síðan er tað annika olsen ger so vælja
takk fyri forkvinna ja tað er hugaligt at vera í tinginum í
hesum døgum nú blokkurin er skorin við hundrað milliónum og tvær yvirtøkur eru longu komnar í tingi tann eina er samtykt nú hava okur so heimildina til at navigera sjóvegis í føroyum ella fáa yvirtikið vitaverki soleiðis at tað gerst lættari eg kundi hugsað mær at spurt høgna hoydal landsstýrismann í vinnumálum nær í tað ber at bera til at navigera sjóvegis nær í málið um yvirtøkuna av loftrúmunum kemur fyri ella hvussu tað gongur við teimum samráðingunumhøgni hoydal ger so væl orfeks ja skal eg svara púra ærliga
ja frá forkvinnuna so
hevði eg vónað at vit eftir skuldu fáa tað uppskot niðan longu hesi tingsetuni men men vit hugsa koma niðan við tí heyst og og tað verða sjálvandi nakað samráðar tað er kanska serliga um hvussu ið hvussu ið heimhildan hjá okkum eru eisini at at lóggeva um og krevja og seta krøv um tað fyri fyri militera ella fyri hernaðarliga ferðslu men vit hava sett pengar á fíggjarlóginum nú til at fyrireika hana og ætla at fáa dugnalig fólk sum hava arbeitt við hesum í ymsum høpum í føroyum vit hava sera sera góð fólk sum eru kennatlettar hvat tað kostar at gera ein radar og umsita loftsúmið og tað fara vit í gongd við ja tann dag í morgin tí nú er fýddur við fíggjarlógum samtykt so tað var tað næstan tí at fáa at fáa ræðið á at so vit nú hava fingið ræðið á undirgrundini á sjónum og á navagerðingini her nú skulu vit eisini upp í loft at fáa ræðið á tíð síðani er tað hendrik ól ger so væl ja takk at tú spyrja um eina hoyddarl
tun teir ætla um tjóðvellið ætlar at
fyrireika eitt til annað hátíðarhald tá ið fýranir eru yvirtiknir tað er útmerkað anlendingur til at skipa fyri eini løru tú nú skal mann hava tveir bilar danskarar klára ikki við at ganga og er eitt sindur trupult at ganga á borðini at koyra á borðini og til nólsoyar hvat skulu so bilararnir brúkast til altso tað sum eg meini við at at havt ein hátíðarhald at eftir sum mann skal brúka fleiri bilar so hevði tað verið so supert hjá sjóvøldina skipað tað saman við verulagslóg nú for eksempel at havt ein hátíðarhald í sambandi við yvirtøkuna av fýrunum tí tað verður væl eitt veldigt stig gerst væl høgni hoydal
til at líka við
hjá landsverki hevur øgiliga nógv ting við sum vit ikki hava sett í uppskotið men tað hava nokk ikki tikið tað við at vit ætlaðu at keypa eina talju og eina góða línu og eina lítla reiggju sum hendriol hendriol kann sita í so heysa vithann upp í í vitandi akraberki so skal hann mála ta bláu strikuna men tað avi eg ikki skriva í etta uppskotið her tí at tað tað ætla vit at ætlð vt at kunngerða seinni so u meðan hennrig hongur hongur har so fara tjóðeldsfarstanar niðri undir ág klappa og ikki bara tjóðveldsfólk eg okni við tað vera framsóknfólk gfólkaflongsfólk samdsfk so tað er at siga tilboð hennrik old við seg um um tað hevur áhugatakk fyri næstur at røða er løgmaðu
turr ger so væl takk fyri frú forkunna
man tíverri komin úr aldrin mann má hava brillurnar við sær á tings røðapall tað hevði gloymt men til viðgerðar eru løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um ræði á málum og málsøkjum og tað er eitt uppskot sum landstýrismaðurin í uttanríkis vinnumálum segði løgmaðurin hevur lagt fram men sjálvt økið tá tað er yvirtikið er eitti eitti vinnumál soleiðis at tað verður landsýrsmaðinutanvíkis vinnumálum sum hevur verið við til at fyrireika hetta uppskotið og sum kemur undan umsitrata tá tað er yvirtikið og tað snýr seg um at yvirtaka sjóuppmerking og vitaverk sum í dag er danskt málsøki og í heilt stuttum tað sum yvirtøkan fevnir um tað stendur í viðmerkingum til lógaruppskotið og tað er atað yvirtøkan fevnir umframt um fýraogtjúgu vitar sum verða rikni frá gomlu lorandi støðini av oyði so fevnir so fevnir yvirtøkan harafturat um onnur sjómerki starvsfólk alla rakstrarútgerð sum er knýtt av vitunum og rakstrarútgerð í d gp sstøðini í bøllureyni føroyskir myndugleikar yvirtaka eisini ábyrgd av avtalum og samstarvinum sum sarsývið millum annað arktisk komkommando mscc og landsverk undir hesum ábyrgdina av teimum uppgávum sum avtalurnar fevna um arbeitt verður frammímóti at bygningarnir sum eru tækknýttir av rakstrinum á vitaverkinum verða latnir føroysku myndugleikum í sambandi við yvirtøkuna av vitaverkinum hetta skal tó leggja fyri fólkatingætsfinansutvalg altso fíggjarnevndina í fólkatinginum tað er ikki gjørt enn men sum landsstýrismaðun eisini er inni á so er altso bendur á at at bygningarnir sjálvandi verða latnir føroyingum í sambandi við yvirtøkuna alt annað vildi kanska vera itt sindur undaligt tí at danskir myndugleikar koma ikki a hava tørv á bygningunum tá ið tá føroyingar hava yvirtikið økið ætlanin er at yvirtøkan skal vera fyrsta juni í tvey túsund og fýraogtjúgu tað er við tí endamáli máskur ava góða tíð at fyrireika yvirtøkuna fáa alt upp á pláss og møguligaat skulu eisini onkrar lógarbroytingar gerast áðrenn sjálv yvirtøkan kemur í gildi øh sjóuppmerking og vitaverk hevur eisini ttilknýti til onnur yvirtikið málsøki sum til dømis trygdá sjónunum øloslógarøkið og eisini sjókort øki sjórætturin er eisini ætteftir hesum ætlan er eisini at yvirtaka sjórættin tað stendur í samgonguskjalinum upprunaliga var ætlanin at gera tað hetta samstundis at fáa sjórættin við í hetta uppskotið men tað er ett sindur meira kompensera við sjórættinum o har eru nógvar altjóða avtalur vit traðkað inní tá vit yvirtaka tað tíer mann valt at bíða til eftir ólavsøku at koma við tí uppskotunum og so eftir ætlan so yvirtekur mann sjórættin samtykkis tei komandi tingsetu og kemu gildi frá einaferð í tvey túsund og

abrabsen var inni á attað var eitt lógaruppskot í tvey túsund og nítjan um at yvirtaka sjórættin at har ið varð nevnt at merking og sjóuppmerking varð yvirtikin eg kann staðfesta hvussue at sjómerking er ikki yvirtikin eg minnist ki heilt prinsis tær viðmerkingarnar í tí uppskotinum sum var í tvey túsund og nítjan men har vórðu oppart tvey uppskot til løgtinginum tvey úsn og nítjan tað eitta eina var at at yvirtaka sjórættin sum nokk segði í viðmerkinum sum helgi abrabsen sigur at sjóuppmerking varð yvirtikin men eg haldi at tað í einum øðrum uppskoti sum eisini var í løgtinginum samstundis um at yvirtaka vitaverkið men tað varð altso ikki yvirtikið og tað hvørga uppskoti bleiv samtykt tí ati tí at nøkur mál lógu eftir løgtinginum tá ð løgtingið fór í summarferi og væl varð útskrivað nakað seinni so sjóvurmerking er ikki yvirtikið men eg kanni saman við mínum embaðsfólkum greiða nærri frá tí

íhoyringar verða í uttanlantsnevndini um akkurát hvat stóð í viðmerkinu til ta uppskotið um hví tað stóð so tað stóð kostnaðurin av yvirtøkuni er tíverri tekur tað soleiðis eit sindur trupult at meta um tí at cøphart trirrelsen sigur at yvirtøkan ella tey rinda í dag tríggjar komma fimmoghálvfjerðs milliónir til økið tað er tað tey brúka upp á tað ella í tvey túsund og nítjan so tað er nokk nakað hægri í dag meðan landsverk sigur at tey meta tá tað kemur at kosta átta komma átta milliónir krónur meni skal eg meta um tað so vil eg siga at tað virkar okkurt av tí sum landsverk setur er sett nokk so høgt og spurningurin r eisini um okkurt er neyðugt at hava við so alt annað líka so rokni eg við at kostnaðurin liggur onkrastaðnis ímillum tríggjar komma fimmoghálvfjerðs og átta kommá átta milliónir krónur og tað skulu vit so kanna ha nærri í samband viðfíggjarlóg og seta tæir pengarnar av sum skulu setast av til heftar her men tað sigur seg sjálvt at mann skal hava gott er væl hálva játtan í tvey túsund og fýraogtjúgu tí tað rá fyrsta juni mitt í árinum man eg yvirtekur ta og so fulla játtan í tvey túsund og fimmogtjúgu

lítil yvirtøka men ein yvirtøka sum kanska siga at tað er ein sjálvfylgja at tað er á føroyskum hondum alt tað sum hevur við sjógvin at gera í føroyum bæði sjókort sum vit tóku yvirtóku í tvey túsund og átjan sjálvandi skulu vit føroyingar umsita tað og tað sama tá tað kemur til sjóuppmerking og vitaverk og eisini sjórættin sum fer at koma seinni so vónandi verður tað eitt samt løgting sum fer at taka undir við hesum uppskotinum frú forkvinna takk
so hatta má hava verið eygleið talað ja tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið í hesum mánum og løgtingsmál tjúgu tveyogtjúgu verður nú beint í uttanlandsnevndini vit fara víðari í dagsskránni í dag og vit eru komin til punkt átta á skránni í dag og tað er løgtingsmál fimmuhálfems tjúgu tveyogveyogtjúgu uppskot til løgtingslógin broyting í løgstovum afturbergað útreistin til filmframleiðslu og tað snýr seg um broyttað og fíggingarleiðst og lógartøkniligar rættingar og eg skal byrja um framsøgufólk fyri javnaðarflokkin uni holm johannesen fyri sambandsflokkin rósa samuelsen fyri fólkaflokkin árnir skóli fyri tjóðveldi annika olsen fyri framsókn karla tergarsson og fyri miðflokkin steffan klein poulsen og fyrstur at røða verður uni holm johannesen ger so væl takk fyri frú

ger so vælkvinnan ja tað er lógaruppskot um afturbering av
útreiðslur til filmsfleiðslu í føroyum eg haldi undanfarni røðari hevði eina øgiliga góttu upplegg um hvat tað innibar hvat ið ætlanin var við lógaruppskotunum tað siga tað at tað sum verður framleitt í føroyum har verða fimmogtjúgu prosent av útreiðslurni sum er hildinar í føroyum afturborðnar um umsøkjarin lýkr ær treytirnar fyri at fáa afturbering afturberingin er í mesta lagi fimm milliónir krónur tó umso er at tað er játtanin á fíggjarlógini so kann tað kanska gerast meir eg eri ótrúliga fegin um hetta lógaruppskotið og sum undanfarnu røðarar so kom hann nokk so nógv inn á trom hvat ið trom hevur gjørt við okkum sum samfelag eg kann fortelja eina stuttliga ein at eg var á tað va iki kanska ikki so stuttligt í tí støðuni sum a vera í men eg var á eina skaðastovu niðri í kolding og í býrúminum har beint har var trom á skíggjanum og tað var ótrúliga áhugavert at síggja tann áhugan sum tey fólkini høvdu sum vóru á staðnum har at fylgja við filminum og at hoyraðu ta umrøðuna sum var um filmin og tað gjørdi ikki sórt tat var eitt sinur ta snraheit og hjartað síggja hetta er nakað sum vit í føroyum eisini kunn vara við til sjálvt um filmurin ikki er føroyskur men so er hann gjørdur úr føroyum við føroyskum rithøvundum vit kunnu eisini síggja tann filmurin sum beiv gjørdur sum verður bygdur upp á eina søgn umfulifangarin í gásadali tað er eisini eini rættiliga áhugaverdur filmur og eg kann ikki lata vera við at siga at eghev gott hugsað mær tað at mann hevði tikið einan ein annan vinkul av søgum ella mytum ella sagnus sum varð lýstar í føroyum um til dømis filmin barbara har barbarar verður gjørd tiltað mann siga tað er tann øvnt at damaan og hon hevi lagt so so nógvir menn og jamen eit ikki hvat ilt og ónt mann kann siga um hana men veruleikin er hann akað heilt annar og vit hava eina eina rættiliga dugnaliga damu sum er í miðvági liklin lakstrafoss sum situr ositur og skrivarar um beintú beint nú tað fyrsta bókin er komin út tann næsta er á veg h tað hevu ver ótrúliga áhugavert at fingið tann rætta vinkulin á tí filmunum ella eftir søguni heldur enn eina útspilling av kvinnum og visti mann hyggur eftirkvinnunu søguni sum heild so hava kvinnurnar uppi borið nakað nógv meir enn at bara verða útspiltar tí at tæir torað at siga sína meining at hava eina meining og at vera marikantar og at verja seg sjálvan í førinum hjá barbar var miraaleys aktidama sum dámdi væl mannfólk og eg legðitair og sovorðnakka veruleikin var ikki tann veruleikin var ein sum passaði væl upp á sær sjálvan og setti krøv men at teir menninir sum úti eftir henni teir ikki teirsum ikki fingu av teir teir sum koyrdu haturs søgurnar um hani so at tað hevði verið ein dreymur hjá mær at fingið tannta søguna um beintu í sæð í filmi við føroyskum sjónleikarum tí vit hava eisini ómetaliga nógvir dugnaligir sjónleikarar í føroyum tað er enki ivaðust í at ferðavinnan hjá okkum hevur nógv at siga fyri okkara samfelag men filmsframleiðslan hevur líka nógv at siga og tí tað gevur jú eisini tað at tú fært tildrekt upp aftur nógv meira fólk kanska upp á ein annan máta og eisini tað at tú fært ein aðra síðu av samfelagssøguni hjá okkum eg kannikki lata vera við at nevna ta søguna sum alzet olsen hevði í kringvarpinum fyri ein tí sín tað var hálgar á saltnesi at hesin er maðurin sum ikki kundi seta búgv og tí hann átti einki hann var ein maður sum vildi nakað um kundi seta kong skák mát og set hann up á pláss og hann kemur heim aftur til føroyar við einum ríkisdømi sum onnur bara kundu missa unnu honnum

heldur enn tað at mann sigur hvat er tað sum ger tað at fólk reisast og og og vilja vísa tað virðið sum tey hava í veruleikanum og tað er ein góð máti at gera tað eisini við við filmi og og eisini tað at bæði tað vit sjálvi fáa eina aðra síðu at síggja hvat er veruleikin og heldur enn hvat ið er søga ger eisini tað atferðafólk aðrastaðni frá kunna koma til okkara samfelag og fáa nakað rættiligani gott og øðrvísi og dygdargott at síggja tí at tað er einki at ivast í at tað er egvet ikuman skal siga brúka eitt sterkt orð at siga atso hyg eftir til

johannesen altso ata her nakað sum allir skulspælarar ella vilja speglissar í og vit vilja gjarna hava ein ein ein sovorðnan ein sovoðnan profil og viivist onga løtu um vit hava fleiri av teimum aitt ein sovorðin profili varð staðsett í føroyum og gjørdu filmarnr í føroyum altso vit vit kunnu bara bara vilja so tatað er eitt gottátak at siga tað at vit vilja gera nakað fíggjarligar geva at geva eitt íkast til a til rásarúm soleðis at tað ber til atfóta sær betur tá ið tað kemur til filmsvinnu í føroyum so at tað er eingi at tað ivast í at sambandsflokkurin vil geva hesum uppskotinum eina rættiliga ina góða viðgerð og at vit vilja taka undir við hesum her upskotinum til frama fyri alt føroya fólk takk fyritakk
ja takk fyri fyri forspinnina ja mær dámdi væl hugleiðin
pingina hjá rósu samuelsen um kvinnurnar í okkara søgu nú nevndi hon beinti sum tíverri ogu fingið orði illa beinta men søgan sigur okkum tey sum s hava granskað í tí nú at hon var ikki so illa vorðin hon var bæði sterk og hon var skilagóður hon hevði stýr á bæði húsi og heimi og øllm tí sum hartil hoyrdi men spurningur er hvør fortelur søgurnar hvør eigur naknina til at fortelja søgurnar okur hava aðrar sagt nøkur hava annikudímun sum eisini fekk eina eina vanlæknu so her er nokk av tilfarið at fara inn hjá framleiðarnum til at fortelja eina nýggja søgu um tí føroysku kvinnuna sum í tann mun er rættiligandi sterk og sum eisini verður við til at bora hetta samfelagið so tað kann eisini vera ein upplagdur møguleiki hjá teimum finn framleiðaranm at fortelja eina nýggja søgu um føroysku kvinnurnar rósa samuelsen ger so væl takk fyri
forkvinna ja tað er einki ivast í at
atein sovorðin kvinna og fleiri aðrar sum sum beinta tær hava eg haldi tær hava krav upp á at fáa uppreist tí atbeinta var ikki ónd hon var sterk kon var klók om vót dugnalig og tá ið hon so flutti til til sandavágs at búgva tá undirvísti hon børnunum og hon gav mansiga hon tók sær av teimum sum ikki høvdu tað gott og millum annað kann eg leggja afturat at hon er jú grivin í hon og maðurin eru grivin í forkirkjuni í sandavági so at jú vit hava eisini brúk fyri at fáa uppreistur kvinnurnar og í serligani hugsi eg tí at at at filmurin um barbarið lýsir ein annað vinkul sum er so negativur og keðiligur haldi eg sum kvinna atakkurát tað fer at nevna eitt dømi at beinta u hevur krav upp á at fáa uppreist so at ja takk fyri takk fyri næstur at røða verður orni skóli
ger so væl takk fyri frú forkvinna ja tað sum vit við
gera er eitt uppskot um broyting í løgtingslóg um afturbering av útreiðslum til filmsframleiðslu í føroyum

sum er eitt vinnulógaruppskot vit tosa um eina vinnu

undanfarni røðarar báðir hava verið inni á kanska tí eitt sindur romantiska vinklunum tá ið tað kemur til hesa vinnuna og sjálvandi skal tað vera pláss fyri tí eisini eg hugsi at øgiliga stórur munur á hvussu vit viðgera og fara við vinnum vit fara at viðgera vinnuni aftur í morgin og tá fara vit at viðgera um vit skulu taka hálvtrýss ella hundrað prosent av tí sum teir fortjena í landskassan og her viðgera vithvussu nógv ella um vit skulu geva hesari vinnuni fimmogtjúgu prosent av øllum teimum útreiðslunum sum hon hevur í afturbering so so tað er øgiliga stórur munur á hvussu vithvussu vit fara við øvinnum o ymiskum vinnum og í prinsippinum er tað í fínasta í ordan vit eiga at fara ymiskt við við vinnum

men eg haldi at tað eru nøkur prinsippur sum vit vit skulu halda fast við tá ið vit velja at stuðla vinnum so haldi eg at fyri tað fyrsta so eiga vit at hava eitt endamál við tí stuðlunum tað eigur at verða definera hvat tað er vit ætla okkum at uppnáá við tí stuðlunum sum vit lata og tað eiga vit at gera tí at vit eiga at seta eitt sólsetur á ta lógina sum gevur stuðul soleiðis at tá ið vit hava uppnátt tað sum vit ætlaðu okkum at uppnáa við tí stuðlunum sum vit lata tá ið vit hava uppnátt tað so eiga vit at gevast at stuðula so so tað er prinsipp nummar eitt at vit eiga at hava sólsetir á stuðulsskipanin sum vit seta á vinnu tí annars kann tað blíva nakað sum blívur eitt ævunligt gonguverk og og tað haldi eg ikki vit eru so øgiliga væl tænt við

nummar tvey prinsipp sum tá ið eg lesi hetta ígjøgnum eri ikki so øgiliga álvurligur við her ger mann eina lóg sum hevur eina lógarfesta skyldu at afturrinda ein ávísan part av einar útreiðslu men tað er einki krav um at hetta skal standa avtaíhøvda í lógarfest so pljøðist ikkiat standa á fíggjarlóginum tað vil siga at nú kunnu vit fáa eina útreiðslu í einum rokskapara einum fíggjarári sum ikki stendur á á fíggjarlógini tað vil siga hon er skyld so vit fáa kanska fimm ætlanir næsta ár summar eru øgiliga stórar tí at herblóðin sigur so at hon er begrensað til fimm milliónir per so so vist tað vóru fimm so var tað fimmogtjúgu milliónir sum vit kanska skuldu betalt út og sum vit vita so ertað sum er sett á fíggjarlógina nú tvær milliónir vit hava onga trygd fyri at at vit hava kontrol á hvussu nógvar pengar hetta blívur til tað haldi eg er eitt prinsipp sum er eitt sindur farligt at fara inn á

áhugavert við føroyskum filmi og viðurkenni at tað fyri okkum hevur eitt øgiliga høgt virði at føroyski ella filmar verða gjørdir um føroysk forhold og í føroyskum umhvørvið og koma út í verð tí tað eksponerar okkum tað fortelur hvørji vit eru og tað fortil kanska eisini okkum hvørji vit eru viðhvørt kanska er tað gott tá ið okkurt kritiskt verður gjørt tað tað setir spurnarteking við okkum sjálvi tað er gott tað tað ereitt gott endamál men eg haldi at tá mann snakkar um vinnuskipanir so skal mann ansa eftir at mann ikki gevur bara ein blankukekk uttan at hava sett sett sær eitt greitt mál hvat tað er mann ætlar við tí sum hann ger

fyrstu røðaran uni holm joghannesen hann var inni á hetta her inni á hesini her at filmur ella teir sum fingu henda heiðurin fyri at va gjørt trom vóru øgiliga glaðir fyri at vit nú hava viðurkent film sum vinnu og tað fegnist eg eisini um eg fegnist um at vit eru komin har til og eg vóni at hetta umhvørvið fer at mennast vóni eisini at vit fáa fleiri verkætlanir sum veruliga kunnu kanska eisini blíva kassasokseðir har sum tað veruliga blívur vinna sum gevur yvirskot gevur pengar tað vóni eg men men eg hopi eisini at tað verður soleiðis at at vit ikki bara lata upp og so lata tað vera inn á skrúvu sum ong endarnir ongan enda hevur

tað eru fleiri fleiri ting at spyrja um í sambandi við hetta og tað fari eg sjálvandi at gera so takk fyri frú forkvina
ja takk fyri nú eru verkætlanar

onsen skip
við skipansmiðstuðli tað er ein skipan har sum peningur skal setast av á fíggjarlógini men eg veit gott at hann hevur verið praktiseraður soleiðis at ná mann kemur úti í hálvt ár ella ca soleiðis og so sær hvat er í gongd so er mann komin í tingið við eini eykajáttan soleiðis at mann hevur klárað at dekka tær útreiðslurnar sum eru av tí skipanini men har hevur mann nevniliga tað prinsippið at tað skulu setast pengar av á fíggjarlógini til tað sum mann ætlar at brúka tað árið og tað er nevniliga tað sum mann ikki ger í hesum uppskotinum her fer mann inn og gevur ein blanku kekk upp til fimm milliónir fyri hvørja verkætlan og tá mann so kemur oman fyri fimm milliónir so kann mann fara aftur í tingið og biðja um meir til ein návitsur verkætlan tað vil ikki at her er ein blankur kekkur sum fylgir við upp til fimm milliónir tá er hingskipan øðrvísi dagssíðan er tað hanna jensen ein viðmerking ger so væl
takk fyri frú forkvinna nú eru ognir skólur
sjálvur í verkseti og og kennir heilt víst til hvat verður gjørt fyri meira spírandi vinnur ella ella peri ferðavinnur bæði í føroyum og aðrastaðni og sum eg havi skilt so er hetta lógaruppskotið í stóran mun við gjørt við íblástri í hvussu mann ger til dømis í íslandi so tað er veri áhugavert at at vita akkur sum hvar markið gongur fyri nær mann líkasum hjálpir einari vinnu á veg hvat ið fór burtur úr tí hann var sjálvur inni á tí viðvíkjandi profilering og so altso hvat eru vansarnir og man líka líka gjarna hvat er fyrimunir við at vit hjálpa hesi vinnuni á veg og og hvar ganga mørkini ja takk fyri frú forkvinna orna skóli ger sovæltakk fyri frú forkvinna ja nettupp
tað sum hanma jensen er inni á
at tað er fínasta í ordan og og vit skulu tá ið tað eru vinnur har sum vit síggja potensialið í at vit kunnu kunnu fáa nakar burturúr teimum vinnunum at tær kunnu vera við til at styrkja okkum tær kunnu vera við til at menna okkara vinnulív so er tað fínasta í ordan at fara inn og brúka pengar upp á tað nú nú nevni eg tað aftur eg leggingsi íta eitt eitt stað har sum eg haldi absolutt vit átti at brúkt pengar tað er at útvikla reyðaætis fiskaríið í føroyum har fer ein milliard gjøgnum bankarennina hvørt ár sum vit kunnu fáa fatur í tað vita vit men at stuðla hesari vinnuni er fínasta í ordan men eg haldi at vit áttu at sett okkum eitt mál ella vit áttu at sett upp hvat er endamálið nær røkka við tí soleiðis at vit kunnu seta eitt sólsetur á eina stuðulsskipan og hon ikki bara sleppur at koyra í allar æður jasta anikuolsen fyra viðmerking
ja takk fyri harra formaður ja eg kundi hg
hugsað mær at spurt odna skoli nú er hann nokk nókk inni á at her at heta er ein stuðulsskipan om man má hava eftirlit við at t tað ikki bara koyrir um mann fær nóg nógv burturúr teimum verkætlanum sum eru eg kundi hugsað mær at spurt orna skoli um hann særr fyri sær at mann ikki kann fáa nógvar inntøkur burturúr tí at mann ger í film í føroyum atútlendskur filmsframleiðar koma her við einum stórum liði har mann bæði etur og keypir og alt tað vleid sum er av einari sovornari vinnu at tað kann generera rættiliga fitt av inntøkum til tað føroyska samfelagið at mann eisini hevur tann inntøkupartin við tá mann hyggur upp á eina sovna lóggávu ja takk ger so væl otnarskoli takk fyri harrar formaður

og tað er heilt greitt at mann vilja stuðla hesari vinnuni kanska fær ella fær avleiddar effektir av tí sum soleiðis sum annika olsen sigur at mann fær men spurningin sum eg seti er bara hvussu leingi skal mann gera tað hvar er greinsa nær nær skal ella hvussu leingi skal mann blíva við at koyra pengar inn í eina vinnu fyri at halda hana flótandi fyri at siga at hon skal vera til er tað í allar ævir ella skal tað vera eitt mark onkrastaðnar har sum hann sigur nú hava vit nú eru vit komin á mál við tí sum vit ætla okkum at uppnáa við at gera hesa lóggávuna og tað er bara har sum eg eri tað er púra rætt at at tað at stuðla er kann vera gott vera fornuftigt í summum perjóm ella í einari perjóm tað takið undir við ja takk mestrarøða tað verður annika olsen
ger so væl ja takk fyri harra formaður
ja okur viðgera lóggávu um afturbering til filmsgerð í føroyum tann góða søgan spælir ein stóran leiklut hjá menniskjanum tvørtur um tíð lond mentan uttan søgur vildi menniskja vera ófrælst og verið litleyst og doy út segði kendi rithøvundurin karin bliksen okur kenna hana eina best fyri skaldsøguna ten aferikansku farm sum síðani bleiv filmsgjørdur til mítt afrika og hon greiðir víðari frá at ok r hava tørv á at siga søgur greiða frá okkum sjálvum og onnur og greiða frá tí okur uppliva fata og kanska ikki fata hetta megnaði hon so meistarliga og ikki undarligt at bók hennara bleiv gjørd til film filmur er søgur søgur og menniskjur samanspælið millum menniskjur fatanir av hvørjum øðrum samleika mentan ja alt lívið og lívspektrið okur síggja og okur læra okur síggja og okur undrast og kveikjast og mennast sum menniskjur ígjøgnum filmin áðrenn okur fingu fyrstu filmsframsýningarnar í føroyum so varð tað sjónleikurin ið setti dagsskránna og varð hann eins og hann framvegis er ein týðandi mentanarberi og eisini fyri at styrkja føroyska málið millum fyrstu sjónleikirnar í føroyum teljast veðurføst eftir súsanni heleni pæturson sum er fyrsti sjónisjónleikur í føroyum frá átjan hundrað og níggjuogfýrs og gunnar havreki eftir rasmus fersø í fyrstu ferð varð leiktur í sjónleikarahúsinum í átjan hundrað og níggjuogfýrs í søgutilfari lesa okur at fólk ið vóru til sýningina av gunnar havrekan blivu illa fyri onkur svímaði tá ið marmennon koma úr havinum og tók í bátin við gunnari og manning hansara eins og tað var skelkandi frá áskoðarafjøldina við gunnari havreka var tað eisini skelkandi at síggja fyrstu filmarnar á løriti tá fólk rýmdu úr salinum tí tey hildu at tokið kom út úr løritinum tað var trupult hjá fólki at skyna á hvat var veruleiki og hvat var fiktión sjálv verið uppvaksin í vági har okur av sum ein av fáu bygdunum í føroyum hevði biograf ig eg havi verið um fimm seks ára aldur tá ið fyrstu ferð var í biograf við mammu míni eg minnist enn luktin bláu litirnar tey lyftu børnini á vegginum tann serliga brúna ísin sum eg tann dagin í dag minnist smakkin av og ikki minst tær farsionerandi myndirnar á lørøtinum fasionerandi og hugtakandi alt í senn soleiðis er filmur hugtakandi fangandi og falsionerandi í dag er filmurin ikki bert ein uppliving men eisini ein vinna okur sum land kunna njóta gott av hagstovan ger so nógv áhugaverd hagtøl og hon hevur millum annað eisini eitt fínt yvirlit yvir filmar í føroyum og í teimum trimum biografunum so vórðu tað tvey hundrað og trettan frumsýningar av útlendskum filmum í tvey túsund og einogtjúgu meðan fimm sýningar vóru av føroyskum filmi hetta haldi at okur eiga at venda og bøta um og tí er uppskotið hjá landsstýrismannunum so kærkomið ov týdningarmikið filmssúsið varð sett á stovn í tvey túsund og seytjan til tess at standa odda fyri at førleikar venna filmsumhvørvið og at menna filmsgerð filmsmentan og filmsvinnu í føroyum saman við agurksendingunum geytanum arbeiða num við klippfisk og sovíðari so hava hesi gjørt eitt fantastiskt arbeiði fyri føroyskan film at filmur sum skapandi vinna og saman við ferðavinnuni kann gerast eitt rættiliga stórt íkast fyri føroyska búskapin er lítið at ivast í fólk tyskja í dag til kallin fer at síggja gravsteinum hjá james bond og nú hevur petur pan eisini funnið sína ynskioyggj í føroyum og so spurningur bara kafframtíðn fer at bjóða men okur skulu ikki gloyma spýrarnar í føroyska filmsumhvørvinum pionerarnar sum hava lagt lunnar undir føroyskan film atlantricrapsete dreymar við havi trom ikki illa meint hjá andreas høganes um entá vann kanal pluss avordprísum fyri besta stuttfilmum í kann hærdist tann nýggja filmin nú fyri kortini eru latin úr hondum bara fer at taka nakrar úr rúgvuni eg fegnist stórligani um uppskotið hjá landsstýrismannum í vinnumálunum om filmsafturberingina sum fer at gera tað lættari hjá føroyskum mframleiðarum at skaffa pening til film tá ið møguleikin er har og ikki at tað skal vera neyðugt at fara ígjøgnum eina tunga politiska tilgongd við fíggjarlóg og eykajáttan og so framvegis men tá ið ið møguleikinum er har so kann landið stuðla føroyskum filmum við upp til fimm miliónum krónum ella fimmogtjúgu prosent av einari samlaðari verkætlan er talan um eina størri upphædd er sum møguleiki eisini at fáa hetta á fíggjarlógina eg haldi at hetta er eitt risafeg tað røttu leiðina fyri føroyskari filmsvinnu og eitt týðandi stig og eitt nýtt vinnubein fyri føroyska samfelagið og skal landsstýrismaðurin í vinnumálum høgni hoydal hava stórt rósuppiborðið fyri hetta filmur sum skapandi vinna ferð nú veruliga tryggar karmar at virka undir og eg feksnist samstundis eisini um at landstýriskvinnan í mentamálum siguri stenberg hevu skotið upp at hækka játtanina til føroyska filmsframleiðslu við okkara fjøllum dølum vøtnum bjørgum eiga okur eina serstaka kolissu at bjóða fram til altjóða og heimlagar framleiðar av filmi føroyar eru vorðnar eitt neyðerland htú playsanord fyri at taka nýggja filmin um pederpan ið hevur fleiri kolessur úr føroyum mykines risan og kellingina og trælanípuna hesin filmurin er enntá við føroyskari fyritøku tekt tó nógv v f ð sum arbeiddu við teimum visuellu effektunum harra formaður mangt er broytt síðani fyrstu sjónleikirnir og síðani fyrstu filmarnir vórðu sýndir í føroyum føroyskur filmur hevur ment seg nógv seinastu árini og altjóða filmsverðin dystini og holvwudd hava longu fingið eyguni upp fyri ynskjilandinum føroyar og nú er eisini eftir at føroyar eru til reiðar at lofta avbjóðingunum við nýggju filmsafturberingini takk fyri harra formaður
takk fyri harra formaður anikaolsen er
eg vinji eisini her at hon gleðist um at tað eru spírar í filmsvinnuni tað eru nýggir nýggja átøk og hon fegnast um hetta her at filmsvinnan er eitt bein afturat at standa á mín spurningur er hvussu leingi eru filmsfólk spírar og hvussu leingi eigur landskassin at vera partur av fíggingini av at gera film í føroyum takk fyri tær takk gerst vælanko hálvsem ja
takk fyri harra formaður ja takk til allan
skóli fyri spurningjum eg hugsi at føroyskt filmsvenna skal fáa høvi at fóta sær áðrenn okkum byrja at seta avmarkingar eg haldi at okkum eru á einum øgiliga ikki á byrjanarstøðiti at okkum hava eina drúgva søgu men eg haldi at okkum skulu at geva filmsframleiðar møguleikar fyri at at vísa hvat fyri møguleikar eru í føroyskari filmframleiðslu áðrenn okur byrja at at diskutera um at seta avmarkingar eg eri ógvuliga spent upp á tær tí eg hugsi at her verða nógvar avleiddar fyrimunir við at fáa filmgjørdan í føroyum bæði við tænastuvinnuni ferðavinnuni og annað so eg síggi fyri mær at tað eru fimm milliónar sum mann kanska játtar á fíggjarlógini tað verða kanska tjúgu milliónir tá ið avtornar tá ið filmurin er liðugur við øllum teimum tí avlætta virkseminum sum sum kann spyrjast burturúr so eg haldi at eg skal lata hesa vinnuna sleppa at fóta sær áðrenn okkurt seta avmarkingar takk fyri tú takk so er næsta røða
karla trecerssun ger so væl takk fyri harra formaður
ja til viðgerðar dag er uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um afturbering av útreiðslum til filmsframleiðslu í føroyum

er ein lóg sum poul mikkelsen legði fyri tingi av fyrstan tíð triðja novembur tvey túsund og seytjan tá hann var landsstýrismaður í uttaníkisogvinnumálaráðog som sáddi hetta fræið av fyrstan tíð og vælhi vur spýra mann kann ikki siga annan tí næstan er tað dagliga vit hoyra ella lesa um onkran film sendirøð ella hfilmar sum føroyingar ella føroyar hava fingur við í spælinum og á remsa alt upp her fari eg ikki at gera tað verður sum við jlaheilsunum eingin nevndir eingin gloymdir

sum sagt væl var sátt afturi í tvey túsund og seytjan tí hta hetta lítla fræið sum varð sett niður í ein lítlan urtapott hevur nú váksið seg stórt so stórt at at hesin lítli urtaplátturin er blivin ov lítil og nú má plantast um um vit vilja um vit vilja vaksa hesa vinnuna meira so tað er tað vit viðgera í dag tað er bara spurningurin hvussu stóri skal hesin potturin vera ella skulu vit fara yvir til eina krukku tað er deiligt at sleppa at tjúkla um hesa spírandi listaligu vinnu

hjá mær serliga tí tað er ikki nøkur list sum liggur mær persónliga nærmas nærri enn leiklistin eg dugi ikki at syngja ikki at spæla ljaðføri ikki at mála skriva ella ynskja men havi tó staðið á palli og spælt onkran áhugaleik og kapparekt men sum fíggjarliga ábyrgdarfullur politikari má mann eisini taka tær kritisku brillurnar á sum tað stendur í viðmerkingum skipanin við afturbering verður broytt soleiðis at umsøkjarir sum líka treytirnar fyri afturbering av útreiðslunum sum verða hildnar í føroyum altíð fær afturborið fimmogtjúgu prosent av hesum útreiðslunum afturberingn tó í mesta lagi fimm milliónir tað merkir at vissu verkætlanin er upp á tjúgu milliónir so eru altíð fimm milliónir bara aftur og um eg skilji uppskotið rætt so er tað allar verkætlanir sum lúka treytirnar hetta árið sum hava rætt til afturbering tað vil skjótt siga at vit skjótt skuldu koma til at tað er ein og tvær og tríggjar og nógvar ferð ennar fimm milliónir á einum á einum fíggjarári men tað stendur gottnar í uppskotinum at í seinasta lagi fimtanda august á hvørjum ári ger filmsfilmhúsi eina skikkara metan av verkætlanum sum væntast at koma í komandi fíggjarári som fíggjarmálaráðið landsstýrisfólkið á økinum hevur eina hilling av hvussu nógv skal setast av á komandi fíggjarlóg men tað kann blíva ein útforning at finna pengarnar um tað eru nógvar og stórar verkætlanir liggja føroyar framman og víðari stendur at afturberingin kann fara upp um fimm milliónir um umtað er eina verkætlan sum er størri og visuvt ímynna okkum at ein filmsverkætlan í fleiri hundrað milliónir á klassanum kemur til føroyar ja so verður kanska eitt sindur ringt at finna pengarnar og kanska sum onkur annar hevur ført fram her árni skoli halvar kanska áttu vit kanska at sett saulsetur á so vit hava eitt sindur stýrað so hetta ikki rennur fíggjarliga frá okkum hetta økið hevur ikki fingið stóra fíggjarliga rúmd á farnu fíggjarlógum og ja hví kann mann spyrja nokk tí tað hevur nokk ikki verið nóg stórt fíggjarlig rúm yvirhøvur om mann hevur valt at raðfest onnur øki til dømis vórðu bara tvey hundrað túsund settar av á upprunaliga fíggjarlógar uppskotnum fyri tvey túsund og trýogtjúgu men dømis a fíggjarlógin kom aftur úr fíggjarnevndini vórðu ein komma seks millión eyka sett upp á til eina ítøkiliga verkætlan verkætlan sum skuld takast upp í suður í mai juni nú viski eg kanska í so negativur men vónandi uttangrund

eg veit at tað sum verður veittí afturbering at okkurt kemur aftur í landskassan sum lønarskattur emveg og annað eg veit eisini at tað er ein treyt at minsta lagi fimmogtjúgu prosent av fíggjarætlanin fyri framleiðslur í føroyum skal vera útlendsk fígging so hetta dregur eisini útlendskar pengar til føroyar men eg kundi hugsað mær at sæð eitt roknistykki upp á hvussu og áleið hvussu nógv av hesum fer aftur í landskassan so ella so sum fyrr sagt so er filmsvinnan eitt hjartabarn hjá framsókn tað vóru viðt sum plantaði a tað træið av fyrstan tíð

planurin var at játtanin skuldi vaksa stigvíst so o plantast skuldi um so hvørt so líðandi í eini størri og størri urtapottar so vit vilja sjálvandi ikki rykkja hetsa endan spíran upp við raud vit vildu gera alt fyri at hon fær eina stóra góða krukku við nógvari og væl tigaðari mold so hon kann vaksa seg stóran og bera frukt sum kann seljast so hon einaferð kann gevas pengar til sítt sjálvs og til landið takk
formaður ja tað var áhugavert at hoyra karl
látt herkarsson hugleiða og fyri ikki at fara í nýalt at tekniska um um sólsetur og ikki so tær bara spyrja hann um hvat er tað akkurát sum leiklistin kann hvat er tað serliga við henni tí hon sum er rótin í tí sum allir sín lógarkarmurin og sín posin av pengum sum vit tosa um snýr seg um takk fyri harra formaður

a sum eg kanska onkur legði merki til so havi eg kanska staðið á palli onkurnar sum eg nevndi fyrr har altso tað er fantastiskt at hyggja eftir sjónleiki men tað er nógv nógv nógv stuttligari og nógv meir gevandi at spæla so at tað útað tað tær relatiónir tú fært ímillum fólk sum tú barnvísi ikki er saman við stór og lág høgsum breið altso so at up á ein anna máta áhugaleikur hetta her helta er tað professionelt lítið men áhugaleikurin í føroyum hann er mínari verð fær for lítið tí hann gevur ræðuliga nógv meira út í tað føroyska samfelagið upp á tann mátan av sosialum kapitalumja takk sor ta orni skoli ger so væl

bara ein spurning til karla tærgason gjøgnum formannin framsókn hevur verið nógv frammi við hesum at vit skulu ansa eftir at okkara fíggjarlitti virksemi eru burðardygd ella at og tær at tað er skilít í tí ikki tí at hetta er filmur men tí filmur er fínt endamál men hvussu gevur tað meining at vit fara inn at stuðla eini vinnu við fimmogtjúgu prosentum av útreiðslunum meðan vit samstundis hava eitt arbeiðsloysi sum er næstan einki null komma átta prosent haldi eg havi lisið seinast hangur tað vinnuliga serliga væl saman takk fyri ja takk ger so væl hvat er tað frekara sonn ja mann kann venda og
treyða og seta ting upp móti hvørjum øðrum henda øðrum handan við
vit stuðla so ræðiliga nógvasens í føroyum vit stuðu eisini fiskivinnuni og halda lív í heimaflotanum í mínari verð sum partin óneyðugt og tað er að sum tú sigur mangla upp á arbeiðspi ápí á landi tað er øgiliga viktigt at vit hava vinnulív sum hevur nógv beina at standa á hetta er ein ein spírandi vinna lat okkum tjúkla eitt sindur meira um hana sum klárar at standa sjálv takk fyrija takk so næst a røða tað verður steffan klein
poulsen ger so væl
mín fyrsti spurningur er hvat hvat er endamálið hvat er tað við sum vit fáa burturúr hesum stuðulinum

eitt sum eg síggja mær leggur dent á tað er menning av sjálvar filmsvinnuni í føroyum tí har verðar settar nakrar treytir í lógini til at fáa henda stuðulin um at mann skal menna listarliga vitan í føroyum tøkniliga vitan og og annars førleikar í filmsvinnuni og og tað fara meg at hugsa um sum sum fleiri onnur hava nevnt filmin trom sum ja kanska heur givið okkum nakað av reklámu fostilli mær mest í norðurlondum men men sum kanska hevur verið við til at ment filmsvinna rættliga nógv tí hetta vera fóratt so stórt filmsprosjekt í mun til hvat annars verður gjørt í føroyum men eitt annað er nevniga hetta her við við reklamu at vitseta føroyar á heimskorti ígjøgnum filmar og tá kom eg eisini í tankan um teir filmarnir sum eg eri longu eru nevndir øjames bond ló teimb tú deið tað hevur sanniliga verið ein rekulama fyri føroyar um um allan heimin øhspurninguin er hvørja menning vit fingu her á landi tað eru faktiskt ikki greiður yvir tí at teir hava jú ikki fingið stuðul og hevur heldur iki veri nøkrur treyta um at mann skal brúka føroysku filmsvinnuna men tað var ein ella er ein filmur sum havr havt eina bilettinnkjening á sjey hundrað og fýraoghálvfjerðs milliónir dollarar tað ereitt rættiliga stórt belop og tað tað vísi bara ell pparametrar upá hvussu nógv fólk hava sæð hendan filmin øhmen tá var tað ikki neyðugt við stuðuli tað var ikki neyðugt við stuðli fyri at tildrekkja james bond til til føroyar

ein filmur sum kemur í biografarnir her í apríl tað er petrepan og tað er ein tað er ein dystinefilmur og tað er dystinanfilmarn er rættiliga populerur og aftur har fáa vit nógvar reklamu kann hugsast men har var heldur eingin stuðul altu tð var ikki nógvur stuðul sm skuldi til fyr at til trekkja petrepan so hetta her við at við at fáa eitt sindur av p r ella eitt sindur av reklamu fyri føroyar tað soleiðis sum eg síggi upá tað so er tað ikki neyðugt við einari endiliga við einari stuðulsskipan tað er kanska meir en tann fyrri parturin tað er við at menna okkara egnu filmsvinnu øsum sum hetta her hetta her hjálpir uppá og og tað er jú nettup tær treytirnar umann setir í lógina til tað øh harra formaður soa hyggja et líta sindur nærri at lógini so sum fyrsta hyggja at upphæddini so er tað jú hasi fimmogtjúgu prosentini av einari verkætlan sum mann kann fáa tó maks fimm milliónir altso tað er tað sum mann kann fáa soleiðis pær automatikk vist mann lýkur treytirnar og tað svarar til eina verkætlan sum sum kostar tjúgu miliónir so kann mann fáa hasar her fimm milliónar øhfær mann upp um tær fimm miliónirnar so er tað treytað av játtan á fíggjarlógini g tað er eg veit ikkium vit hava nakra slíka skipan tí at neðan egat hugsai um hetta her sso skilja hetta faktiskt um eina hybridskipan vit tær fyrstu fimm milliónirnar verða lógarbundnar treytað av am mann at fylgir hesum her men tað sum omanfyri fimm miliónir tað eru treytað av játtan og tað tað minnir meira um at stuðulsjáttan so eg veit ikki hvat kemur at standa á hasari kontoini um hon verður lógarbundin e ella ella sum tað verar stuðulsjáttan tí at man bæði siga at mann fær per atematikk men samstundis er tað treytað av játtan at treytað av at tað er nokk at játta vist mann fer upp um tað so tað tað tað virkar sum

asu bæði játtanarsløgini susum smelta saman lógarbundið og og stuðulsjáttan soleiðis sum eg eg síggi upp á tað beint nú og hví fimmogtjúgu prosent eg eg havi ætlaðntí at hugsað at mann fær mvigi afturborið men tá tú fært fimmogtjúgu rosent afturborið so er tað meira enn mvigi tí emvig e er jú bara tá tú lagt fimmogtúgu rosent omane so er tað jú bara tjúgu prosent av av øog men tað kemur nokk av tí at mann mann ikski ú at kappast við onnur lond við at tiltrekkja filmsprosjektir henda veg og og onkur sigur at ísland er tað okkara størsti kappingarneytið kanska tá tað kemur til hetta her og teir hava nemiliga talið fimmogtjúgu prosent og munurin á okkum o íslandi er at vit seta eitt loft á fimm milliónir meðan tað sumeg havi guglað meg til er øllumførum tað at íslendigar einki loft hava tað er altso fimmogtjúgu prosent av av tí sum man einaferð prosjekti einaferð kostar

men tað er so ætlað til filmar heimildarfilmar og so framvegis og ikki ikki lýsingar ogtíðindi og annað við hesum treytunum um at mann mennir føroyska vinnu og tað sum r eisini tað sum er halda áhugavert tað er hvat tað kemur at kosta tær fíggjarligu avleiðingara

mann hevr gjørt tað soleiðis at filmshúsið skal gera eina meting av hvussu nógvar verkætlanir mann kann vænta verða framdær komandi ár til dømis so so út frá tí ger mann eina meting av av fíggjarlógini men landsstýrið hevur annars ikki gjørt nakra meting av hvat tað kann hvat tað kann væntast at kosta undir fíggjarlagir fíggjarligar avleiðingar av hesum her lesa vit bara um at tað er filmshúsið sum kemur at meta um men tað tykist ikki um mann hevur nakra følðing við um um vit skulu forvænta tíggju miliónir um árið ella tretivu ella hálvtrýss ella ella hvar it koma at lenda tað haldi eg er rættilia ávert at at fáa at vitað og so vilsu vit taka fyri hetta árið tvey túsund og trýogtjúgu so sigur mann í uppskotinum at í fíggjarlógini fyri tvey túsun ogtrýogtjúgu er ætlanin at biðja um hægri játtan til endamálið men tað sum mannhevr biðið um játtan til tað er til eina einstaka verkætlan øhog eg minnist ikki hvussu tann filmurin eitur men men tað er so ein stuðul up á eina komma seks milliónir tað er bara ein einstak verkætlan men hendan lógin kemur gildi frá fyrsta oktobur og sjálvandi tað eru tað er tað eru tríggjar mánaðar eftir men kann tað ikki væntast at at onkur fer at lúga hesar treytirnar og kanska seta filmsprosekt í gongd t tað skal meir játtast til hetta árið eisini so eg haldi at má øllumførn royna at fáa greiða hvat hvat ta kann væntas so at koma at kosta generelt og og eisini fyrri í ár tí henda skipanin kemur longu í gildi ár til seinast so ja altso fyri at tríva í hinar røðurnar so haldi eg at øll samgonguumboðini hava bara verið positivar yvir fyri hesum her men orni skoli hevði ein rættiliga áhugaverdan vinkul við og tað er við at nú seta vit aftur eina stuðulsskipan í gongd og her er eingin sólsetur á og eg eri ikki heilt ósamdur í at tað er absolutt nakað mann mann kundi havt við tí at sum vit hava viðgjørt fyri nøkrur heilt fam viku síðani so hava vit sett eina rúgvu av stuðulsskipani í gongd til alt millum himmaligjørð uttan nakrar sólsetir og og so standa vit nú og diskutera um um hesar skipanir raka so ræðiliga rætt í dag í mun til ta tíðina tæir bleiva setthar í gongd og og tað er ræðiliga ringt politiskt ofta at fara at pilka við sær stuðulsskipanir hinvegin so kann tað hugsast at hetta er ein skipan sum komin feri at vera tí at eg hugsi eisini um umfastskipanina har mann vil makkja onnur lond í mun til av tiltrekkja feløg til til at skráseta seg her í føroyum og spurningurin er so um mann við hesum filmsstuðlunum ætlar at makkja ísland ella hvør tað nú skal vera í alla framtíð og um tað verður fimmogtjúgu prosent í allar framtíði ella ikki tað tað vita vit ikki menmen eru nøkur prinsipiell ting og og tað kann hugsast at hendan skipanin kanska er komin fyri at vera og tað haldi at tað er viktigt at vit gera okkum greitt hvat tað kemur at kosta okkum og um vit vilja kjalda tann prísin men hetta er eitt áhugvert uppskot og og vónandi nú hava vit ikki umboð í vinnunevndini men vónandi blíva vit klókari upp á um ikki annað hvat hetta kann væntast at kosta okkum takk fyri harra formaður

tefan klein poulsen inni á nøkrum filmum sum hann metti ikki fáa stuðul tað er sjálvandi í sentrinum fyri filmi at teir bleiv gjørdir so tað er uppbygt yvir øgiliga langa tíð men so haldi eg at tann nokk eisini veit at teir norðurlendsku filmarnir í stóran mun faktiskt eisini enn vera stuðlaðir og mann sær tað í teimum skandinavisku filmunum at har eru treytir við at pengarnir fylgja ta sið onkur sviði skal spæla við onkur dani skal spæla við so sum púrasta uttan stuðul er tann meira altjóða filmsvinnan neyvan har er hatta er nokk so áhugavert a fara nærri inn í men hetta við at at landið altíð skal stuðla fult í játtaninum sum tað hevur tað tað kenni mann ikki frá bygdasøvnum í bókastøvninum har er ein upphædd smekka á og so søkja kommunur og og og fáa intil pengarnir eru uppi so tað er sletkiki ókent taa bara viðmerking til tað tað hevur landið ofta gjørt fyrr takk fyri harra formaðurja takk ger so væl stefan klein polsen
nei til tað síðsta for mær tað er tað er slett ikki ókent
ment og tað sum eg bara roynd vísa á er at tað virka sum mamman plandar tvey ting saman til til somu stuðulsskipan mann sigur bæði tað at øll fáa sum lúka treytirnar tó upp til fimm miliónir og so hoppar mann yvir til tað at ókey er nakað eftir ella játta vit nokk so kann mann fáa meir altsu mann plandar tvey ting saman men men tað er púra rætt at tað eru fleiri játtanir at millum annað eisini stuðul til útoyggj so seta vit eina millión av til har og fimm miliónir onkra aðra játtan og og so vsu vissu hon er upprøgt jamen so so er ikki meira at koma eftir ta tað er tað er púra vanligt men tað sum eg royndi at vísa á við við hesum stórum filmunum var at altso í dag fáa vit vyklámu ígjøgnum nakrar stórar filmar og har síggi ikki endiliga at tað eru tað eru stuðulsskipanir sum sum hava verið neyðugar fyri at fáa tær reklamuna men men út frá tí so lesi eg tað sum at mann ynskir at menna filmsvinnuna tað ikki endiliga ferefoin je um mann kemur kanska at áa eitt sindur meir reklamur men vit fáa rættiliga stórar reklamur sum er í dagja takk so er tað helgi abrabsen ger suvæl
sað ara formaður eg meini at jarnes bondfilmurin fekk stuðul í
føroyum tær uppskøkturar blivur gjørdar her og nú vórðu ísland nevnt og tá ið trom var upp á tal tá var ei lanssýrismaður tá koma á fund við meg og og spurdi um vit n um tað var møguleika at fára stuðul í føroyum annars bleiv tað tikið upp í íslandi tað var upp á tal og eg fór landsstýrisfund og spurdinguum um fekk umtøkur fyri at játta pengar og tað fekk eg ikki millum annað frá flokkin hjá steffan klein poulsen tí mundi tað farið til íslands men men so bleiv so so var tað løgtingið millum annað andstøðan eisini sum kom við og tí bleiv tað tikið upp í føroyum so so tí ar tað tí er tað mann brúkar ísland sum og og grundgeving fyri at ma ikki vildi stuðla tíð í landsstýrinum tað var innihaldið altso tað sum mann fór mann fór inn í innihaldið av filminum og setti treytir har og og og taðtað er sjávandi aftur ein annan vandi vistman ú politiskt skal fara at áseta hvat menn vilt hava filmarnir handla um takk fyrijatakk ger so væl stefan klein polsen
ja tað er ta kann væl her eg fari púra skeiv
før við at siga geypast móti eg at bara hugsa geras bónd ikki fekk stuðul men taðhevu kanska verið áðrenn eg sjálvur kom upp í politikk at man hevur játtað tann stuðulin og ja hitt er so hitt er kanska eina onn diskusión ella eitt annað kriteriu visti an vilsi mann vil seta treytir til innihaldið menferi at koma aftur til hesi fimmogtjúgu prosentini og og tað sum tað kemur at kosta so ja vit vit makkja íslendaran við hesum her men og tí men eg haldi eg haldi um at ikki seta hesa sólsetuna sum sum orni skolver inni á so haldi um ikki annað tað er gott at vit hava eitt loft tí at tað kann blíva rættiliga válsomt vissu onkur kika prosjektir koma her og og futta hundrað tals milliónir av eg veit ikki um tað er tað sumhann er klárir til longu nú men hetta er øll førum ein byrjan ja takk so hava okur
besta røðara tú tað verður so landsstýrismaðurin í vindimálinum høgni høgtal sum fikk møguleika til at koma til orðana ger so væl árfarmaður
eg havi verið rættiliga íblástur og eisini upplýstur av teimum framsøgu røðunum vera hava sum hava lývst bæði søguna og týdningin av av filmi sum sum list og sum vinnu øhog eisini tann tað søguna filmur hevur í føroyum yvirhøvur frá tí fyrstu færð filmur varð vístur og á ymiskum bygdum í vági sum anika olsen nevndi var eg eisinihen fyr biograf hjá jøgnum olsen øh og annars haldi í framsøgufólkini hava lýst tað øgiliga væl hvat liggur í hesum her uppskotunum eisini tey framsøgufólk sum hava verið atfinningarsom móti tí sum liggur uppskotum og eg fari at siga tað fyri at svara tí beinanvegin at hetta uppskotið er sum rætt varð sagt atað pál mikkesen leyga fram fyrstu ferð og tað hevur longu skapt hetta heta her llógaruppskot um afturbering til fráfilmsramleiðslu í føroyum vær lagt fram pál mikkesen tvey túsund g seytjan og tað hevur so havttýdning haldi bæði ítøkiliga og og sum vilja til at at stuðla filmi sum vinnum og eg sigi sum eg haldi eitt av framsøgug fólkunmu segði at eg fari kki at nevna nøvn her men tað er tað er filmssøgan í føroyum í síðstu árini hevur verið hevur verið sum gosfjøll av kreativum og dugnaligum filmfólki sum hava framleitt filmur í føroyum og saman við øðrum í altjóða verkætlanum og so framvegis um munurin ímillum hettar uppskotið og tað uppskotið sum bleiv samtykt í tvey túsund og seytjan tað er at í hesum førinum verður sagt at vit binda okkum við hesari lógini tavlsa hetta her ein glógarbundin líknandi skipan at tá ið filmsverkætlanir eru á skránni so kunnu vit siga ja men lúkatit treytirnar fáa tit fimmogtjúgu prosent av teimum útreiðslunum av verkætlanini sum tit brúka í føroyum afturkomnar tavsað kann got vera ein verkætlan sum kostar tvey hundrað milliónir men framleiðslan í føroyum er tjúgu

hesum er at siga at tey dugnaligu filmfólkini sum royna at fáa verkætlanir til føroya og tær eru tað er ein vaksandi áhugi øh tey kunnu siga me tit fáa tað við tey koma um tet koma til føroya fer fer tann samlaða nýtslan av peningi í sambandi verkætlanina upp um tjúgu milliónir í føroyum so mugu vit kortini koma í løgtingið til tess at játta tað sum fer upp um fimm milliónir men tú fært altíð tað so tað er ein g haldi at orna skoli var inni á tí og partvíst steffan klein poulsen at at tað er ein skipan sum sum bindur okkum fíggjarliga og so er tað tað vit skulu sjálvandi seta rættar tað merkir ikki tað at vit ikki koyra at koyrata á fíggjarlógina vit skuldu seta tað á fíggjarlógnið men men sum aðrarj á logarbón v játtanin kemur hend so nakað árini so mugu vit broyta tað við eykajáttaninm o øðrum og fáa

so á hvørjum ári skal so skal so filmshúsið gevokum eina metingum hvat metir mann kemur inn av umsóknum og hvat metir mann tær umsóknirnar eru í upphæddum soleiðis at vit á teimum komandi fíggjarlógnum kunnu seta eitt realistiskt tal men tað kann altso vardiera so tað er rætt ø men eg haldi tað er alneyðugt og sum fleiri framsøgufólkar vera inni á at vit hava hesa skipanina tí tað verða víst til íslands o íslandis hevur hesa skipanina har kann mann enntá fara longru upp upp til fimmogtretivu prosent og øll onnur norðarlond ogrannalondum hjokkum hava eisini skipanirnar so tað er eisini ein spurningur um at at kunna vera við í kappingini um at fáa filmsverthavna til føroya so tað er tað sum uppskotið snýr seg um tað er tað sum er broytingin umframt nakrar nágreiningar og ásetinin veður sjálvandi varðveitt um at at treytirkum setast við nevnig at tað skuldu verða tað skal vera føroysk førleikamenning øroysk føroysk føroysk mál føroysk mentan í filminum tílíkt allar tær treytirnar kunnu verða settar sum tær verða settar higartil øog eg haldi á allan hátt at tað er ein skilagóð skipan men hon hevur altst tann vansan at tær kunnu útreislurnar kunnu varera og tað er sikkru um at raka rættur tí man setir á fíggjarlógina tá árið byrjar tað er tað er støðan men við hesum kannmann altso fara ol inn og gera avtalur um hesar verkætlanina og orsøkin til at tað er rætt tað haldi eg fleiri fleiri framsøgu fólk hava verið so væl inni á

uni holm johannesen nevndi hetta her við at at tá ið tron fekk virðisløn hvussu fegin tey vóru meira viðurkend sum vinna og hetta er partur av politikkinum fyri skapandi vinnu rósa samalsen nevndi søguna um beint nú ta ta stóra faingið og mangi sum liggur í at framleiða filmin í føroyum eisini út frá føroyskum føroyskari søgu føroyskari mentan odni skoli segi hata tað var munur á vinnunum eg skalikki viðmerkja sær øgiliga nógv men men hetta her er hetta er ikki ein stuðul beinleiðis heta er ein afturberingarskipan sum er treytað av at tær koma sjeyti fimm prosent meira enn tað tú gevur inn til landið til tess at fáa stuðulin og hetta er ikki ein vinna sum er avmarkað har bara nøkur fá sleppat framleiða film tykist so at landssýrismaðurin skal siga at tú sleppur fram tær a finm tú sleppur ikki so so ja tað er munur á vinnum og orne skóli segðitað eisinitað og tað skal vera munur á á vinnunum og hannskeytr upp at mo kunna hava sólsetisásetingar á slíkum skipanum og ansa eftir at man kki misa búskaparliga ella fíggjarliga tamarhaldi tað skilji eg væl eg haldi tó ikki a e rætt at koyra sólsetisáseting á hesa lógina endiliga tí sum sagt hesar hava verið í galdandi leingi í hinum londunum ogætla vit at vera við í kappingini um at fáa føroyska filmsvinnumentað við at traga verkætlanin við útlendskari fígging til okkum so haldi eg vit mugu sum fyrstu treyt hava hava í minsta lag somu treytir umframt aðrar fyrimunir vit hava í føroyum við at tað er tað er lætt at koma í samband við alt tað føroyska samfelagið tá tú kemur at gera film í føroyum og tað er stutt millum altar partar og lutir skulu era við eina filmspartan tað er eitt stór fyrimunir hjá føroyingum í kappingini uttan iva øh men sum sagt til odna skáli tat hetta kemur at standa fíggjarlógini taðer bara ikki altíð tilat raka rætt í tí tú setur á fíggjarlógina tá ið hon verðu løgd fram tí tað kann variera gjøgnum árið um tilsøgnirnar eru givnar og so eru vit so eru vit skyldu at rinda tað

anika olsen nevndi hetta har við við søguni hjá filmi filmur er jú søga tað er tað er tað tað er so samleikaskapandi og og samfelagsskapandi sum sum listagrein øhog eg kan bara skveita upp í tá honn tosar sum biografarnir sum eg havi lisið meg til so var fyrstu biografur í føroyum taðn fyrsta sum fór fór at at hava biograf í føroyum tað var altso undangongumaðuin ólavur á heyðin í vestmanna nítjan hundrað og sjey nøkur fá ár seinni senda so vísara til tildiga á bø í havn og síðani hava eisini fleiri fólk framleitt film í føroyum sum mann sum eg kom undir kavi seinni sum eg havi lisið meg til so vórðu tað so var julis høgnussen erá oyndarfirði og ingvald olsen er havn nakar temum yrstu sum tóku longru longu filmsbrot upp í samband við msær vitjanin á tínligt so tað er ein langgreiður søga men hvat hvat so støðan nú ja støgan hjá føroyskari filmsvinnu og tí sum liggur aftan fyri hetta hetta er jú ikki tí at landsstýrismaðurin ella politiska skipanin gjørt tað søgan um føroyska list og filmsvinnu er sum øll søga í føroyum har vit hava ment okkum og har vit hava skapt tað sum vit eru allarbest við og sum okkum dýrmetast í dag tað er komið tí vit hava nakrar eldsálur sum hava tikið seg saman í felag fyri at virða og virðisøkja okkara egna okkara egna tilfeingi í menniskjum og náttúru og vinnu og list í máli og tað hevur so seinni skapt ta stóra um vit sum um vit sum politisk skipan ella samfelag megnað at tjúkkla um tað og ikki forða fyri tí tað er søgan um føroyska filmsvinnu og mær nýtist ikki at siga tingfólki at uppi í filmsvinnuni sum fleiri hava nevnt so so hava vit ú alla alla sjónleikarlistina vit hava sniðgeving vit hava tónleik vit hava ritlist myndlist og filmssøga sum heild ella at at skapa søgu við filmi vit hava alla tænastuveitingar vit hava flutning vit hava fakfólk ugførleikar sum jevir hin parturin av øllum framstigun í føroyum tí e táð vit eisini sígja okursu ein part av heiminum menna okkara førleikar í samstarvi við onnur fara úti í heim og draga heimin til okkara og alt hetta ger filmsvinnan umframt tað at eg meti á filmsvinnuna sum vinnuna og sum list er so ómetaliga týdningarmikil í at røkka tí málinum sjált um vit ofta tosa um útlendskar verkætlanir fyri at vit kunnu fáa framleitt meira tilfar sum hevur røtur í føroyum og gjarna við føroyskum máli í sum ger tað at okkara føroyska mál kann mennast í núnútímans talgilda og altjóðagjørda heiminum so í øllum teimum metingum vit kunnu gera av hvønn týdning hetta kann hava ikki bara hetta men tað alt tað sum vit gera fyri mentan og list í hesum førunum fyri filmslist og film sum vinnu so haldi eg vit fáa bara fyrimunir burtur úr tí vinnuliga mentanarliga málsliga í okkara útsýni og og okkara meting av okum sjálvum og okkara førleikum og og og tilfeingi so tískil frú forkvinna so so er i sera fegin um tær um tær framsøgurøður ið verði hava eg haldi tær vera ómetaliga vínskygdar og vóni at kunna svara ivaspurningum í í vinnunevndini tá tað kemur til viðgerðar soleiðis at vit kunnu taka hetta stigið eisini ella vit kunnu sum politikarar í hesum førunum aftur vera ikki ein forðing men at slag av einum einari ljósmóður fyri nøkrum sum eldsálir og dugnalig fólk longur rammanundan hava skapt summi í allari mentanarlist í føroyum øtakk fyri men her eru viðmerkingar úti salinum og
tann fyrsti a viðmerkja er steffan klein poulsen ger so væl ja frú forkvina nú er tað púra greitt
ti hesum uppskotnum at lúvkoman treytirnar so fær mann hesar fimm milliónirnar útgávurnar givið av verkætlan yvir á tjúgu miliónir ella meir men hvat hvat ger landsstýrismaðurin um hann fær eina umbøn upp á hálvtrýss milliónir hvat hvat hvat ger hann so og næsta spurningir er hvat hvat ætlar landsstýrismaðurin at seta av á fíggjarlógini visufilmshúsið siga at tað er tíggju verkætlanir ganga hantað so bara við fimm ella set mann eisini upp fyri at vorka at vit ynskja eisini at fáa størri prosjektir sum sum kostau meira en hasar fimm miliónir hvat hvussu ætlar mann fyriathaldast til tann protematikkin ja takk fyri so er tað røðarin høgni hoydal

kemur tað eina umsókn og ein ír verkætlan har mann ætlar at brúka hálvtrýss milliónir í føroyum tá kann eð gotveraen verkætlan sum eru nógv dýrari men vit tosaultso um afturbering av teimum útreiðsuni verða brúkt tar í føroyum har treytir er við at tú skalt brúka føroyskar førleikar og fólk og og søgur og náttúru og mentan og annað tílíkt so esoeiðis verða tað fyrsta svarið verður ja tit fáa í hvussu eru fimm milliónir altso upp til tjúgu milliónir av tí og so ið eg sagt var tann týdningarmikin verkætlan so eri eg fari niðan tingi og spurt skulu vit eisini játta meir hesi dømini hda íslandi nýligani og akkurát sama orðaskifti vit hava her fór fram við íslendska altingin fyri ein tíð síðani men har var eingin yvir tey søgdu sjálvandi gera við tað tí at hetta gevur jú hetta gevur jú fimmoghálvfjerðs prosent aðrar pengar inn til hetta hetta mennir allar okkara vinnu og marknaðir føroyinga á landinum alt tað sum vit etta gevust nógv annað so taðy eg gjørt men markið er sett her fyri at vit altíð kunnu siga javnt it fáa upp til fimm milliónir vest ai mær ein verk ætamb hálvtrýss milliónir men er tað meira so kunnu it fara niðan tingibiðji um tað tað hevði verið avleiðingin av hesum og tað er tað sum liggur í uppskotinum ja takk fyri og tann næsti a viðmerk

nú var steffan klein poulsen eit sindur inni á tí sum eg hugsaði men kanska ein spurning afturat er tað kann høgni hoydal siga meir ella siga okkum um tað er ein ovara greinsa er tað er tað soleiðis at landsstýrið hviði sagt at vit vilja stuðla filmsvinnum við hundrað milliónum ella hálvtrýss milliónum ella hevur mann hevur mann nakað loft fyri hvar mann vil fara við hesari stuðulsskipanini vit vit vita jú at tað eru eisini milliardarprosjektir í hesum hesari vinnuni ja takk fyri so er tað røðarin landsstýrismaðurin ger sovæl
nei tað er einki ovara loft í tí sum
í tí sum mann í teoriini kundi úrkoyldi vistu tað eru verkætlanir sum allar eru undir tjúgu milliónir tá koma tí at tú lá meg siga tá koma tjúgu ella fimmogtjúgu upp á eitt ár eitt sindur tú ert tetiskur spurningur men nei tað er ikki lofta tí men men stefan klein postur spurgur tú um tað og áttin skálin var inni á tí á fíggjarlógini hvørt ár skulu vit gera eina meting hvar roknaðar vit við fer at koma inn á umsóknum og eina tosað um at hvørja fimm milliónir hetta er altso eintróðsvegur tá ið hon er brúktur av føroyum vit hava akkurát nú játtað stuðul til ein film hjá sækari í stóra sum er tikin upp í suðuroyum og har er landsins partur eina komma seks milliónirog so kunnu sjálvi rokna hvat samlaða virksemið í føroyum á tí er so tað verður meg nei tað svarið er greitt til á tann skólin nei vit hava ikki nakað ovari lofta so í teoriini vit eru nógvar smærverkætlanir sum allar eru undir at brúka brúka tjúgu milliónir í teirum verkætlanum so kann tað gott vera eitt rættið høgtal ja takk fyri og tann næstu røðari
er bjørt samuelsen ger so væl takk fyri
frú forkvinna orsøkin til at eg velji at taka orðið í hesum málinum er at eg haldi ati vit við hesum uppskotunum gera eitt skarðslop í mun til at menna tað undirstøðukervi sum skal vera undir føroyskum filmi um vit ynskja at føroyskur filmur veruliga skal gerast ein vinna í føroyum men eg haldi eisini frú forkvinna at tað er sera sera umráðandi at tá ið vit nú gera hetta stóra lopið fyri afturbering fyri fyri útlends felag sum koma til føroya gerast film at vit so ikki gloyma at menna føroyskan film í føroyum hendan játtanin onkur er kalla tað ein stuðul tað er tað í veruleikanum ikki het er eina afturbering av pengum sum verða brúktur tú skalt dokumentera at tú kemur til føroyar at brúka pengar sum sjálvandi ikki annars ikki hav verið brúktur í føroyum tí mest sannlíkt hevði eg tann framleiðsla farið fram í ein av teimum grannalondunum sum hava minst líka góðar stuðulsskipani ella í veruleikanum í dag nógv betri stuðulsskipani enn vit hava til føroyskan film men tá tá tað snýr seg um at framleiða film í føroyum øll tey nógoum eg ramsaði upp nú føroyskar dygdarfilmar sum eru gjørdir tey síðstu tíggjuogtjúgu árini so hevði eg ikki havt nókk við hesari talu tíðini g skuldu ganga hana við rættiliga nógv tey filmsfólkini liva eina ógvuliga ógvuliga pasómliga og harða tilveri um tey ynskja sær at liva av at framleiða film og eg haldi at taðhevur verið at felagst politiskt mál líka síðan tann kontan sum sirur stenberg umsitur í dag sum jensarana umsæt undir seinast samgongu og sum skiftandi landsstýrisfólk hava umsitið sum er til framleiðslu av føroyskum filmi í hesum fíggjarlógaruppskotunum verður tann kontan hækkað við fimm hundrað túsund sund nú er komin upp á fýra milliónir tað vil siga at tá ir vit komin áleið ein triðing av tí sum filmsgrunnurin sum vit ofta kalla teimum sum veruleikanum er ein játtan undir landsstýrisfólkinum átti at verið um vit høvdu somu umstøður fyri heimaframleiðslu av filmi sum onnur lond hava hesi tingini eiga at ganga hond í hond og tí skal ein staðilig áheitan vera frá mær til landsstýriskvinnuna í mentamálum at filmsjáttanin undir mentamálaráðnum hækkar eisini næsta ár og øll tey árinni henda samgongan situr og til tann sum kemur aftan á siðri stenberg at viðkomandi heldur fram við at hækka inntil vit koma upp á ta støðið sum sum vit halda t vit eiga at liggja skal mann hava rímiligar stuðulsskipanir til føroyskan eg haldi at tað er ógvuliga sterkt at tið verða ein felags semja um hetta her tað hevur svingað í millum mann játtaði trý hundrað túsund o onkuntíð fýra hundrað túsund tað eina árið var ein stór øking soteg haldi tað var ein komma fimm ella ein komma sjey milliónir tað árið men annars hevdta gingið øgiliga spakuligt nú eru vit so komin á fýra hví vil eg hava film hví haldi at film hevur so stóran týdning vinnupolitiskt er tað sera sera týdningarmikið mál sum serliga tá ið vit tosa um tær kreativu vinnurnar og at fylgja upp upp á álitið um kreativar vinnur sum bleiv gjørt fyri nógvum árum síðani og har eg haldi vit hava gjørt nógv fyri at seta gongd á bæði tónleikaútflutning og filmsvinnu men vit mugu vera nógv meir ambitiøs vit mugu hava ein ein eina menningarætlan fyri film við nøkrum greiðum málum bæði fyri útbúgving fyri menningarfilmi fyri at skapa størv kring landið og fyri at tryggja at førleikamenning altíð verur í føroyum tá ið ið hesi her filmsfeløgini koma til føroyar at framleiða film tað liggur øgiliga nógv eftir annað enn bara pengar sum koma inn til lønir og tænastur sum skulu keypast sum skulu dokumenterast við t fáa afturberingina av hasum fjórðinginum men tað skal eisini liggja ein førleikamenning og tað skulu vit eisini onkursvegna kunna meta um og og kunna seta orð á um nøkur ár og siga hetta fingu vit afturfyri hesa afturberingina tað haldi er sera sera umráðandi og har havi eg hug at vísa til tað løgtingsmálið sum eitur hundrað og átjan tjúgu einogtjúgu sum snúði seg um at gera eina menningarætlan fyri filmsvinnuna útbúgvingarmøguleikar innan fyri film at mann fær alla vifna av teimum tingunum sum skuldu til fyri at vit veruliga í framtíðini kundu kalla okkum eitt filmsland eg haldi serliga gleðiligt nú etron verðu nevnt vit kundu nevnt so øgiliga nógvar aðrar framleiðslur men helgi abramsen nevndi tað so væl har tóku vit nógvtak andstøðan og og samgongan í løgtinginum saman við tí landsstýrismanninum sum sat tá helga abramsen at fáa økt hesa játtanina við afturberingzustrom fyrsta sisong fyrstu partur kundi framleiðast í føroyam tað hevði eg annars ikki hent so tað er púra púra vist og tí haldi at mann skal hugsa um hetta sum at heta ereint máti at draga framleiðslur til føroyar og eg haldi sum nevnt at tað ereitt skarvslop at vit gera eitt stórtslop eins og skarvurin tá ið hann loypur út og upp og kava djúpt fyri filmsframleiðslu men hetta er ikki nóg mikið at hetta er fyrsta stigið í kanska at at koma nógv longri ella eitt stórt stig afturat í at koma legv longri frú forkvina hetta málið liggur meir ógvuliga næra hjartað og av tí at allir flokkar so ella so í øllum førum bæði samgongu andstøðu í fleiri samgongum ella í fleiri skeiðum hava staðir saman um at menna undstøðukervir fyri føroyskan film so vóni eg at vit fara at síggja nógvar positivar broytingar eisini árini sum koma takk fyri ja takk fyri og tað er ein viðmerking út
kjalinum annika olsen ger so væl ja takk fyri tað er eingin ivi um at
bjørt samelsen hevur sligið eitt stórt slag fyri føroyska føroyskan film og føroyska filmframleiðslu og tað umhvørvið sum sum har er tá mann tosar um ferðavinnu so tosa ki ofta um vinnuferðavinnu hetta her við at tað skal vera sosialt fíggjarliga og umhvørvsliga burðardygt og har í tað sosiala aspektið er hetta her við vitanardeiling netverk vitanarspjaðing at tú fær nakað av vitan sum liggur eftir seg eisini í landinum ofta tá mann tosar um akkurát hesar her geirarnar so er tað ofta manglandi hagtøl hvat fáa okur burtur úr tí nú nú hugsi eg kanska meira um tað fíggjarliga at mann kann fáa nøkur neyv hagtøl upp á hvat liggur eftir í tí føroyska samfelagnum av avladdum virksemi og inntøkum harfrá eg trúgvi at tað kundi verið øgiliga áhugavert so eg trúgvi at tað er rættiligani fitt upphædd sum liggur eftir í tí føroyska samfelagnum men ofta so gitð okurtakk fyri
so er tað røðarin afturbiður samuelsen ger so væl ja eg eri púra samd við tingkvinnuni
og uttan samanbering annars so er eitt prinsipp her sum líkist nokk so nógv fast har er tað ein skattaafturbering fyri kann mann siga skrásetingar sum av skipum sum kanska annars at vera í øðrum londum har hevur mann onkur ár gjørt sovorðnar útrokningar har mann er mett um hvat er so tað avleitað virksemið sum mann sigur seg vinna upp á tær sum annars ikki hevði verið tað átti mann nokk at havt við allar sovorðnar skipanir har mann hevur afturberingfáa vit tað førleikamenning vit ynskja liggur tað eftir sum mann ætlar seg víðari tað trúgvi vit at gera og tí haldi eg eisini at mann skal gera sær menningartlan sum er øgiliga greiður mun tá ið málini mást seta sær sum allan kann máta hava vit náttmálunum og hava vit gjørt nokk fyri at koma har til annars kundi eg líka hugsað mær at nevnt mál og mentan altso hetta er við málið filmsmáliðføroyar hava kanska heimsmeti í at geva út bøkur tað er fantastiskt men tey ungu í dag og okkara børn og so víðari tað er og ógvuliga avmarkað hvat tey lesa í bókum í mun til hvat tey eru á netinum so víðari og vit skulu eisini hugsa um film og menning av føroyskum málið í mun til film tað er eisini sera umráðandi takk fyri frá fólkumja takk fyri og tann næsti av røða
táð er erling eiteescaard takk fyri
ø eg mátti líka taka orðið tí ati tað er hetaher við afturbering avútreiðslunum til filmsframleiðslu at at mann snakkar um at mann kann lata at mann letur fimmogtjúgu prosent aftur og og tað verður har eru nokk so nógv skeptisisma haldi eg umeftar at tað færtað er tað er at gara for nógv út kanska meni har er eitt loft á sum eitur fimm milliónir tað er tað eina og og tá altso lat okum siga at onkur brúkar tíggju milliónir upp á filmum í føroyum so er tað so tvær ein hálvan millión sum okur bera aftur og av teimum tíggju milliónum sum verða brúktar í føroyum har endar ein stórur partur í landskassanm eg dugi ikki at síggja nakran vanda í at hava eina sovorna skipan serliga ikki tá ið grannalondini hava tað og mann harvið kann gera s kappingarføran okur hava so nógvar aðrar stuðulsskipanir og so eru tað eisini blívið snakkað nok so nógv um heta her við at okur skula hava sólvsetur á og og og at mann sær akkurát sum trøll a alljósum degi men okur hava aðrar skipanir sum ikki hava sólsetur á okur hava okur hava havt forlogt tilfeingisgjald í nógv ár okur hava havt forlgt tøkugjald í nógv ár heimaflotin fyrr amakrelstuðul og flakavirkini fáa fisk lóggivnan um føroyskan kaikant fastskipanin hava okur eisini har er ikki sólsetur av nøkrum av hasum har men tá mann snakkar um ein eina filmseina afturbering til filmsídnaðin sum er evarka pinkulíti hann er næstan ikki eksisterandi hann beginnur at hann liggur úr statvek í einum kuvøsu so er mann so øgiliga bangin so skal mann hava fært tú hava sólsetur á tá er mann knallharður nú skal sólsetur á men alt hitt tað koyrir bara tað siglir bara ha okur høvdu ei ein hjálparpakka sum var til umrøðu fyri nøkrum ánaðum síðan og so var hann aftur nú har var mann bangin fyri at inflatiónin fór í í loft og at prísini fóru út at koyra tí at mann gav mann gjaraði út til illa sperdar familjur og mann skal hava sólvsetur á mann er øgiliga fokuseraðu upp á at nú gjar okur for nógv út og nú mugur hava sólvsetur á so hvhví e hevur eingin skálkin baka oyrar tá tað kemur u til at gara út til tey sum hava ríkiligt frammanundan tað er tey sum seta koyra prísirnar upp tey sum hava fornógv frammanundan eg haldi tað hetta err heilt fantastiskt at at mann fær hetta her sett í system soleiðis at mann veit nú at mann frá føroyskari síðu nú eita fimmogtjúgu prosent um maks fimm milliónir og nú veit filmsídnaðurin at tað er ein automatikkur í tí føroysku í í føroyum at ferðslu til føroyar so eru eru hesi her fimmogtjúgu prosentini garanteraði og at landsstýrismaðurin hevur hevur lagt uppskotið fram um at mann harumframt kann kann hækka tað við við einum einum einum játtan tað haldi eg er øgiliga gott tí at filmur er av ekstremt stórum týdningi fyri fyri fólk í dag tað er mentan tað er líka so viktigt sum bøkur og og summundanfarni røðara var inni á so so røkkur mann kanska einum einum ættarliði sum mann annars ikki røkkur við filmi so eg haldi absolutt oku skula stuðla undir filmsvinnu og at fáa filmsvinnu at at vaksa í føroyum takk fyri ja takk fyri og tað eru tvær
viðmerkingar útsalunum uttann fyrra er frá steffan klein poulsen ger so væl ja frú forkvinna nú vísir
særrøðarin á allar møguliga aðrar skipanir sum ikki hava sólsetra og g fleiri v hesum skipanum blivu settar í verk eftir kreppuna í hálvfemsunum faktiskt áðrenn eg sjálvur varð føddur so tað hevið e ikki nógv at siga um sólsetrað ella ikki skuldi men eftirfylgjandi kunnu vit bara staðfesta tað at tað burdi kanska verið sólsetur a sumna av teimum skipanum tat að er ein feilur at mann ikki hevur gjørt tað og og tað er tí ljósunum at ta vir tosa um møguliga sólsetur skuldu verið á hesari skipanini tí at nú seta vit aftur eina stuðulsskipan í gongd og vit fara kanska set eini fimm tíggju afturat tí haldi eg at øll fenskalat umhugsað tað at tá tað kemur til mvigafturbering fyri almannagagnligt byggjarí tá har er nevnliga sólsetura og tað tað er heldur ikki ein so ræðiliga farlig stuðulsjáttan men men tað kann vera skilagott at mann bara hevur sólsetrað fyri sikraóskyldja takk fyri og so er tað røðarin aftur gersovæl
ja takk fyri ja eg eri samdur við viðmerkjaranum at
tað er sunt at hava sólsetir á øllum somum skipanum og nú gloymdi eg at nevna til dømisøsjálmannafrádráttum tað er eg haldi hann kostar fjøruti hálvtrýss milliónir um árið tað hava okur heldur ikki sjálvsetr á og so okur hava so øgiliga nógvar skipanir sumberríka teimum sum hava nokk frammanundan okur hava havt eitt orðaskifti um at at geva fíggjarligan ella at geva mbg- afturbering til elbilar sum kosta yvir eina millión okur havaiki sjálvsetur á tað okur eru eg okur eru øgiliga reyð tá ið tað kemur til til tey sum eru væl bjargaði og so eru okur øgiliga blá tá ið tað kemur til tey sum eru eitt sindur verri fyri takk fyri ja takk fyri og so er tað helgi aper hansen
ger so væl frú forkvina hatta er nakað tað sama sum steffan klein poulsen nevnir
efta her við sólsetur nú sigi eg ikki at tað skal vera í hesum uppskotinum men men mann brendi seg nokk so nógv av hesun her tá ið kreppan var í hálvfemsunum at mann setti nøkur krepputiltøk á verk og eg haldi serliga tað kemundir krepputiltøk skal mann hava sólsettur ásettin tí at mann ger nokur serligar ásetingar av tí støða er sum hon er og tá ið kreppan so liðugt so so heldur hetta fram og og eg eg haldi ikki hetta akkurát er dømi um tað men til dømis tá tá korona varð tá tá gjørdu nøkur ásett nøkur tiltøk við sólsetar áseting tí vit vita hetta er ein undantaksstøðu eina ávísa tíð tá ið tann tíðin er liðug so skal tað fara úr gildi aftur og og tí tí ger mann tað og tí er tað rætta at gera ðhvørt men um hett akkurát a rætta dømi tað yviskrift takk fyrija takk fyri
eitt skoyggjarsvæl ja takk fyri men eg haldi absolutt at tað er relevant
tá mann umrøður stuðulsskipanir ella ella teimum yvirhøvur umrøður ting sum eru sum upp á onkran máta skeikla marknaðin av mann tí tað gerast sonni ting tá tú tá tú kemur inn og og flytur tú fer fólk at koma til føroyar sum annars ikki hava komið og okur hava forskeljar aðrar skipanir so eigur mann altíð at hyggja eftir at at seta eitt ein dato á fyri at nærleika enda aftur tað havi eg takk fyri
og orðaskiftið er liðugt og málið verður beint í vinnunevndina og vit koma til tey næstu málini og tað er tað er fyrsta er ella ja nummar níggju tí fyrsta viðgerð løgtingsmál nummar seksogfýrs tjúgu tveyogtjúgu uppskot til rísilógartilmæli um at seta í gildi fyri føroyar anordning um ið krafttretan fær ferðini at flóð um forebúgvandi forðans staltningar mót vitvask ófinansiera av terrorismu vitvasklógin og lóg um finansiell virksamhet og so er tað mál nummar tíggju og tí fyrsta viðgerð av løkningsmál nummar null tveyoghálvfems tjúgu tveyogtjúgu og tað er uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um fyribyrgjandi tiltøk móti hvítvaski av vinningi og fígging av yvirgangi og tað er hvítvaskslógin í gildisetan av fjórða og fimta hvítask-direktivi og annað og hasi bæði málini verða viðgjørd undir einum og eg skal biðja um framsøgufólk gerst væl melda tykkum til ja tann fyrsti at røða er uni holm johannesen ger so har takk fyri

takk fyri frú forkvina ja uni holm johannesen siði tað rættiliga
greitt attiðlaga lógina til føroysk viðurskiftir og tað er ofta tað sum eg haldi manglar tá mon ger s líka lógur sum etsa er tað eru stórar og umfatandi og ofta veit mann ikki helvtina av tí s stendur í henni mann fæi ikki lisið tað ikki heltina av tí so er tað soleiðis eg er partur av onkrum áhugafeløgum og har veiti mann hevur frá bankunum fingið kravboð um at lata bæði roknskapur inn og nýggjar fundar frágreiðingar og annað sum er púra høpisleyst á hvørjum ári hetta kann eisini gera tað at fólk ikki tíma at virka í áhugafeløgum sum bara til endamáls at gera okkurt vælgerandi endamál so eg hugsi at mann má eftirriggja um handan lógin kemur at ávirka meiri neyðugt vanliga borgarin og áhugafeløg og ítróttafeløg í føroyum og onnur feløg tí hetta er púra hopiðsleyst at at hava slíkar lógir í føroyum sum ávirka for nógv tann dagliga borgaran í samfelagnum ja takk fyri og so er tað røðarin gersovæl
takfyri og takk fyri viðmerkingina eg eri eg eri samdur í tí

táað er hanna jensen ger so væl takk fyri frú forkvinna
onkur hevur sagt at tað sum ikki kann sigast á einum áf4a arki er ov ógreitt og er ikki klárt at seta í verk

hesi bæði lógaruppskotini sum vit viðgera undir einum nú eru sera umfatandi og eg kenni av sonnum at vit hava eitt yvirregulerað ella og at vit eru aldrin at regulera enn meira

og meðan mann situr og lesur tílík ríkislógartilmæli sum vit hava gjørt nokk so nógv av síðani hetta nýggja løgtingið kom til so kunnu so kann søgan um nýggja búna kaisarans viðhvørt stinga seg upp teir seinu kvøldar tímarnar tá eg siti sitir verður og lisið

og eg kann bara taka eitt lítið dømi tá i mann situr og lesur í teimum langu tekstunum hgott nokk eru løgtingsmáln numar seksogfýrs ríkislógartilmæli sum vit hava sum tað fyrra her bert trýogtjúgu síðir tað er eitt av teimum styttru men um hundrað og seks fara fyri at vísa hvussu um fevnandi tað er ella um um um umfatandi tað er hussu langt tað røkkur punkt t punkt hundrað og seks í bila trý nummar tvey litrav f har stendur transraktionir veturørindi olji vopen edlmetalur tobaksvarar kolturellu verdiegenstani og andre vikti genstan aarkeologisk hystorisk kolturell og religiøs bety ella serlig vidnescaplig verde camtfmbn yttdyruarkter altso hatta er bara ein lítið punkt í øllum hesum sum vit royna at seta okkum inn í undanfarni røðari haldi eg eina góða røðu tí hann segði at síggja til so kunnu vit seta hetta í verk uttan at tað hendi nakað kanska kollveltandi í mun til hvat vit vita longu nú um hvítvask lóggávu men hann vísti á at tað má verin javnvág í inntrivi á gerandisdagin hjá vanliga og sum heild heilt skikkiliga fólkinum í føroyum og eg kann í hvussuur siga tað at tannlógarpakkin sum vit sum løgting samtyktu í tvey túsund og seytjan hann vísir nokk so ógvusligt andlit í dag har vit hava ein banka sum skrivar út til næstan alt fólki um at lata inn upplýsingar um sínar starvsfelagar um síni børnu síni foreldur og maka hjá børnum og tílíkta og tað var ikki ordiliga nakað sum eg sá fyri mær í tvey túsund og seytjan so eg haldi tað atat nevndarviðgerðin í hesum báðum lógarlógarmálum má vera sera grunddig og spyrjandi um nógvar ymiskar tættir í her og so má eg so nevna tað at hetta snýr seg um at geva upplýsingar eina rúgvu av upplýsingum til danskar myndugleikar í stóran mun og tað haldi eg í sjálvum sær peikar aftur á tað at vit eiga at yvirtaka eisini ábyrgdina høvuðsábyrgdna av teimum økjunum sum hvítvaskingin viðvíkur nú fari eg so inn í í nummar seksogfýrs og eg skal bara stutt lesa

mælt verðu ríkismyndugleikumi til at seta í gildi fyri føroyar niðanfyri standandi uppskot um annorning om ecaft forferogin ar lóg um fótbygdin fá steldningar mol wilvesk á finansering eftreorismu vilvesklógin ólóg om finansiell vjócomphel og eg valdi vit vilja at lesa tað á meira flótandi donskum enn gøtudonskum sum vit ofta sum vit oftast brúka her í føroyum kanska bara fyri at seta nøkur ting í perspektiv

og hesi bæði lógaruppskotini taka tað meira ella minni undir einum

orsaka frú forkvinna tey snúgva seg um hvítvatslóggávuna tað hava vit longu skilt og tey eru um tað anaðannað er á eg um mál á yvir tiknum málsøkjum og hitt er um mál á ikki yvirtiknum økjum og tað er fyribyrgjandi tiltøk móti hvítvaski

skyldu í dag at hava vága meting og vága stýring og tað hava vit lagt til merkis at fyritøkur bankar hava styrkt sínar loyðslur tí viðvíkjandi tað skal tað skulu vera kundakunnleikamannagongdir oghar eru kanningarskyldir noteringsskylda fráboðanarskylda og varðveitsluskylda av av hesum her ymsu upplýsingunum

tí tær fyritøkur sum hava fimm starvsfólk ella fleiri tær skulu hava eina skipan har sum sstarvsfólk kunnu varskógva og tey skulu ikki allíkavæl hóast tað vera fyri ólagarligari viðferð og har eru greiðar reglur um tagnaskyldu og ábyrgd og eg havi hug at nevna í hesum sambandinum at øvulsi blívur hugsi eg tá mann arbeiðir við tílíkum at finna javnvágina millum rætta fráboðan og smetting tað haldi eg teyorðini koma eisini eisini fram í mín huga tá eg siti og lesið sumt av hasum her og so kunnuvit eisini staðfest at her hendir øgiliga nógv á økinum tí meðan vit nú vit kempa við at seta okkum í hesi tingini sum eftir ætlan skulu takast setast í verk fyrsta juli visti tingið samtykki tað valat merkja tað vil eg leggja leggja afturat ikki nøkur sjálvfylgja haldi eg so skulu vit bara vita tað at sætta hvítvatsdirektiv tað er á veg

virksemið her tað er skráseting føroya og tryggingareftirlitið og tað teir myndugleikarnir á teimum ikki yvir tyknum økjnum til fíggjareftilitið og advokatráðið og so hetta her sum líkasum hevur atgongd til alt og ja myndirnar sum mann sær fyri sær tað er eitt sindur ev sum eitt sór vaskarí og tær stóru broytingarnar sum vit eru vitni til her tað er tað at tey sum virka sum millumgongufólk í sambandi við útleiðan at nýtsluøki av lógini um hvt skal eisini ggalda fyri tey eisini fyri tey sum átaka sær at veita hjálp stuðul ella ráðgeving um skattaviðurskifti sum sítt mest týðandi vinnuliga virksemi og eisini listahandlarar og tað er tað spessiella kanska sum virkar eitt sindur serligt men tað er persónlga fyritøkur sum á vinnuligum grundarlagi hava í varðveitslu hava handil við ella miðlað handil við listaverkum tá virðið á transaktiónini ella í samanbundinum transaktiónum er hálvtrýss túsund krónur ella meira og so eru nakrar reglur um trostar ogtað er nokk so áhugavert tí vit hava sambært vitan sum er tøk hjá tingfólki í stóran mun vita vit ikki um vit hava tróstar í føroyum tað so her er lóggáva sum sum sum vit skulu hava men tað er ikk eitt virksemi sum sær út til at vera í føroyum í løtuni og so er tað tað at varskógvararnir skulu fáa betri verju tað skal nágreinast at tagnaskyldan trumfær ikki

í stóran mun so alt tað sum snýr seg um starvsfólk og varskógvan og annað tað snýr seg eis og at heinta inn upplýsingar og tílíkt tað snýr seg eisini um fyrrverandi starvsfólk ha og tú víðkar nýtsluøki til frá fimm ár upp tí tíggju ár og tað er eisini tað at evsta leiðslan sum nú er styrkt í mun til vága meting og og tílíkt at hon skal fáa fatur á hesum hesum upplýsingunum og tí skal skal hetta her alt fráboðast uppeftir og har eru ja upplýsingaskylda eisini undir tryggingareftirlitinum og eg kann kanska ikki raksa alt upp her øgiliga nógv ymiskt

men fyrningarfreistin hon er nokk so áhugaverd og tað haldi at atpeningastovnarin gjørdi nokk nógv burtur úr tí og eg siti eitt sindur við tí at tað var lítlan mun at tað sum tey førdu fram varð tikið til eftirtektar nú kann tað vera at argumentini vóru góð fyri ikki at taka tað til eftirtektar men eg hevði ynskt at nevndin tekur tað fram og hyggur ordiliga eftir um føroysku peningastovnarnir eru hoyrdir nóg væl í hesum málum

tí sum sagt flestu svarini søgdu at at tey mæltu til at tað ikki var tikin til eftirtektar so heilt stutt vit verða noydd at fylgja teimum treytum soleiðis at bankarnir hjáokkum ikki missa sítt virði men vit mugu vera ordiliga varin við at føroysk viðurskifti veruliga hava fingið rúmd í hesum málum og hatta var tað sum eg fekk tíð til takk fyri frú forkvinna ja takk fyri og tað er eini viðmerking ís
jóannes zrúasen gers væl fyri fyri folkumina ja hann jensun kom inn á nógv ting í
hja lógini mundu kanska lisið hann gjøgnum allar sum ho er men tað veit ikki men eg havi so hugt at era partu av henni men men nógva tíð skilji eg slettikki kun íir meni eg vóni at hnna jensen ferð í nevndini fer at royna at syrgja fyri at tað ikki rakar for nógv tann meinið a føroyingi og tey fólkini sum bara arbeiða vanligt sum tey altíð hava gjørt og ikki skula undir meira eftirlit tella meira umsiting i ava ríkisligaumsiting sum er í samfelagnum takk fyri ja takk fyri og so er tað røðarin
athanna jensen ger so væl takk fyri frú forkvinna ja eg haldi tað er megintátt
turin í tí sum eg haldi at løgtingið má hugsavna seg um at til góð a síggja at bankarnir hjá okkum hava brúk fyri at hava tað minsta markað av teimum reglunum at teir blúka tær reglurnar sum eru galdandi fyri at teir kunnu vera á marknaðinum men at tað vanliga fólkið í føroyum ikki fær ov nógv inntriv og tá haldi eg havi líka hug til at brúka ta síðstu minuttirnar til at nevna tað at hatta við hasum har evruseðlinum sum skulu vera nú fór bodnir í danskar ríkinum altso hvat er høpið í tí altso tað ertað rtað er bara akkurátsum lat okkum lat okkum lóggeva um tað sum er neyðugt og tað sum er viðkomandi og og og hatta var so aftur bara ein eitt eitt eitt evni sum eg undraðist á so eg haldi tað er øgiliga týdningarmikið hetta sum jóhannes joensen nevnir at að tað vanliga fólkið má eisini er fokus tá vit viðgera hetta her eg eri varafólk í í vinnunevndini men okkara umboð í vinnunevndini fer at grópa væl í hesum málinum takk fyri frú forkvina ja takk fyri og tann næsti atrøða
døgurða er árniskáli ger so væl takk fyri fjúrbólkuna
ja tað sum vit viðgera er uppskot til løgtingslóg um broyting í løgtingslóg um fyribyrgjandi tiltøk móti hvítvaski av vinningi og fígging av yvirgangi hvítvatskslógin og sum bæði havna jensen og uni jholn johannesen hava verið inni á so er hetta direktiv fýra og fimm hjá es sum vit nú skuldu seta í gildi so vita vit tað

eg las við áhuga ígjøgnum hetta her og

serliga var eg hugtikin av at vit komu upp í hetta í nítjan hundrað og níggjuogfýrs tá ið vit komu upp

og síðan eru vit komin upp í tað sum eitur global forum og har eru vit undir leypandi eftirliti og so er tað ein rúgva av esderektivum sum verða sett í gildi á hesum økinum

so eg hugsaði at her stendur heilt sikkur væl til hetta hevur koyrt so leingi hetta her er og tankin kom eitt sindur hvat hevði hent um vit sletkiki vóri partur av hesum hvussu hevði hvussu hevði okkara samfelag verið um um vit slettiki vóru uppi í hesum hevði okkara samfelag fungerað hevði tað t steðgað upp ella

høvdu vit verið eitt til afturskomið land eg veit ikki ordiliga er ið tað sum vit gera nú nú er so tvey tvær ymiskar lógir sum skulu setast í gildi eitt ein fyri tað yvirtikna málsøkið sum ertryggingin og og ein fer tað ikki yvirtikna øki sum eru bankarnir

hevur verið í føroyum í januar í tvey túsund og trýogtjúgu og teir harðta okkum fyri at ikki at hava alt hetta her upp á pláss tað er for nógv hol í og tí mugu vit skunda okkum at fáa hetta her implementera so eg ivist ikki í at tað fara vit at gera men so las eisini víðari at hendan skipanin nú hon hon verður broytt nú verður tað betur vit fara nú frá einari reglugrundaðari skipan til eina vágagrundaða skipan og tað gera vit tí at vit skulu brúka orkuna rætt vit hava brúkt hana skeivt áðrenn vit hava bara uppfylt reglar nú fara vit at brúka hana rætt tí nú verður tað vága grunda tað sum vit fara at gera

nógv ymiskt økir sum verða nevnd í hesum her millum annað so verða listahandlar umfataðir av hesum her nú tað vil siga at treytirnar hjá teimum sum í føroyum í dag selja list hon fór at vera at tey skuldu hava eitt dokumenterað kundakartotek ella tey skuldu hava kunnleikar til allar sínar kundar og kunna standa inn fyri at hesir kundarnir ikki eru komnir til sínar pengar á nakran óreiðiligan hátt og vistu teir eru komnir tað so hava tey skyldu til at boða frá so tað er ein nýggj skylda sum vit leggja á hesi fólkini

og vit skulu í sambandi við fráboðanirnir koma tá skulu vit í bankakervinum í tryggingarkervinum tryggja okkum at vit vita hvørjir veruligir eigarar eru aftan fyri øll hesir tingini sum ganga fyri seg fantastiskt

og vit fara eisini at gera hesa varðskógvaraskipanina betur og vissu onkur heldur at allo hetta her hetta her er nakað sum er galdandi fyri stóru verð tað er tað er har sum taðeru nógv fólk har tumru stórar skipanir ar mann hevur brúk fyri sovorðnum so fær mann so fær mann púra skeivur tí skyldur verða lagdar á alla fyritøkur nú sum hava fimm starvsfólk ella fleiri at gera eina skrivliga mannagongd sum dokumenterar at fráboðarar verða vardir og ikki koma í óføri un teir tað vil siga hetta kemur at raka stórsæ allar fyritøkur visti tú ikki ert einsamallir í at gera eitt annað so nú eru vit næstan øll undir hesum hesum regluverkinum fantastiskt

og tað er eiisi soleiðis at vissu vit ikki uppfylla tað so kunnu vit revsast við sekt so ansið tykkum øll somul

gleddist um tá eg las er at landsstýrismaðurin tá ið tað kemur til politiskar ábyrgdar persónar hevur tikið tikið nøkur stig í løtuni er tað soleiðis at vit hava eina dupultregistrering í føroyum av tí at vit hava tvær lógir so mugu vit føra tveir listar yvir persónar eg veit ikki um vit so hvør sær muga inn í tvey ymisk støð at alvera hesar infirmatiónnar men og og tað er í dag stjórnarleiðarar tinglimir dómarar tænastumann ella líknandi í leiðandi almennum størvum leiðarar í politiskum flokkum og leiðslan í almennum feløgum so so tað er rættiliga nógv fólk sum eru umfataði av

sum tað er nú so so skulu hesar báðar av tí at vit hava tvær lógir hava vit dupultregistrering av hesum her men eg fari at lesa tað síðsta sum stendur í her landsstýrið er farið undir at kanna eisini í samráð við ávarandir danskar myndugleikar um tað er møguligt at avmarka skaran av persónum sum mugu metast sum politiskt ábarir til dømis soleiðis at skarin fyri politiskar flokkar verður eyðmerktir til fólkavaldarpolitikarar og sjálvarfloksleiðslurnar ikki eitt nú nevndarlimir í politiskum lokalfeløgunm tað fegnist eg um og eg vóni at tað lukkast at begrensa hetta so nógv sum gjørligt

tað var eisini nakað sagt um fyrningarfreistir fyrningarfreistirnar verða longri frá at verða fimm ár upp til tíggju ár fyri mál øum hvítvask

í teimum hoyringssvarunum sum komin og í teimum viðmerkingum sum eru til hoyringsvarini so verður tað sagt at tær flestu viðmerkingarnar eru tiknar til eftirtektar og tað í sær sjálvum er gleðiligt haldi eg at tá ið instansir ella feløg ella stovnar brúka tíð upp á at kommentera eitt lógaruppskot at vit so í okkara lógarsmíði taka tað til eftirtektar við su tað sum tey siga er fornuftigt so so tað fegnist eg um at tað tað er gjørt

undir fíggjarligum avleiðingum stendur at at tað eru lítlar ella ongar fíggjarligar avleiðingar av hesum uppskotinum men eg má siga at tað seti eg eitt øgiliga stórt spurnartekin við um tað passar tí hetta er ein øgilig rúgva av reglum ein øgilig rúgva av umsiting og ein ein øgilig rúgva av orku sum skal brúkast upp á at uppfylla hesar treytirnar sum verða settar og tað er ein kostnaður sum fyri fólk sum í sínum dagliga arbeiði kanska stríðast við at náa tað sum tey skulu eru nógv dýrari enn um tað kostaði nakrar krónur tað hevði verið nógv bíligari fyri te hava betalt nakrar krónur enn at skula stríðast við at brúka ein stóran part av sínari tíð at tryggja at tey uppfylla allar hesar treytirnar so tað seti eg eitt ordiliga stórt spurnartekin við

sum vit fingu at vitað í morgun á kunningarfundinum sum vit vóru á ø so er longu sætta direktivið á veg so tað verður ikki so øgiliga leingi so standa vit aftur her og viðgera tað næsta men vit fingu eisini at vita at tað í tvey túsund og átjan vóru einogfjøruti fráboðanir í samband við hvítvask í føroyum og at tað í tvey túsund og einogtjúgu eru omanfyri tvey hundrað eg havi skrivað
merking hennara gold ger so væl ja takk tað erujá
vyl r øgiliga iriterandi fyri fólk og vanligum fólk ið fáast falsignaðar koma fluttarnar fylt út til alt slag tann nærmasta familju og og og og úti tað kundi mann havt hugað at at koyrt skeljispannina sum var friður av tí men men tað er blivið nokk so kompesera at liva nú øh bara tað at tað eru tvey hundrað meldingar frá føroyum av til fíggjareftirlitið tað sigur eitt sindur um at og síggjai ú að verða tikni fólk við kuffertin við massara milliónum í ein so stórur banki í danmark sum allir danskarar skuldi havt øgiliga stórt álit á verið dansku bank hann fekk tríggjar eina hálva milliard í bót fyri sítt virksemi yvir í estlandi umframt tað legðist á eina góða milliard knappar fimm milliardir speldar av ið upp á null komma niks tí at tað verði ikki yvirhildið reglarnar so tað er blivið øgiliga kompiseraðtakk fyri so er tað
árni skoli ger so væl ja eg eri hava tey lent til at vera
at vera samdur við við viðmerkjaranum at viðhvørt haldi eg vit eiga at steðga og spyrja hvat er gagnið av hesum fyri okkum sum fólk blíva við glaðari báa vit lukkuligari fáa vit eitt betri land fáa vit eittbetri samfelag av hesum kanska er hettað neyðugt og í onkran okkurt máta er hetta neyðugt men vit áttu at bgreinsað hetta so nógv sum tað yvirhøvur ber til tað er eri í øllum før mín ivirvísningur vit fara so at viðgera hetta og og vit fara sjálvandi at royna at viðgera tað so væl sum tað ber til men sum onkur annar hevi veri inni á eisini efti er eini rúgva av teksti og etta er ringt at koma ígjøgnum fimmogfýrs ymiskar broytingar haldi eg tað vóru í hesum uppskotum takk fyri fyri so er næsti røðað at
listanum annika olsen ger so væl ja takk fyri harra formaður
ja nú hava undanfarnir røðarar gjøgnumgingið hesar boðar lógirnar rættiligani gjølla tað eru tvær lóggávur sum eru til viðgerðar saman tað er ríkislóg um annorning um íkrafttretivu forferørini um lóg um forbygen at fór staltningar móti witvask og finansering af terrorismu og lóg om finansiell virksemhet og so er tað hin sum er uppskot til løgtingslóg um fyribyrgjandi tiltøk móti hvítvaskið av vinningi og fígging av yvirgangi lógin er sett í gildi fyri føroyar og hervið verða so gjørdar broytingar til tess at fyribyrgja fíggjarliga terrorismu hetta er sum við hinum lógaruppskotnum sum okur viðgjørdu í farnu viku um fíggjarligt virksemi lóggáva sum byggir á altjóða lóggávu og spurningurin er aftur sum okur stóðu hin dagin hvat kunna okur gera við hetta annað enn ati trýsta á jaknøttin og koyra tað ígjøgnum tí eingin vil sita her inni og vera ein av teimum sum eru við til at gera føroyar til eitt hol fyri hvítvasking og tí er tað neyðugt at fylgja við teimum dagføringum sum verða gjørd úti í heimi viðvíkjandi ella viðvísandi til hvítvas so er tað soleiðis at hendan lóggávan bæði fevnir um økið sum eru yvirtikin og økið sum eru felagsmál og tí eru tvær lógir galdandi um hvítvask fyri føroyar á yvirtiknum máltsøkjum og fevna um hvítvast tað er lívstryggingarfeløg tver gangandi persóns kastargrannskoðarar ognarmeklarar blivu meira har eta løgtingslóg um fyribyrgjandi tiltøk móti hvítvaskið av vinningi og fígging av yvirgangi e galdandi á ikki yvirtøknum málsøkjum millum annað á peningastovnsøkinum eta annorning um ikrafttretivind forferðin om lóg um gi foransdalningar móti vitvask og finansering og eg haldi at tað er gott at okur halda eyga við og skilja ímillum hvørja málsøki eru komin á føroyskar hendur og hvørji eru enn felags mál hóast lógirnar báðar eru rættiligani meinlíkar og eru tær somu sum í es lógin sum okur viðgera tað er at javnseta lóginar við fjórða og fimta hvítvaskingarella hvítvarpsdirektivi og endamálið er at styrkja karmarnar um fyribyrging av hvítvarki og fígging av yvirgangi og út yvir fjórða og fimta es direktivi sum skal setast í gildi fyri føroyar so eru tað sjálvandi nøkur onnur viðurskifti sum ikki eru beinleiðis tend at hesum sum fleiri hava verið inni á millum annað heta her forboðið móti fimmhundrað evru seðlum og eg má siga akkurát sum er hetta fyrstu ferð eg havi hoyrt um eitt fimm hundrað evruseðil tí eg havi ongantíð hildið einum tílíkum í hondunum som spurningir er hvussu viðkomandi hetta er fyri fyri okum í føroyum um mann kundi kanska sagt at hetta her var nakað sum ikki hevði relevans fyri tað føroyska samfelagið og tí legg tað úr lóggávuni men fyri at taka í nakrar høvuðsbroytingar so er lógin víðkað soleiðis at hon eisini er galdandi fyri tey sum bjóða út vekslarartænastur har vekslast kann ímillum jaldoyra bitcoin fjastgjaldoyra og donsk gjaldoyra og virtuellar penganappur so er tar fráboðarnar skyldast sum verður áløk peningastovnum ið fáa upplýsingar um falskir eigarar og á boða skráseting føroya frá hesum møguleikin verður hjá s ø i k statsadvokat og fáa serlig økonomisk áinternationalikrimunalitet og aðrir málføraur myndugleikar kunna biðja peningastovnar um upplýsingar av ymisum slag tað vil siga um kundasambond heimild til at eyðmerkja allar veruligar og løgfrøðiligar persónar sum eiga fastogn í føroyum heimild verður fingin til at eyðmerkja veruligar og løgfrøðligar persónar sum brúka iben og depuneringsboksir so er tað nakað við eftirlitsmyndugleika fær heimild at noktafyritøkum og persónum skrásett í londum í serligum vandabólki at seta á stovn dóttorfeløg deildur og umboðsstovnur í føroyum og hesin serligur vandabólkur er skrásettir í yvirlitinum hjá es yvir lond har vágin fyri hvítvarkið er stórur so er tað nakað við fráboðanir skyldu ta persónar ella fyritøkur fevndar av hesari lóg ynskja at seta á stovn deildir ella umboðsstovur í londom sum eru skrásett í yvirlitinum hjá es um hárissikolond reglur um fíggjareftirlitið at tað ikki frameftir er møguleiki at geva upplýsingar víðari um persónar sum hava borið fíggjareftirlitinum upplýsingar um persónar og fyritøkur sum møguliga brótalógina og so er tað nakað við dagligu leiðsluni í fyritøkunu sum fær skyldu at boða evstuleiðsluni frá um tey fáa ávaringar frá øðrum um hvítvask ella fígging av yvirgangi og tað er so fíggjareftirlitið og skráseting føroya sum fáa heimild til at seta á nærri reglur um hvussu fyritøkur persónar ið eru fevnd av lógini skulu fráboða upplýsingar til fíggjareftirlitið sum snúgva seg um váðar á hvítvaskingarøkinum harra formaður føroyar hava verið við í stríðnum ímóti hvítvaski og hava eisini tikið undir við ymsum sáttmálum á økinum við millum annað við enar sáttmála frá nítjan hundrað og áttaogfýrs at gera tað ómøguligt at kanalisera pening sum er fingið til vega a umveðs hvítvasking av eitt nú pengum framna koteka og so e tað sáttmálin um niðurberjing av yvirgangsbumbum og terrorismu yvir landamørk tað er sáttmálin um at niðurberja fígging av skipaðum brotsverkum og fígging av yvirgangi hetta serliga aftan á neinlvn og so er tað f a tv sum føroyar umvegis danmark eru limur har seksogtretivu lond í eg og eisini arbeiða saman um eitt regluverk til tess at niðurberja hvítvask harra formaður fleiri hava verið inni á øðrum broytingum sum eisini hetta rakar millum annað trostar millum fólk sum hava við útleiðarin at gera og listahandlar sum hetta sjálvandi fer ati at ávirka rættiligani víðfevnt okur fingu eina fína framløgu í morgun frá landstýrismanninum og avvarandi embætisfólkum sum greiddu okum væl og virðiligani frá hvat ið hendan lógin fevnir um og ofta kann tað virka øgiliga óviðkomandi fyri tað føroyska samfelagið tí at okur kanska ikki kennast við hesi viðurskiftini men tá tað so kom fram eisini á fundinum at tað vóru faktiskt rættiligani fitta fráboðanum há hvørjum ári um óreglusemið ella ivamál um óreglusemið so so er tað rætt at okur seta tílíka lóggávu í í gildi fyri føroyar men sum fleiri hava verið inni á so er hetta ein lóggáva sum er øgiligani yvir demensjonerað til okkara lítla samfelag til tann føroyska kundan og tað føroyska vinnukundan og tí haldi at tað er øgiligani gott at landsstýrismaðurin tekur tey stigini til tess at snikka tað soleiðis til at onkursvegna passa til okkara okkara samfelag og til okkara okkara mentan og og okkara mikro okkara mikrobúskap so tað skal so vera mín áheitan at at okur fáa gjørt tað og og vónandi fáa okur eina góða viðgerð av hesum málinum eisini í vinnunevndini og og fáa settsett hesa lóggávuna í gildi fyri fyri føroyar takk fyri harra formaður takkfyri so er næst røða

ja
tvey genial uppskot sum okur hava til viðgerðar í dag harra formaður um hvítvask og eg vil byrja við at lesa innleitingin í hoyringsskrivinum hjá felagnum fyri føroyskar grannskoðarar ger s væl takk fyri talan er um rúgvusmikið tilfar sum er sent til hoyringar so krevur heilt serligt innlit fyri yvirhøvur at kunna viðgera á ein effektivan hátt nevndin í fg hevur tí saman við eli torsteinsum advokati serkønan innan fíggjarliga lóggávu undir hesum bankalóggávi hvítvatslóggávu við meira gjøgnumgingið og viðgjørt ætlaðu broytingarnar og hevur tí í tí samband vð hesar fáu viðmerkingarnar niðanfyri hatta er líkasum inngangurin hjá hjá felagnum føroyskir grannskoðarir harra formaður og eg má siga að akkurát sum er at at eg eri so hamrandi troyttur av at skula liggja og viðgera sovorðandi uppskot her í løgtinginum fyri tað fyrsta so er hetta veruliga til at skjóta spurd við kanón tí okur kunna vera púra einið um at tað er eingin tað er eingin ivi um at níggjuoghálvfems prosent av øllum bankakundum av øllum kontoum sum eru í føroysku peningastovnunum koma ongantíð í brøring við tað sum eitt herveruliga snýr seg um og allíkavæl so hevur mann fingið nakrar teknokratar niðri í í brosell og aðrastaðni í sb og og og og til at gera eina lóggávu sum kemur at raka hvørt einasta eitt smábarn hvønn einasta familju hvørt einasta menniskja hvørji einasti konto hvønn einasta felagsskap neiliga og hetta kemur hetta krevur uttan iva eina kolosala umsiting og tá ið tað so verður sagt í í uppskotinum hetta her hevur lítlar og ongar fíggjarligar avleiðingar so er tað ikki rætt tí øll hendan umsitingin hon verður endurspeglað í kostnaðin til hvønn einasta bankakunda í rentuni til hvønn einasta lántakara so tað passar ikki at hetta her ikki hevur fíggjarligar avleiðingar og onkur hevur spurt her jami hvat hevði hent við sjokur ikki høvdið hesa lóggávuna altso okur vita okur pjøvast ikki at grava tað niður okur vita hvar ið í høvuðsheitum tað sum við hvítvask at gera okur kunnu hyggja eftir sakin í dansku bank ja tað var hansara bankasamband yviri í estlandi sum sum var gjøgnum hamrandi korupt okur síggja í í hvussu hvussu hvítvask fer fram ígjøgnum danskar bankar men í eysturlendskum bankum dndanskir bankar frásiga sær ábyrgdina nei okur hava einki við at her at gera sjálvt um tað eru platformar hjá donskum banku sum blíva brúktir í giorgeen og kasakstano aðrastaðni til at hvítvaskar pengar ja men so vaskar mann hendur í danmarkar situta okur hava einki við at her at gera heta e eit problemi yvir kasasdan og yvrik í orgien og tað skulu lktit her og belemra hvønn føroyskan pensjonist við tað er simpultens so langt úti og so fær mann bara at vita tað ja men vistu tykur ikki tak oggjøgnumføra ta her so verða alla leins til allar føroyskar peningastovnar úti heim kvettar av í morgin og so sita føroyingar einsamallar eftir her fullstendiga isoleraðir við bankakervinum tað mukur hvussu fáa vitað frá frá frá peningastovnunum øí vinnunevndini og hvat mann kanst mann kansn so spyrja alto hví hví hví hví kom hesta lógirnar her hví koma tær nú verður sagt at ja men í í tvey túsund og var tað tjúgu ella einogtjúgu tá høvdu okur tvey hundrað tvey hundrað fráboðarnir um um ella úr føroyum tað kann gott vera ein av teimum hevur við hvítvask at gera tkann gott vera eingin tað kann gott vera fimm men tað eru hvussu ikki tvey hundrað sum hava viðhvítvastsk at gera tað tori eg hvussur at siga okur vita eisini tey umráðini sum hava við hvítvatt skal gera í høvuðsheitum tað eru tey sum hava við við við stoffur og annað at gera sum florera tð tað eru sovorðnu umráðir hví ikki fara eftir tí í staðin fyri at belemra hvønn føroyskan pensjonist og hvønnhvørt smábarn hatta er simpultensro langt úti altso øll henda lóggávan nú fekk eg bara fimm minuttir í átta faktist tíggju minuttir ha øll henda lóggávan eg eri framsøgufólk ja og øll henda lóggávan hon tkur hon tekur s sum um tú vart
ellaarvarat melda seg til mennei og hann jensen býtti umtakk og tað virkar sum um frú forkvinna at ein sovor loggáva sum hettar her altso hon má vera eitt ella annað royksløk fyri okkurt annað tí hon stendur veruliga ikki mát við tað sum okur pástanda til skal tí visti mann fer inn og og leggur so stóra adminesterativa ábyrgd og arbeiðsbyrði á føroysku peningastovnarum á føroyskum tryggingarfeløgnim og nú er tað nú er tað so bara breitt út nú er tað listahandlarar og tað er lístryggingarfeløg og og so víðari og skal g og skal fyrireika ella fyribyrgja hvítvaskið og og fígginga terrorismu úr føroyum eg forstandi einki av hasum fyri at siga tað akkurát sum tað er og kanska eri eg eitt sindur uppústur í dag men eg eri eg bleiv faktiskt uppústur tá eg las hetta uppskotið eg vóru eina túsund síðir og eg fann hvørki høvdið til hala á nøkrum sum helst og eg dóvli veruliga ikki upp á at okur tá ið okur taka støðu til hetta her at okur kenna teir langsiktaðu avleiðingarnir av hesum tí hetta er so mikið kompliserað og t og at leggja at leggja alt álit yvir á ekspertar tað havi eg eisini ringar royndir av frú forkvinna men ja tað verður sagt at at okur eru partur av globaforum ja tað eri okur og tað smakkar illa tað orðið men men tað er so at tað er taskforstin sum líkasum skal halda eyga við útlendndisner tey hava gjørt eina ela gjørt ein vága meting av føroyum og grundin til at okur fáa eina eina viðmerking í í vágametingin tað er tað at okur ikki av implementera hetta her altso tað er øgiliga viktigt at dimplementera hetta tað er tað sum er viktigt um um tað er nakað hvítvask ið fer fram í føroyum ella fíggingarterrorismu sum fer fram í føroyum tað fór søðug undir orðnað tað er bara tæir reglarnir tað er reglarnir sum skulu implementerast so frú forkvinna eg fari í í nú siti hesum formaður í vinnunevndini og tað verður eitt av teimum sumeit eitt av tí teimum evnunum sum eg komi at taka upp tað verður hvat hendi við jokur ikki gera hetta her hvat hendri við jokur ii ger heta her lukka baint nordikt í morgin fáa okur tað verri í føroyum kemur føroyskt vinnulív at standa verri í tí tí eg eri veruliga troyttur av at hvørt einasta mannsbarn í føroyum verður so eftirhugt í seyminum at tað hálva er meira enn nokk tað er altsotað er blivið veruliga ein pestilensur í samfelagnum at okur verða so gjøgnum lýst sum okur verða og við mínum liberala hjarta so haldi eg at tað er alt annað enn gott og tað er bara eitt stig tann skeiva vegin so ja hetta fer í vinnunevndina og okur fara at at kalla teir relevantu partarnir inn og vita um okur fáa bara lítið sindur av skili upp á hvat vendir upp og hvavun týr niður og hvat er neyðugt og hvat ikki neyðugt og í sær deilisheit um hetta her við hvítvasking yvirhøvur er ein trupulleiki í føroyum og kanska serliga um fígging av terrarismu so er eisini ein trupulleiki í føroyum hvat eg ikki dugi at síggja a skal vera tað heilt heilt villa at okur fíggja takk fyri frú forkvinna ja takk fyri og her eru viðmerkingar útí salinum og tann fyrsti viðmerki erling eidesgaard ger so væl ja takk fyri øh eg má siga sumrøða
báðrhen erhardjoensen ati altso segði hann ikki tað men altso eg síggi bara hetta her at tað tað kemur ein gomul kona inn við einum roulator inn í bankt nordik og hon verður endavent og senda er fungerað og krúss for hoyrd tí hon er hon hon fer at hvítvaska ímeðan standa teir teir sum ordiliga hvítvaska teir standa og koyra stórar vaskimaskinur aðrastaðni og so fáa okur at vita tað at vsi okur ikki samtykja hetta her so er tað bálur brandur og bankarn lukka eg haldi ati eg haldi okur eru alfor ókritisk eri púra samdur við tí men eg veitikkihvat mnskalgera við tað takk fyri ja takk fyri og so er tað røðarin aftur ger sovæl
takk fyri forstøðuna ja men altso okur kunnu bara velja einki at gera og
bíða okur at so blívur tað bara so so koyrir karusellin bara tað er bara ein máti at finna út av tíð uppá tað lætur vera við at seta at koyra út ígjøgnum tað skal vera svarið ja takk fyri og tá næsti eg
viðmerki jenus arana ger so væl eg sigi bara sum tað er bifrýani at hoyra ein suðuroying sum ikki
ki leggur bónd á seg sjálvan tað er upp á tíðina i g eri øgiliga spentur upp á at síggja hvat ið ið landsstýrismaðurin fer at siga tí eg kann ikki ætla hvussu hann hevði ljóðað frá løgtings røðarpalli vis tað var farna samgonga sum kom í hesum og hann hevði orðið eg kann ikki ætla so nú skal hann sleppa at standa sína roynd tí at tað er sum erhard jacobsenerhard joensen sigur hetta er eitt álop á okara pensjonistar og hetta er eitt álop á okra børn helta er eitt álop á hvønn einstakan av okkum og tað kann ikki bera til at mann tekur alt ein blokk at tað ikki hevur týdning at hetta er eitt land við knappan fimmoghálvtrýss túsund menniskju tað kann ikki passa at tað ikki ger mun ja takk fyri so er tað røðarin afturer
rarngji joensen ger so væl akkfyri frú forkvina mann veit innast inn
inni til jens arana mann veit innast inni so veit mann hvar eru trupulleikarnir við hvítvasking mann veit í hvørjum londum mann veit innan fyri hvøi hvørji segmentir tað eru men í staðin fyri at skjóta við eini riflu so fær mann og skjóy skjýtu við høglum og mann tekur bara alt fyri og sigur tað veitst tú hvat tað er líka tað er nemmari at bara øll somul verða kannaður í høvdureyv tí at so so er iso s eso er eingi settur uttanfyri tað er fantastiskt men hetta er grátuligt tí hetta ger seg veruliga inn á hta persónliga frælsið hjá fólki og tað nakað sum okur eiga at berja um inni í her inni í í løgtinginum so eta tað persónliga frælsið tí okur eru bundin at bankanum okur eru lóg givin inn í bankarnar inn í tryggingarfeløgini so tí er hetta alvorligt og eg haldi at okur eiga at gera alt sum okur kunna fyri at verja tað persónliga frælsið hjá fólki og ikki at skerja tað sum okur gera við hesum her takk fyri ja takk fyri og tann næstir
røða er jóhannes joensen ger so væl takk fyri frú forkvina ja nú er eg ikki vinnua
nenda tað so eg helt eg mátti taka orðið tí at eg kunn iki bara viðmerkja alla tíðina men tað sum eg eisini havi mína beteingilegatig akurosu undanfarni røðara tað er tá mann færsuna lógir á borði sum hann ikki skilur ella í øllum førum nógv av tí skilur mann sletti ikki og eg trúgvi heldr ikki at landstýrismaðurin ella landsstýrismenn frammanundan hava skilt líka lógir sum koma inn á ella tingborð tí at tað er so nógv stendur í har sum hann sum er fakorð og fakmál sum undanfarna samgongu kom eisini fleiri uppskot á hesum slagi rættargangslógin var rein altso tað er tað er lógur sum mann e yvirhøvur ikki nakað fortreytir fyriatkunna skilja men mannma samtykkja tæir tí tað sigur mann tað eigur mann at gera og so finn mann ta tí aftaná hví hundans samtykti hatta tí seinasti eg upplivdi tað tað var tá ið teg skuldi eri onkur limir í okkum áhugafelag a vit royna at vara vita ein trætbátur til dømis og so knappliga skuldu lata roknskapur inn og eyðalfundar samtyktir og kontuin bleiv stongd sum skuldi har vit skuldu teir pengarnir skuldu brúkalítið av pengum skulu brúkas til til at vilíkahalda bátin við o vit fingu fingu iki lestaftur fyrr enna fyrenn altíð tað var orðnað og tatakr eina eviheit og tá fekk eg vita tað eg vi samtyktu lógina sjálvur tá hugsaði mær sjálvum hatta geri eg ikki aftur men tað geri g gkikurt aftur nú tí kunn eg hugsað mær tað at tá mann samtykti slíka lógur sum hettaher akkurát sum erhard joensen sigur ov fleiri inni her og g trúgvi øll halda tað sama man má vita hvat er mann samtykkir og eg skalikki akkurát fyri meg eg eg veit lettikihvat eg samtykki og tí heiti e á vinnunevnduna um at grópa eitt sindur í hesum her hvat kann mann taka burturúr soleiðis at ta vanligi føroyingurin vanligi borgarin í føroyum er ikki o raktur a hasum her men at mann rakar tey sum han ætlar at raka tey sum royna at hvítvaska pening og eg veit ikkihvusu man skal gera tað tað kanska tit finna útaðv vinnunevndini høvi eg funnið av tí tað varðr gott men eg dugi illa at síggja at vit kunnu blíva við at samtykkja lógir sum ikki man veit nøkulunda hvat hvat fyri ávirkan tær hava á vanliga borgaranum og eg eri bangin fyri akkurát su erhari joensen venja á at hendan lógin fer at hava keðiligar ávirkarnar á vanliga borgarin í samfelagnum vanligu fólkini sum royna at stríðast gjøgnum daglidagin har vit royna at byggja meira umsiting meiraeftirlit soleiðs at tað vera eitt dupult arbeiði hjá øllum vanligum húsarhaldum við pappírum og øllum møguligum eg veit ikki kanska at næsturmaður fær greina tað eit sindur betur men eg vóni ikki tað e soleiðis eg havi bara mínar tongira av tær tí eg veit hvathendir seinast og eg tími ikki at vara at koma útfjørdur saman men vit fóra at síggja eg vóni at vinnanduskiftan er niðurstøðu har eg eeri eisini blíva yvirvístur takk fyrifja takk fyri er er viðmerkingar tann fyrsta er frá erhard joensen
gerst væl ja takk fyri fyri forkvøðuna ja tað er púra
æ sum sum johanes joensen sigur hetta kemur at viðføra eitt meireftirlit av óskildigum borgarum sum koma líða undir tí tí teir sum ikki koma á líða undir tí ella tey sum ikki koma líðugt tað er tey sum henda lógin skal raka tí tann kapitalurin sum vil hvítvaskast hann finnu vegir uttanum lógina tann sum hetta kemur at raka í høvuðsheitum og gera lívið súrt og besverligt hjá tað eru tey sum eru púra óskildig meðan teir sum veruliga vilja hvítvaska teir fara bara uttan um systemið tí tað er ommikið av londum sum ikki inninnførstur tær her og so orðða tað bara síni bisnes haryvir takk fyri ja takk fyri so er tað røðarin aftur ger

eg veit ikki men eg veit ikki um tað barnið sum fer við eini spari bússu inn í bankan skal endavendast ella um tann maðurin ella kvinnan sum fer inn at taka eit indur av pengum út skal forklára hvat mann skal brúka pengarar til ikki bara forklára men skriva undir og eg veit ikki endavendast eisini eg veit ikki ordiligt men men men h ha er e so nógvir nógvir spurningar í øllum førum og eg vóni at mann kann fáa svar upp á tað ja takk fyri og so er tað jenis a ranaen

avasovargt orðaskifti har okur ein fer e annar eftir at leggja ja sannleikani fram siga tað at okur samtykkja nakað sum okur ikki vita hvat inniber og men tað viktigasta tað er kann tað umgangast okur mugu fáa tað avklára bet ikki til eitt land við við knapp um fimmoghálvtrýss túsund fólkum at tað kann gerast øðrvísi eg trúgvi tí eg trúgvi tað er bara tað man tími ikki tað er for stórt arbeiði tað kostar fór nógvar pengar og tí ger mann tað ikki men eg eri øgiliga spentur høgni hoydal landsstýrismaðuri sigur at hann hevur eina loysn og eg havi bjóðað honum hvususur tvær atatkvøður sum miðflokkurim okur hava bara tvær atkvøður at at okur vilja standa aftanfyri hann við teimum báum atkvøðunum ikki hnn hevur eina loysn upp hetti her tí hetta pínur fólk ja takk fyri so er tað johannes joensen aftur
gerst væl takk fyri fýrsuna ja ja eg kann ikki siga meira enn tað at
a eg hugsi at vinnunevndin kanska kemur inntil eina niðurstøðu har eru fleiri skilafólk og landstýrsmaðurin kanska kann forklára hvat hvat inniber vónandi hevur hann eina góða frágreiðing og vis vinnunevndin kann tillaga lógina soleiðis til føroysku viðurskiftir soleiðsar at vit vanligu fólk kunnu liva undir henni og virka vanligt uttan at skulu enda vendast í heilum av bankunum syrgingarfeløgum og øðrum so er tað verður gott takk fyrija takk fyri og so er tað landsstýrið

frú forkvinna vit viðgera í færlógir

um tað sama evni onnur er føroysk hindonsk og boðar lógirnar snúgva seg um hesar reglurnar um at forða fyri hvíting og fígging av yvirgangsvirksemi í heiminum og eg kann byrja við at siga at eg eri rættiliga samdir og skilji væl tað skal eg kalla ta ørkymlanina ella næstan øðina sum eru inn áalla reglurnar sum koma ø jens arana haldi eg spurdi eina viðmerking at til upplýsingar so vóru tvær avhslógunum samtyktar undir síðstu samgongu jóhanes joensen tosaði um eina atað vóru tvær tvær tvær tríggjar føroyskar og tríggjar danskar og tá komu hesar reglurnar inn hesar her sum liggja nú eru broytingar í teimum lógum bara fyri at sláa tað fast øh og tað er púra rætt hthta her er ikki lutfalsligt í mun til ðlítið samfelag hetta er lóggáva sum er ja hendan lóggávan er gjørd fyrst og fremst í es gjøgnum es direktiv og es fyriskipanir sum vit upplivdu eisini at vit tosað um tiltøk móti russlandi á ikki yvirtiknum økjum meðan tann føroyska lóggávan sum eg haldi er munandi smidligari og munandi greiðari hon er gjørd okkum sjálvum men bygd á tað sama á hetta her fimta hvítvaskingar ella hvítingardirektivið hjá es og tað er eingin ivi um at hetta leggur eina stóra byrðu á á vinnuna og serliga smærri fyritøkur og tann vanliga borgarin tí at endamáliðvið hesum lógunum tað eri roynd og verið at vit mótvegis umheiminum kunnu siga at vit eru iki ikki eitav teimum londunum sum erhard joensen nevndi har ið tað ber til at hvítapening ella at fíggja møguligt yvirgangsvirksemi er sanniliga kki tór í føroyum neyvan tey døguni vildu hava og tað var bakgrundir fyri tí føroysku lóggávan sum liggur her tað var at løgtingið løgtingsins vinnunevnd aftaná eitt uppskot hjá bjørt samuelsen um mann átti at gjørt eina vága meting fyri hvussu ið mann í føroyum kann brúka okkara fíggjarkervur til at umganga skattareglur og tílíkt átti at verið og vinnunevndin samtykki uppskotið men bað landsstýrið tryggja a tað landstýrið gjørdi tað og fekk gjørt eina vágameting og har va víst á at at vandanar hjá okkum tí tað er rætt at tað r at í mun til onnur lond og estland og hvat vit hava sæð av skandalum og keymandaeilans s víðari so eru vit sletki har men hendan her vágametingin metti at vit vóru vit vóru rímiliga væl fyri men tað vóru ávísir váðar g nummar eitt tað var at vit hava sæð dømi við við við útlendsk feløg sum eisinih verað í fastskipanini tey dømin hava verið frammi alment og eru eftir eru eisini løtum kannaði av løgregluni eingin niðurstøða komin enn vit havsæ onnur dømir at har er ein vandi og tann føroyska lóggávan

hon hon byggir á ta vágametingina og tað týdningarmesta í tí sum vit kunnu gera her heima og sum hevði passað til tlítið samfelag tað er at vit hava fingið gjørt eina nærumfullfíggjaða eigaraskráseting hvør eigur í veruleikanum tey feløg sum virka og og vinna í føroyum eg haldi fimmogfýrs prosent av øllum av øllum ognarskapi tæy fyritøkunar eru nú skrásett og tingfólk kunu sjálv fara inn at tað er ein saktiska fín fínt yvirlit sum finst nýg gjá skrásetingini og vit hava styrkt eftirlit hjá skrásetingi serliga við teimum feløgum sum vit hava sæð dømir um ofta ígjøgnum fastskipanm og annað kunnu umganga skatt ella misbrúka føroyska skipanir tað hevur sum so ikki endiliga nakað við hvíting ella ella yvirgangsvirksemi at gera men tað kundi sjálvandi gjørt tað so tann parturin fari eg at siga er er sera væl hondum greiddir her men alt tað sum snýr seg um at seta í verk efta so nevnda fimta hvítvasdirektivi og ta intingfólk vóru á fundi í morgun har tað varð kunnað um tað frá embatsfólki fingu eg upplýst atmann roknaðr við at í fimmogtjúgu kemur tað sætta kvítingardirektivið frá hes og nú spurdi jenis a rana um eg havi eina loysn upp á tað nei eg haldi framvegis at vit skulu sjálvandi sum land kunna siga meg umheimin og vit eru partur av globalt forrum har vit eisini verða mett hava vit nóg góðar skipani til at tryggja tað at ikki verður misbrúkt tað haldi eg tað til vit skuldu gera men vit kundu gjørtað nógv einfaldari sum tann føroyska lógin tee dømi um so so so svarið er og nú skal eg ansa eftr hvat eg siga tí eg havi sjálvandi undirtøkur fyri tí í samgonguni men taðhev verir at tikið alt sum hevur við fíggjarfíggjarrætt og bankavirksemi á føroyskar hendur so hevur að bara verið visin lóggávaum tað og so kundu vit valt at gjørt hatta her men tað sum serliga erhard joensen av røttum øsisi um tað var serliga hesin tungin sum er tann tann danski parturin sum er ein endurgáva av hesum hvítfasteeritivunum sum næstan eingin skilur og jóanes joense spurdi um um um eg skilti alt nei tað ger eg ikki men eg skilji høvuðstætturnar ú tí uppskoti eg sjálvur havi valt at leggja fram her og sum eg standi inni fyri og tað er at tað nýggja er fil t g taka tann føroyska partin tað er at nú skulu nú skal eisini listahandlarar eg haldi odnis skoli var inni á tí skuldu eisini hava eina vágameting av karotek og annað at tagnaskyldan mótvegis teimum starvsfólkum í peningastovnum sum boða frá til hetta verða vard betur og ein røð av øðrum av øðrum kann mann siga táttingum í teiri lóggávur sum sum løgtingið samtykti altso í tvey túsund og tjúgu einogtjúgu og tveyogtjúgu líkasta uppskot sum hetta men eg halditað e rætt at gera taðat vit kunnu ikki gera annað sum støðan er tí at gera vit ikki hetta so fáa okkara bankartrupulleikar við sínum virksemi ímótvegis umheiminum og sínum so nevndum koyrispondentmankum ta danska fíggjareftirlitið sum fullar heimildir og fær størri heimildi við hesum áleggur bankun at gera tær so tískil haldi eg ikki politiskt at at atvit fáa gjørt stórvegis meira enn her verður gjørt í hesum uppskotinum uttan so at vit sjálvir taka hetta málið fult og heilt ta føroyskar hendur tá kundu vit farið at gjørt einfaldar lóggávu tá kund vit sluppu undan hetta her við at skjóta spurróður við kanónum ella at byggja byggja eina eina eina eina eina ein kropp hjá einum fílu oman ein eina beinagrind hjá eini mús tð er tað vit gera tað er tað vit so so skal eg svara upp á naram teimum spurningunum um tanmum ivamálin su eru reist sum av røttuhum eru og bæði orni skoli haldi og hugsað eisini erhard joensen nevndi ati at tað stóð at tað hevu ongar fígjliga fíggjarligar avleiðingar fyri vinnuna tað passar ikki bæði í tí donsku utgávuni men serliga tí føroysku er tað rættiliga væl útgreinað at hetta leggur bæði fíggjarligu og umsitingarligar byrðar á vinnuna meðan fíggjarligu avleiðingarnar fyri landið og kommununi verur ta eisini sagt hevur nakrar hevur nakrar avleiðingar tí at vit skuldu eisini brúka meira orku upp á fyrisiting hesi ferð ítøkiliga við at vit hava longu nú á fígjarlógini játtað eitt eitt eyka orsverk á skráseting føroya til at hava eftirlit serliga við hesum viðurskiftunum sum vórðu víst á í vágametingini so tað stendur lýst her men tað að ttað ger ikki trupulleikan betri men tað tað stendur væl lýst her at tað hevur avleiðingar fyri vinnuna bæði umsitingarliga og fíggjarliga tí tað eri eg samdur við við teimum t siga að tað hevur tað og hetta leggur eina øgiliga stóra byrði á tann vanliga borgaran og serliga smærri smærri smærri ulu geva upplýsingar og vit hava so kanska e aðtað jóva næstan næstan sjálvsøki her brúkt nógva orku upp á at tosa um hesa her tann listan við politiskum ábarum persónum sum jú rakar okkum øll inni her og har er eitt rætt sum sum fleiri hava nevnt tar hava eg so fingið eina avtalu við danska fíggjareftirliti og danska ráðharran á økinum um at vit gera ein felags lista ug nakar felags treytir fyri tað sum taka støði í føroyska samfelagnm vi sleppa ikki undan at at skráseta men vit kunnu hvussu avmarka skaran og gera krøvini til uppýingar meira lagari til so eg skal ikki lenda undan ábyrgdini eg havi lagt uppskotið fram eg mæli til at tey verða samtykt men sjálvandi viðgjørd væl og virðiliga men eg eri púra samdur við tí at hetta her hetta regluverkið sum minnir øgiliga nógv um alt tað regluverkið vit hava á tí sum eitur lóg um um finansiell virksemhet sum vit viðgjørdu her í í tinginum so seint sum mánadagin tað er øgiligt altso tað tað uppskotið var soels a tð var komið til tiltøkið ímóti russlandi og ikki yvirtøkum palsøku tað tað tað uppskotið fylti fýra túsund tvey hundrað og seksogtjúgu síður og hvør kann gjøgnumskoða tað hvør er hvør er møguleika hjá borgarum at fáa innlit í tað men eg kann selda inn fyri hesar reglurnar her eru at vit í føroyum styrkja okkara eftirlit liggur n ein byrða serliga á áeina nýggja grein her sum eitur listahandil og tað kunu vit viðgera nærri í vinnunevndini men annars eru tær tæ tær broytingarar sum eru í hesum báðum lógunum tað eru mest táttingar í tí sum longu er samtykt og í tí byrði sum verður løgd longu omaná tann vanliga borgaran og og og serliga smærri vinnuvirki vil eg siga í samband við hesar her hvítingarreglurnar tað sama við tær tær táttaðu reglurnar á fíggjarøkunum sum heild og ikki minst nú tiltøk sum gerast móti øðrum londum so tað passar men eg standi inn fyri at eg haldi at so støðan er mugu vit gera tær her tí annars kunnu vit skjótt koma á tann listan yvir lond har tað ikki er trygt at hava fíggjarligar flytingar og tað kann hava stórar avleiðingar fyri okkara vinnu ogsu víðari tað tað er tað er mín høvuðsgrundgeving fyri at so tað er sum eg segði um hini uppskotin sum vórðu fyri er hetta er hettar eitt tilboð sum vit kunnu taka ella at braka ja altso vs løgtingið brakar tað ja so s so kunnu tey gera tað men mínum tykki ber tað ikki til at braka tað so leingi sum vit ætla at verða í fíggjarligum samskifti við serliga okkara nærmastu grannalond íslandir norra hava akurá somar reglur so framvegis og so mugu vit men høvdu vit í yvirtiki máltsøki kundu vit gjørt nógv einfaldar lóggávu og laga tað nógv meira til føroysk viðurskifti nú verða vit at taka men kunnu neyvan vraka sovonu uppskot takk fyri frú forkuna takk fyri viðmerking frá helga abramsen ger so væl ja frúfor
hetta er hetta er sjálvandi eitt sørt slag av málum

sigur hann eisini rætt í tí at eg segði
tí eisini tá ið eg var í andstøðu taðvar fullst eg á tí eg haldi g enda við atatkvøða fyrikortini við somu grundgevingum hmen tað er tó ein munur og standa her við tí føroyska uppskotinum tað samlaða føroyska uppskoti nú burdi ag tikið at danska við men munurin r tann at tað føroyska uppskotið er eftir mínum tykki betri bæði betri og greiðari lógartekniskt meðan taðn danska uppskotið fyllir eg haldi ikki fara skveiv vera at siga tað fyllir hvussu fimm ela seks ferðinar meir en hetta tað merkir ikki at sum eg helgi abras sigur at at vit ikki her eisini í føroysku lóggávunum taka inn teir høvuðshættir sum eru í hesum so nevnda hvítvask direktivunum hjá es men tað r ein einfaldar lóggáva hon er lættari gjøgnumskoða og e haldi vist an lesa føroyska uppskoti og tey sum hoyrdu framløguna í dag frá frá embatsfólkunum so fekk mann rættiliga greiður góða greiðu á hvat er í veruleikanum vit samtykkja tann spurningin sum johannes joensen setti jóhannes joensen gersovæl
forkvinna eg haldi ikki at tað er nakað við andstøðu ella sangum at
sum hetta er tí tá er tað so stórur mál og umfelagnum málið líka mikið hvør situr í í samgongu so fær mann boð um at mann skal samtykkja tað men eg hugsi at hetta kemur at kostasindra eisini fyri fyri bankar og tryggingarfeløg umsita og tað verður nokk kundarnir í bankinum og kundarnir hjá tryggingum sum kann gjalda tað tað tað verður so vit vanlig borgarin og og feløg og onnur sum koma rindin her tá mann mann leggur eina rokning afturat á á á borgarum takk fyri høgni høvdu halda ger so væl ja eg haldi eg má svara ja til
tað tað er eingin ivi um at allar
treglurnar sum eru komnar tað er altso ikki komnar í dag tær eru komnar yvir eitt eitt langt tíðarskeið ja so at siga síðani síðan álopi á vorlig treyr sentir hvussu hvussu nógv av orkuni er farin í heiminum av okkara arbeiðsorku og og og heimsins fai eru farin til at gera trygdarreglur sum øgiliga væl væl sagt tað her sum kanska slett ikki raka tey mann vera skal fanga tit kundu taka trygdar eftliti á flogvøllinum ella hvítvatsreglurnar ella alt tað mann hevur gjørt tá bankar fyrr ati ferðin er farnar av heysin og hava sæð ein roknanginti skattaborgarin ja so tað uttan iva er tað n eykakostnaður hjá peningastovnunum av at gera tær her sum kundarnir koma at gjalda eg skal tó og siga eitt við jnjohanes joensen gjøgnum forkvinnuna at vit við at raka vit hava so tað er nøkur tingsum vit ikki hava tikið við og taðer esa politiska avgerði tað ru øgiliga lítið men vit hava til dømis sagt tað at danir aftan ú at lækka markið fyri nær tú kanst gjalda kontant inni á banka niður í tjúgu túsund krónur tað er hálvtrýss túsun krónur í dag tað hava vit ikki tikið við tað halda vit era farað for langt men tað er tað er smáting so havi eg hug at siga jami takk bara
fleiri ting úr hvussu tað er so lætt
tað var einki ímóti men bara ein lítil rætting og tað var tað at ú fekk høgni hoydal tað tað til ljóða sum tað var farna samgonga sum var byrjað upp á ther tað veit høgni hoydal tað passar ikki tann fyrsta lógin sum eg finni finni í í í í løgtingsyvirlitinum hon er frá apríl tvey túsund og átta eg skal ikki siga hvør ið legði tað uppskotið fram hvør dama var fíggjarmálaráðari tá men uppskotið eitur uppskot til løgtingslóg um fyribyrgjandi tiltøk móti hvítvaski á vinningi og fíggingaryvirgangi hvítvask løgtingslógin men altso tað kann gera prensis akkurát tað sama hvør hetta er hetta er ikki ordan og og onkur má steðga tí og eg avi eg havi álit á høgna hoydal hann tann rætti til at steðga teggsja takk fyri álitið og
takk fyri fyri at
kinna tingið og undirritaða á at hetta byrjaði tvey túsund og átta øh eg havi ikki kannað eg hugdi bara eftir hvussu í tær lóggávuna a vit nú broyta ha he føroyska sum nú er hon kom fyrstu ferð tvey túsund og tjúgu men men har hava ver reglur áðrenn tað er púra rætt ja m eg hali hesa føroysku komu í tjúgu men lat megikk lat meg ikki siga tað fyri fyrst tí tað so kann eg koma at siga nakað skeivt fyri tinginum og eg veit ikim e kann liva up til álitð eg fái so iki steðgað tað nú havi eg sjálvur lagt hetta niðan og tikið avgerð um at gera tað eg haldi e neyðugt ø eg kann heldur ikki fara at siga við við við tingi ella við jenusa rana at vit fáa yvirtikið tað sum eitur fíggjarættin og fíggjarøki undir hesi samgonguni eg hevði ynskt tað men tað avi tað ikki við í samgonguskjalinum men eg haldi tað hver hvussu h gjørt tað at ábyrgdin er lá størri hjá okkum at gera greiðar lógir men men vit høvdu neyvan sloppið undan atframt mong av hesum her altjóða tiløku tiltøkum sum næstan kundi verið steppikontór har mann bara kopierar direktiv neyvantakk fyri tað eru ikki fleiri sum hava biðið
eg um orðið í hesum báðum málinum og tað merkir at løgtingsmál seksogfýrs sum er ríkislógartilmæli ið vit wasklovi og løgtingsmál tveyoghálvfems sum er broytingarella uppskot til broyting í hvítvaktslógini tey bæði málini verða nú beind í vinnunevndina vit fara víðari í dagsskránna vit fara til seinasta mál seinasta løgtingsmál á skránni í dag og tað er fyrsta mál av løgtingsmáli fýraoghálvfems tjúgu tveyogtjúgu uppskot til samtyktar um at landsstýrið fær sett han í gildi fyri føroyar niðan fyri standandi unesku sáttmála frá tjúgunda oktobur tvey túsund og fimm um at verja og fremja margfeldi í mentanarligum útrykki og skal biðja um framsøgufólk framsøgufólkini verða fyri javnaðarflokkin johannes joensen fyri sambandsflokkin helgi abramsen fyri fólkaflokkin bárður lakini fyri tjóðveldi liljan veiði fyri framsókn karloth herlagarsson og fyri miðflokkin jenes av rana fyrstur at røða verður johannes joensen ger so vælforkvinna hetta er eitt
sum ljóðar soleiðis á løgtingi góðkennir at landsstýrið fær sett han í gildi fyri føroyar niðanfyri standandi uneskusáttmála frá tjúgunda oktobur tvey túsund og fimm um at verja og fremja margfeldi í mentanarligum úttrykki og so stendur ein ein ensk frágreiðing um konwensiin protection n promosin ofti divørsiti

onetsku stendur fyri juniti naytionx adjocanolzaientific n colcol organisation sum byggir upp á undirvísing ella tað sum eidur útbúgving og iens tað er vísind og mentan í øllum europa og mann kann siga tað at hetta er ein viktigur ela týdningarmikil táttur í at verða góðtikin summi sum alment internatiella vera partur av einum internationalum netverki kann mann siga og eg kann líka forklára í orsøkini til uppskotið itt sendur í landsstýrismaðurin í mentamálunum hevur heittað á landsstýrismonnum í uttanríkisog vinnumálum um at leggja uppskot til samtyktar fyri løgtingið um at oneskusáttmálanum um at verja og fremja margfldi og mentanaðarligum úttrykki verður settur í gildi fyri

politisk stevnumiðið um at verja og fremja margfeldi og mentanaðarligum útrkki hava stóran týdning fyri livirkor og virksemið hjá yrkislistafólki leikfólki og starvsfólkið av mentanarstovnum og felagsskapnum og hilduð verður tí at føroyar skulu taka undir við sáttmálanum eins og flest onnur lond í heiminum longu hava gjørt undirtøka fyri onesku sáttmálani er harafturat ein fortreyt fyri limaskapi í es samstarvsætlanini kreaitiv juurop tvey túsund og einogtjúgu tvey túsund og sjeyogtjúgu ið veitir stuðul til listarligar og mentanarligar verkætlanir umframt verkætlanir innan kreativar vinnur og tá mann lesur orsøkina til upskotið so skilir mann betur hví mann vil vera við í hesum her unesku felagsskapinum er til sáttmálaum tí hann gevur ymiskar møguleikar sum hann ikki frammanundan vit vita eisini at setrse hevur arbeitt nógv við at fáa onesku sáttmála góðkenndum í mun til útbúgvingar tí tá hevur mann eisini møguleikar til dømis at at taka útbúgvingar aðrastaðni í ymiskum europeiskum londum og har mann fær útbúgvingarleisnina í føroyum at sampakka við útyvingarleislunuam í øðrum londum sum mann kann skifta og hava útveksling av ymiskum slag tað gevur nógvar møguleikar og tí er tað hevur tað eisini týdning tá ið vit so hyggja eftir ina fyri vísind og mentan so er tað sanniliga eisini týdningarmikið at okkara mentan eisini verður spreidd runt um alla verðina í europa eisini og at vit fáa innlit í mentann hjá øðrum vit kunnu nevna at føroyski báturin og føroyski dansirin hava fingið ein serligt ein serliga hevd í jonesku sum

innan fyri mentanina sum mann bindur seg til at varðveita tann føroyska dansin og føroyska bátin og bindur seg eisini til at brúka orku upp á tað og tað er rættiliga týdningarmikið tí hetta eru økir sumi varðveita okkara mentan og siðar og tað kann vera skjótt at nú veit eg til dømis atvestur í vágunum vóru minist mer rætt eini fimm sk ein sjey bátasmiðir pápi mín var sjálvur bátasmiðjur hann livir so enn sum tann einasti eftir men allir teir eru burtur í dag tað er eingin føroyskur bátasumiðr í váginum onkur kanska fæst við ta sum hala hopbi men eingin liugir av tí og soleiðis er tað blivið í føroyum eingin tað eru fá sum byggja føroyskar bátar og tey sum byggja ta er til at smíða føroyskar bátar og tey sum smíða føroyskar bátar tað er kappróðrarbátar fyri tað mesta so tað er líka sum átti burtur ella við at detta burtur sum ein partur av mentanini føroyski landsurin heldur mann livandi enn og royna at varðveita tann tann siðin og ta mentanina men vistu tað ikki verður stuðlað og eggjað á økinum har jamen so dettur eisini tað burtur tíbetur hevur mann bundið seg til at varðveita bæði tann føroyska bátin og føroyska dansin tá tað so kemur til leiklist og annað aðra list so skal hon eisini kunna varðveitast og mennast og tí hevur mann møguleika at søkja ymiskar stuðlar úti í heimi í europa gjøgnum ognesku og tær kanalir sum eru har og her verður nevnt samstarvsavtaluni kreait í f juurop at mann kann fáa stuðul til listarligar og mentanarligar verkætlanir og verkætlanin inná kreativar vinnur og tað kann man ikki siga annað enn er skilagott og tí haldi eg hetta tað er skilagott at vit vit fáa hetta skrá og samtykkji hetta at landstýrisfólkini fáa møguleika at royna at fáa handan gunesku sáttmálan

soleiðis at vit eisini kunnu virka á sama føti sum onnur lond í europa og hava summu møguleika og tá ið mann hugsar um føroyar so hava vit eisini eina ríka mentan á nógvum økjum og egtrúgvi ikki tað eru sjálvandi allar mentanir hava sína sín kreativitet hava síni fólk men føroyingar standa einki aftan fyri onnur lond tá tað kemur til kreativitet og annað

bara man hyggur eftir fólki sum luttaka innan fyri sang og og virksemi annar sínar mentan í føroyum e tey eru á hædd við útlendingar á øllum økjum men bara tí vit hav et annað mál og ikki brúka tað enska málið men tað føroyska málið eigur ikki at gera tað at vit vit ikki eiga at koma út í havn heim so eg haldi ati hetta erup á tíðina at vit fáa hetta samtykt og eg vóni attað verður til gagns fyri nógv listafólk í føroyum og hetta er hetta er itt mál sum sum eg fari at taka undir við javnaðarflokkun tekuundir við takk
ger so væl ja frú forkvinna hetta her er so eitt uppskoti um uppskot
samtyktar um at landsstýrið fær sett í gildi fyri føroyar unesku sáttmála frá tjúgunda oktobur tvey túsund og fimm um at verja og fremja morgfeldi í mentanarligum úttrykki og tað sum er skotið upp tað er at løgtingið góðkennir at landsstýrið fær sett enna í gildi fyri føroyar hendan her unesku sáttmálan frá tvey túsund og fimm um at verja og fremja tað mentanarliga útrikki vit hava frammanundan sett onkrar aðrar ognersku sáttmálar gildi fyri føroyar vit hava til dømis sett hanna her sáttmálan um verju avsiðaarvi frá tvey túsund og trý nú nevndi johannes joensen eitt sindur hetta her um um føroyska bátin og annað sum sum er sum er komið á tann listan av tí vit hava sett tann sáttmálan gildi men sjávandi tað setir so krøv til okkum eitt er æt mann blív samdur um at at taka undir við einum sáttmála men tað setr so krøv til okkum framyvir at vit so tillaga ting eftir hesum her eftir um sáttmálan vir að samtykt og til dømis samband við bátin so so so vóru nakrar treytir har um at atja báturin skal ja sum tað eitur liva eitt virki lív í samfelagnum og tað kanst so verað sjálvandi altíð tá ám mann samtykki sovorðir sáttmálar so so kann avbjóðingin til tað mást tú skal setast í verk altso klára vit so liva upp til alt sum vit hava tikið undir við vit hava so eisini sett í gildi ugnetsku sáttmálan um tiltøk at banna og fyribyrgja ólógligum inn o útflutningi og ognarskifti á mentanargripum tað er eisini nakað vit hava samtykt fyrr hesin sáttmálin hann viðger evni ið eru skipað í lóggávu á mentanarøkinum eitt nú kringvarpslógina í uppavsravslógini skjalasavnslógini bókasavnslógini fornminnislógin í stavslóggávu í lóggávu um stuðulsskipanir á mentanarøkinum og sum eg skilji tað út frá tekstunum í hesum uppskotinum so hevur hetta týdning fyri livirkor og virksemi hjá yrkislistafólki leikfólki starvsfólkið á mentanarstovnum og felagsskapium í at samtykki hetta binda vit okkum til at skapa karmar fyri mentanarpolitikki har mentanarlig mentanarliga morgfeildi fari góð korð at virka undir øh eg havi eitt sindur ilt við at skilja ítøkiliga hvat hetta broytir í mun til tað sumvit longu hava samtykt nú nú skal tað sigast at eg skuldi ikki vera framsøgmaður í hesum málinum so tað kom kanska eitt sindur brádliga og so tí havi eg ikki hugt so nógv eftir akkurát í men eg havit sindur ilt við at skilja akkurát hvat hvat broytir hetta í mun til tað sum longu er galdandi og og tíhaldi at tað líkasum er er tað sum er mest intrænt upp at vita í hesum málinum tá ið lansstýriskvinnan kanska tekur orðið hvat er tað ítøkiliga sum sum hetta broytir og ikki minst hvørji krøv setir hetta til okkum í framtíðini altso hvøri hvørjar hvørjar lógarbroyting erheita uppskot um lógarbroytingar fer at koma ella hvørji átøk fer at verða sett í verk orsakað av at vit hava tikið undir við hesum her men sum heild so er hetta nakað sum ja rættiliga nógv lond hava tikið undir við og og mann mann blívur samdur tvørtur um lond at tað er nøkur nakur mentarnararvir sum vit skulu ella mentarnar arvur sum skal sum skal varðveitast og og tað tað er kanska undarligt vissu vit ikki taka undir við einum sovorðyum som men men sjálvandi vt vit eiga at vita longur nú hvat hvat merkir heftir praksis tað er tað sum eg avi stuttligt at siga um hetta málið takk fyri takk fyri næstur at røða er bárður á lakjuni
ger so væl ja takk fyri frú forkvinnan
nú hava teir báðar undanfarnir røðararnir longu verið inni á nokk so nógvum og hetji abrahamsen var var inni á her móti endanum og har hann nevndi onkrar spurningar til til landsstýriskvinnuna í mun til hvat mann kann vænta

hvørjar aðrar lógarbroytingar kunnu væntast ella ella hvørjar avleiðingar kunnu vera av at mann góðtekur hendan soknmálan og tað eru tað eru góðir spurningar at seta sær og og helgja áframennis ein var eisini inni á hesum her

góðtikið ella sett í gildi aðrar sáttmálar frá unesku men tað eru so hettar sum vit hava til viðgerðar nú hetta uppskotið til samtyktar og

vera áhugavert hví mann eg prøvaði líka at leita lýsingir í líkasíðum í mun til hvat hvør grundur mundi vera aftan fyri ein tølíkan sáttmála so so er tað hetta her at at vit liva í einum heimi sum blívur meir og meir globaliseraður og blívur meir og meir knúktur saman og altjóða gjørdur og handil fer fram yvir um øll landamørk og og alt og øll vit líkjast øll meir og meir í hesari verð har mann so frá uneskusta síðu hevur sagt tað ókey vit mugu varðveita nøkur ser eyðkennir vit mugu royna varðveita mentan runt umkring allan heimin so at vit ikki vera so so líka at vit gloyma okkum sjálv illast eisini haldi eg mann kann siga at at tað er hevur verið tankin aftanfyri og sum er ein ein góður tanki hugsi eg og ikki minst tá ið vit so hugsa um okkum her

og har vit samstundis eru mitt í hesari globaliseringini eg hugsi at um vit við at góðtaka hendan hers háttmálan eisini koma at styrkja um okkara egna føroyska samleika so er tað eitt gott mál í sær sjálvum tí at vit eru undir støðugum trýsti upp á so øgiliga nógvar mátar og í valstríðunum so royndi eg at føra fram hetta sum hevur við okkara mál at gera hvussu stórt tað trýsti er

og nú hava teir báðir undanfarnir røðararnir eisini verið inni á øðrum mentanarligum dýrgripum sum sum eru komin undir veingirnar hjá honum elskaoghálvfjerðs ella vit hava bundið okkum til nøkur ting so upp á tann mátan er hettar er tað gott tað sum bara er umráðandi tað er at at mann kann fáa at vita hvat hvat fyri avleiðingar hevur hettar og í hoyringsskrivinum sum sum eru komin inn verður millum annað ført fram at

har tey vóru glað fyri hendan her møguleikan fyri at tí tíða við at samtykkja hendan hers háttmálan so so fáa vit føroyingar eisini møguleika at søkja stuðul í tað sum nokk verður rópt creative europe

og og tað eru tey fegin um at tað tað verður møguleiki og so nevna tey eisini nakað um at pengar mugu fylgja við og ymissanina so tað er sjálvandi eisini umráðandi at fáa tað lýst hvørði eventuellig kostnaður er av hesum hóðast tað í í hesum uppskotinum verður nevnt at tað ikki er stórvegis fíggjarliði

kallar mann tað tað verður so ikki ikki teir stóru pengarnir sum verða brúktir uppá eitt her so tað ja stutt at langa eg trúgvi at hetta er e eitt mál sum sum fólkaflokkurin eisini tekur undir við men

at fáa lýst hasi tingini við hvørji avleiðingar verða og hvat skulu eru tað er tað annað vit skulu góðtaka av av ymsum og hvussu nógv fer tað at kosta
gjørt so væl
takk fyri frú forkvinna vit viðgera í dag uppskot til samtyktar um at um neskusáttmálanu um at verja og fremja margfeldiguí mentanaarligum útsyki verður settir í gildi fyri føroyar og tað er landsstýriskvinnan í mentamálum sum hevur heittað á landsstýrismannin íð uttanríkis og vinnumálum um at leggja uppskotið fyri tingi unesku junitinaytion zacjrocaonolzin czificen kolsjóal organisation er heimsumfevnandi ysturfelagsskapur sum virkar fyri trygt og friði millum heimsins lond við at skipa samstarv innan málsøkin í útbúgving gransking mentanssamskifti og upplýsing

málið hjá felagsskapinum er í samstarviat stimbra førleikar og vitanarkervi hjá limalondunum felagsskapurin fór til verka stutt aftaná seinna veraldarbardaga í nítjan hundrað og seksogfjøruti og síðani stovnsetanina er limaskarðin vaksin san í dag telur hundrað og trýoghálvfems limalond og ellivu atlimalond so tey flestu av heimsins londum eru sostatt limir í unesko føroyar fingu atlimaskap í tvey túsund og níggju endamálið við føroyska atlimaskapinum í unesko er at føroyar fáa eina sjálvstøðuga rødd á altjóða pallinum atlimaskapurin merkir at føroyar fáa eina sjálvstøðarødd í millum tjóða høpi at føroyar eru við í teirri altjóða menning sum fer fram innan málsøkini og eisini at føroyar vera meira sóniligar í altjóða høpi unetsku tjóðarnevndirnar eru sambindingarligi millum unesku myndugleikar og samfelagið og fyrsta føroyska ognetsku nevndin bleiv sett á stovn í tjúgu tólv eg havi faktiskt sjálv verið limir í nevndini eitt tíðarskeið í dag er evnið sum nevnt ugnesku sáttmálan at verja og fremja margfeldiu mentanarligum útsøki sum á enskum eitur konveyandi

ákolceóru ekspressins sum tað stendur í viðmerkingunum so hava mentanarpolitisku stevnumiðjini í sáttmálanum týdning fyri livirkoru virksemið hjá yrkislistafólki leikfólki starvsfólki á mentanarstovnum og felagsskapum og føroyar eiga at taka undir við sáttmálanum eins og flest onnur lond í heiminum longu hava gjørt undirtøka fyri unesku sáttmálanum er eisini ein fortreyt fyri limaskapi í kreaitovo jøurop sum veitir stuðul til listarligar og mentanarligar verkætlanir umframt verkætlanir innan kreativar vinnur og eg fari at koma inn á eitt dømi um hvørjar dyr hrieyitove jørop letur upp fyri okkum í føroyum eg fari ikki at ganga slavis gjøgnum sáttmálan men eg kann siga at eg taki undir við hvørjum orði í sáttmálanum sum varð staðfestur á aðalráðstevnuni hjá unesku í parís í tvey túsund og fimm og eg vil líka lesa tvey brot úr sáttmálan sum er vitandi um at mentanaðarligt margfeldi skapar eina ríka fjølbroytta verð sum økir valmøguleikar og elur av sær førleikar og virði hjá menniskjum og tess vegna er ein høvuðskelda til burðardygga menning í samfeløgum fólkum og tjóðum og næsta brotið sum ljóðar sum vísir á at mentanaðarligt margfeldi sum blómar í umhvørvi við fólkaræði tollyndi sosialum rættvísi og sýna millum virðing millum fólk og mentanir er alneyðugt fyri frið og trygd á hvørjum stað í londum og um allan heim við at taka undir við sáttmálanum binda vit okkum til at skapa karmar fyri mentanarpolitikki har mentanarligt margfeldi fær góð korð at virka undir tað sæst eisini í hoyringssvarunum at tað verður tikið væl ímóti sáttmálanum sáttmálin vísir eisini á at týdningurin av mentanarligum virksemi er bæði mentanarligur og búskaparligur og atlit má takast at báðum mentanarligu kreativu vinnurnar eru millum skjótast vaksandi sektorar í heiminum og svarar til seks komma eitt prosent av heimsbúskapinum mentanarligu og kreativu vinnurnar eru eisini sera tætt knýttar at ferðavinnuni ferðavinnan stendur fyri umleið tíggju prosent av øllum størvunum kring heimin og mett verður at júst hendan vinnan er ein hin besti katalisatorurin til at menna og nýtímansgera samfelag undanfarni løgmaður bárasteinielsen tók stig til vakstrarforðum hvørs endamál er at byrta upp undir virðisøking í týdningarmiklum geirum siðbundnum vinnum og alternativum framtíðarvegnum í føroyum eitt vakstrarøki hjá vakstrarforrum er vinnuferðavinna frágreiðingin um vinnuferðavinnu leggur upp til at í tjúgu tretivu skapar ferðavinnan í føroyum tvær milliardir krónur í inntøkum av hesum stavar ein milliard frá vinnuferðavinnuni sum í ferðavinnan innan fundir og ráðstevnur mentanartiltøk og ítróttartiltøk um sama mundið sum ein arbeiðsbólkur hjá undanfarna landsstýri arbeiddi við hesum arbeiddi eg sjálv í einum øðrum bólki sum orðaði nýggjan ferðavinnupolitikk fyri tórshavnar kommunu bæði í frágreiðingini hjá vakstrarforðum og í ferðavinnupolitikkinum hjá tórshavnar kommunu verður sagt at havnin skal vera europeiskur mentanarhøvuðsstaður í tvey túsund og tretivu og áðrenn ei norðoyingar og suðuroyingar kanska seta kaffi í hálsinso er hetta ikki ein verkætlan sum er knýtt einans at havni men fevnir um allar føroyar ein fortreyt fyri at gerast mentanarhøvuðsstaður er tó at landið er limur í es ella epssamstarvinum og tað eru vit jú ikki ein annar møguleiki er gjøgnum croaitive jørop sum vit við hesum onesku sáttmálanum kunna gerast limur av eg kann nevna at botið í norra við sínum hálvtrýss túsund íbúgvum verður europeiskur mentanarhøvuðsstaðir næsta ár í tjúgu fýraogtjúgu trýss prosent av tiltøkunum verða í sjálvum bodi meðan fjøruti prosent verða aðrastaðni í norðurlandaøkinum sum boti er partur av og hóast tað kanska kann tykjast dýrt og kanska eisinieitt sindur roksligt at fara undir eina slíka verkætlan so gevur hon listaumhvørvinum og samfelagnum sera nógv aftur og som má eg siga fyri egna rokning so hopi at vit eru komin eitt fet nærri at gerast europeiskur mentanarhøvuðsstaðir tí tað hevði verið ein risa sýniskuggi fyri bæði føroyska vinnu og mentan takk fyri takk fyri næstur a røða verður karlott hergarson
ger so væl fyr tú fólkuna
ja uppskot til samtyktar at løgtingið góðkennir at landsstýrið fær sett í gildi fyri føroyar ognesku sáttmála um at fremja margfeldi í

hví blívur hetta pressað ígjøgnum løgtingið beint nú nú tað er so stórt press á hetta er ein sáttmál sum kom í tvey túsund og fimm og varð settur í gildi í til dømis í danmark í tvey túsund og sjey altso fyri sekstan árum síðani so hetta málið kundi gott bíða til eftir ólavsøku til at verða lagt fram hetta er ikki eitt átrokandi mál beint nú tá ið tað hevur longu bíðað í sekstan ár nakrir fáir mánaðir afturat til elta frá hevði eg einki gjørt tá vit seta altjóða sáttmálar á gildi so hava vit skyldi at seta okkum ordiliga inn í tingini vit skulu ikki bara seta teir úr gildi og so breggja okkum av at vit gera tað nei tað fylgja skyldur við og tá tað er so nógv press á sum nú so er vandi fyri at vit samtykkja okkurt sum vit ikki ordiliga at duga at gjøgnumskoða við fyrsta etinakast vit hava til dømis akkurát diskuterað og snakkað um hvítuvaskikalógirnar og tær

ikki tí at eg eri mótir andanum í sáttmálan her er nógv góð ting sjálvandi skulu vit tjúkla um listina okkara sermerktu føroysku list og breiða hana út um heimin men tað ørkymlar meg tá ið tað stendur í viðmerkingum frá iog vinnumálaráðnum har er einki nevnt um teir fíggjarligu avleiðingarnar av hesum sáttmála tað einasta at siga er mett verður ikki at tað er neyðugt at fólk verður sett burturav til at umsita sáttmála og tú blívur ikki minni ørkymlaður tá tú millum annað lesur hoyringsskrivi frá fjølrit og lista lisa orsaka boðar frá at tað taka tá tey taka undir við sátat sáttmála verður settur í gildi men siga so víðari vit ynskja tó at gera vart við at tað eisini er sera umráðandi at umsitingin sum stendst av hesum ikki kemur at ganga út yvir tær játtanir sum eru til listafólk og ei heldur kemur at leggja eyka arbeiðsorku á listafólk feløg uttan endurgjald og løn fylgir við og listasamband føroya lisa viðmerkir í serligum atliti til kroaitif jurop og fegnast um at før at føroyska listarliga verkætlanir verða fevndar av hrieytu jurope og undirstrika týdningin av tí at føroylistafólk luttaka á javnbjóðis og virðiligum føti men undirstrika at tað kann ikki sigast klárt og hart nokk at pengar mugu fylgja við og víðari sigur sigur lisa at skulu skulu føroysk listafólk luttaka á javnbjóðis og virðiligum føti tað vil siga hava eginpening og reiðum pengum og ikki í høvuðsheitum innkainfinevnsing við inn í teir verkætlanirnir olisa vil eisini viðmerkja at um ikki fígging fylgir við kann hinvegin vandi vera fyri eini øktari celv xitatión hjá føroyskum listafólkum nú eisini á tí europeiska mentanarpallinum eg mátti ordiliga anoniserað ov gugla fyri at skilja hetta síðsta avsnittið í hoyringsskrivinum frá lisa og um eg skilji tað rætt so vil tað vera vandi fyri at føroysk listafólk koma at standa verri enn nú altso áðrenn unesku sáttmálan kemur í gildi um ikki fígging fylgir við tey kunnu koma at noyðast til at lata seg útnytta selv ecploitation tað vil siga arbeiða gratiskt gjalda fyri egið uppihald í útlondunum fyri at ja at føroya land skulu kunna fylgja andanum í sáttmálan tað kunnu vit ikki bjóða teimum so nú fer hetta í nevnd so vilja heita á tey um at fáa tað væl útgreina hvat hetta kostar bæði í pengum og serliga sosialt fyri listafólkini sum so ella so koma at vera bundin av hesum sáttmála og fáa eina fíggjarliga meting frá landsstýriskvinnuni hvussu hetta skal fíggjast takk fyri
bara einis stuttur
tað er lítil spurningur hevur røðarin gjørt sær nakrar hugsan um hvussu nógvir pengar skulu vit fylgja við fyri at tað kann vera virðiligt fyri føroyskt listafólk hvussu nógv í samgongum fer at at játta at fylgja við hesum sáttmálanum karlat herkursson ger svat
takk fyri eg havi
eg veit ikki eg veit ikki hesin sáttmálin líkasum dumpaði inn í løgtingið uttan ordiliga bleiv gjøgnumgangið hvat eguliga ganga út páð altso hvat tað skemur at kosta men eg sagti so rokni vit fáa eitt roksstykjabeint so at tað sum vit eftirlýsa vit skulu ikki bara binda okkum til altjóða sáðar uttan at vita hvarivørjar avleiðingar tær hava bæði positøkur og negativar takk fyri takk fyri næstu røða er janus av ræna
ger so væl i hatta vór góður øh
e kann ikki bara skunda nakað ígjøgnum tað skal mann ikki gera vað nakað sum helst ha meni eg kann gott svara up á hví i tað verður

er tí at uppskotið komin niðan í tingi aftaná freistina men har vóru seytjan fólk sum høvu skrivað undir at tað kundu gott viðgerða atna freistina ja j eg skal ikki siga hvørji nei slett ikki tað hevur ongan týdning men kann bara siga at tað var eingin frá frá andstøðuni tí havi okur tað í dag og og eg veit ikki tað tað klára oku nokk væl tað haldi eg at vit gera tað nevndin tekur sær av tí og og klárar tað eitt sindur eg haldi at eg havi lisið tað hampiliga væl ígjøgnum íbet var ein føroyskt týðing við eisini tað var tað hjálpti ómetaliga væl

hetta her eg veit ikki um o orsøkin til at hetta her bleiv aktuelt var at mann fór at forhandla um oreisan juuróp tað var jú tíggju at føroyingar tóku undir við granskingarsamstarvinum hjá hjá junesku ella hjá e eu on reisin tjúgu tjúgu heta og tað vardi tíggju ár og tað vóru tíggju kanska ikki jú tíggju dýra ár fyri føroyingar að tað má sigast ja ókey okur fing ikki nakað burturúr altso tað varð startskotið til gransking í føroyum tað má mann siga tað tað góða var men okur høvdu ikki heilt funnið útav at okur komu at betala so nógv sum okur enda við at betala okur høvdu væntað at at okur fóru at fáa nógv meiri gransking altso í eg ug siga tey tað at at føroyingar eru óførur at koma við granskingaruppskotum sum teir so fáa játtaði at tað er eingin sum ger so góð granskingaruppskot sum føroyingar men tey eru forfá og av tí sama so betaltu okur inn nógv meira enn okur fingu út og tað so tað vartað var eitt sindur pínuligt tí tað var nógv nógv meir eisini sum sum okur betaltu og so eru hureisin í tjúgu tjúgu liðugt í tjúgu og so fer mann at samráðast um taðn næsta og har vóru føroyingar so við og tað er horeisandi yuróp og tað vil siga tað tað tíðina minniski tá ið egalstjórin hjá mær hann hann samráddist tíma eftir tíma og dag eftir dag og hann gjørdi eitt fantastiskt arbeiði saman við nógvum øðrum og tey komu til eitt haldi eg eitt ómetaliga gott úrslit har ið tað sum verður ella tað sum verður brúkt tað sum okur brúka í eu upp á gransking tað verður virðismett tað kostar jú okur betala ikki fyri meir enn tað sum okur brúka og og hetta er ótrúliga flott tí at at ver kunna verið við í hesum her eusamstarvinum tí tað opnar dyr út í heim sum sum okur annars ikki høvdu havt tað kostar men tað góða nú tað er tað at at túr eisin juróp tað er tað er tað finansera seg sjálvt hvørki meir ella minni tað er gott og so uppstendur hetta her at tá ið mann samráðist so so vil mann eisini koma inn í samstarvið um skúlaskap tað samstarvið sum egog lond hava i hvørt annað og tað siga teir tað er fínasta ordan tað er einki problem føroyar skulu vera vælkomnar og lat okkum fara g samrøðast aftan á at okur hava fingið henda her granskingarsáttmálan ígjøgnum og eitt afturat tað er kreativ í európi tað er mentan lat okkum eisini fara samráðast um tað tað vóru bæði eu og føroyar samd um at tað var skilagott tað opnar altso heta her skúlasamstarvi erasmusk pluss tað opnar jú fyri einumveldiginssamstarvið veldigur møguleika fyri føroyskan ungdóm at fara út altso hetta samstavt millum lærustarvustovnar í í europa og ikki bara á høgum støði men hetta er eisini innan fyri ítrótt innan fyri dagstovnar og og og og ungdómum annars so tað er gott tað opnar vegin hjá føroyingum úteftir og tað er hjartamál sum eg í hvussusur havi havt hetta her at okur skulu ikki síggja okum lítlar oku skulu síggja okum sum tey sum kunna geva okra okra ja medborgarum í øllum heiminum nakað gott føroyar eru væl fyri eitt gott samfelag við góðum ja okur fingu nógv okur ervdi nógv frjá okra forfetirin men so kemur hesin her trupulleikin at tað er eitt krav til at okur kunnu samstarv mentanarsamstarvinum er kreativi í uuroup at okur hava góðtikið og og góðtikið henta sáttmála juneska sáttmálan tað er hann sum okur so viðgera í dag og eg veit ikki øgiliga nógv vorðið a og vit duga ikki at síggja nakað tað má eg siga ikki ikki síggja nakað úti østíðunum okur blíva sum við nógvum øðrum sáttmálum eg kannaði fjórða hvørt ár um okur yvirhalda hann og og og tað er er nakað sum sum øll mugu leggja seg undir og eg haldi tað at visti mann smmann fer inn í sovorðit so skal mann ikki halda teg nakað fjórða hvørt ár tað krevur kanska eitt sindur men kanska ikki visti tð er fjórða hvørt ár ikki ikki annaðhvørt ár tað hevði verið upupp aftur truplari eg havi lagt merkis at hesin sáttmálin kann uppsigast og tað er er eitt positivt tekn alst tað er ikki nakað mann skrivar skrivað seg fastan í so blív mann hanngantíð í hann kann uppsigast men eg van ein spurning og eg haldi eg veit svari men eg fari spyrji hann allíkavæl tí hetta okur hava jú atlimaskap í uneskum móta upp í annaðhvørt ár á aðalfundinum eg havi verið á ein einum fundi tað var tað var storsligur tað var stórbart tant fantastiskt í ið í parisa at kunna hava røðu har men okur vóru so atlivir og tí havi eg hug at spyrja eg eg vænti at at eg veit svari at kanne hava okur atkvøðurætt okur hava ikki atkvøðuræftur so vítt eíg minnist í junesku hav okr atkvøðurætt tá ið tað kemur til at gera broytingar í hesum sáttmálanum eg vænti ikki men kanska veit landsstýriskvinnan tað takk

tí at undirritaðið hevur solagt hetta uppskotið til en anna her sáttmálan nærska sáttmálan fyri tingi men tað er mentamálaráðið sum hevur gjørt tað innihaldsliga og sigur stenberg far at taka orðið og greiða frá tí øh eg skal bara siga heilt stutt at til tann seinasta spurningin frá hátt verður undanfarna røðara so gevur atkvøðu ella atlimaskapur gevur ikki atkvøðurætt tíverri og eg farikki at siga hvat loysnin er upp á tað men tann tann loysnin upp á tað minnist nokk so nógv um orðið loysn so nógv kann eg siga øhso vit ru vit eru avlaði mara skapar tað er fínt at vit hava vit hava gjørt tað eg haldi e týdningarmikið øog eg haldi eisini sera týdningarmikið atvi t seta eina sáttmála eina sgildu tí at hesin sáttmálin hann er jú bæði eitteitt amboð og eitt tekin um at vit vilja virða mentanarligt virksemi sum heild skapandi virksemi sum heild innan fyri mentan og list men hann byggir jú eisini á at vit skulu virða og og elva til samstarv millum mentanarvirksemi millum lond og samfeløg og tjóðir og stættir og alt tað sum hartil hoyrir altso at fremja tað mentanarliga margfeldið ikki bara heima hjá okkum men í heiminum og tað haldi eg sera týdningarmikið at at at at vit gera tað tí at eg haldi fyri at svara heilt stutt og tað kann landsstýriskvinnan so greiða nærri frá at sjálvandi er endamálið ið ein slíkum sáttmála at vit við hesum eisini at løgtingið við hesum eisini bindur okkum meira til at fremja ein miðvísan ømentanarpolitikk og tað kann egi hvussu siga við e havi alt ov leingi í politikki at tað haldi g ikki vit hava megna higartil tað er komið í smáum lopum við tilvildarligum átøkum her oderu ofta tí man tíbeturi hevur fingið ett trýst frá teimum skapandi skapandi fólkunum sum eru í landinum men okkum okkum væntar enn ein samanhangandi veruligan mentanarpolitikk sum kann lyfta mentanarvirksemi í føroyum upp á eitt upp á eitt stig har tað verður munandi meira stuðlað frá landsins myndugleikum og tá tosar tuð mentan í í breiðum høpi alt frá alt frá listu og skapandi virksemi til til søvn og til

mentan og alt tað sum sum mentan er og eg skal ikki eg skal ikki vera tann sum roynir at at definera hvat mentan er men eg havi altíð sjálvur hildið at mentan ell ein ella ella ein mentanarpolitikkur í føroyum hann má byggja í hvussu e á tvey

tvey bein ella tvær tvær súlur og tað er at vit mugu alla tíðinar varðveita og verja og hjúkkla um tað besta sum er skapt í føroyskari mentan gjøgnum ættarliðuð ígjøgnum okkara søgu men samstundis o tið tað tídningarmegin samstundis mugu vit áhaldandi skapa nýtt og lata upp og stuðla á nýskapan og marbrótandiskapan hjá hjá okkara fólki ikki bara tey sum arbeiða burturav við mentan og list men í okkara mentan sum heild tað tað má vera setningurin og og landsstýriskvinnan kann kann greiða nærri frá t atað verður spurt um fíggjarligar avleiðingar tað einasta sum eg kann siga nú havi eg lagt uppskotið fam sjálvan sáttmála og hann og haldi jens a rana varða inni á tí eisini at hesin sáttmálan er eisini ein fortreyt fyri at fara og liljaweie sevði tað eisini at fer at fara inn í í kreaitúr jurop øhog eg haldi limagjaldið til at fara inn í tað er ikki eins og við esgranskingini eg haldi tað er og landsýrskin kann rætta meg eg haldi tað er umleið tvey trý hunrað túsund krónur fyri tann limaskapin og eg tað gevur so atgongd til eisini at fara inn í ymisk mentanar samstørv og eisini at søkja pengar úr ymiskum úr ymiskum grunnunum sum har eru ásett tað erjúeitt samstarv millum fyrst og fremst eslondini men eisini millum epslondini norra og og ísland og lyknustein hugsi svei seg við eisini h so so sjálvandi hevur sáttmálni hjá sjálvum ikkinakrar fíggjarligar avleiðingar men skal mann fremja tað sum sáttmálin siður við sínum við við sínum góðu orðum um mentan so kunnu vit seta heina upphævt á sum er alt frá alt frá einari millión til til til til til tvey hundrað milliardir altso langt fram í tíðina tí hetta hesin sáttmálarnir sigu at vit støðu skulu skulu styrkja og menna og linna undir mentanina í breiðum høpi men eisini á teimum einstøku mentanarligu geirunum so tað er tað sum liggur í tí og eg haldi eg haldi týdningarmikið t vit samtykkja hanna nú so at vit kunnu fara halda áfram við tí sum sum henda nevndin sum hevur umboð okkum í í uunesku eg haldi undanfarna landsstýrið fyrireikaði tað eisini og heitta á landsstýrið um at seta gildi sum unesku nevndin so at vit kunnu fremja tað sum sum kann vera næsta stigið í í at ið eisini at lyfta føroyska mentan og upp bæði inni hjá okkum og úti í heimi tað síðsta viðmerkingina eg havi tað er bara og og og nú skal g ikki kasta ábyrgdnar frá mær eg havi lagt tað fram men men eg havi tosað við lanstýriskvinnuna um hettaher hví hví mann endar við at kalla að fyri mentanarligt úttrykk og vit síggja t tað at mann hevur spurt máog eg ynskt mann kunnið funnið kunnið funnið eitt meira ja eitt eitt meira íblásandi orð eitt meira ja eitt eitt eitt eit heitið sum sum sum ímynda hvat mentan er tað jú at tað er eitt gosfjall av skapan og og og kreativiteti og tílíkt og eg havi so ikki funnið tað altso eg síggi málráðið nevnir atað kunduvera mentanarligur framburður tað ljóðar eisini tað ljóðar eisini eitt

so so so eg hevði heldur brúkt mentanarliga skapan ella her stendur mentanarligu mementanarlig mentanlig skapanarevni til dømis at funni okkurt orð um um um utanlansnevndin kann viðgera tað so er tað verið fínt tí eg haldi ikki at orðið útrykk er fevnandi um tað eg haldi eg haldi ikki ta er fevnandi um tað sáttmálan snýr seg um og sum mentan er tað haldi eg eg síggi og tað er ikki bara tí at at at at at hetta orðið er komið í onkrum ávísum landi eg haldi g haldi bara tað eitt øgiliga avmarkandi orð í mun til tær øgiliga stóru visjónirnar og tær og tær og tær leiðir vit binda okkum til at til at fara undir við at samtykkjata sáttmálan takk fyri frúr
emberg landsstýriskvinna ger so væl takk fyri
okur eru jú ikki sjálvstøðugtland enn men unesko er ein nevnd undir st og hetta er ein felagsskapur sum er savnandi fyri útbúgving mentan samskifti og vísindi og so er tað so hetta her yvirskriftim mentanarligt úttrykk ja eg haldi helst ikki tað ljóðar so øgiliga pent men eg dugi ikki at finna nakað betur og og eg veit at fólkini íti í ráðnum hava faktiskt brúkt øgiliga nógva tíð upp á akkurát tað og hava altso spurt seg fyri so at vissi nevndin kemur fram til nakað betri so finnur mann so ger man sjávandi bara tað so at tað skal so ikki skilja okum at eg haldi at a er in viktigur sáttmáli okur eru partur av heimssamfelagnum og skula sjálvandi eisini vera har sum kann mann siga restina av heiminum er og tað eru eini hundrað og fimmoghálvfems lond sum hava tikið undir við hesum her sáttmálanum og í tvey túsund og átjan tá samtykti løgtingið at føroyar skuldu seta í gildi sáttmálan um verja av siðaarvi so okur kenna hetta her arbeiðið frá fyrr og serliga heft her við føroyska bátinum og føroyski dansurin var tað sum varð nevnt tá og mann nevndi eisini virking av ull og siður knýttur at føroyskari matgerð og øðrum at tað er viktigt at mann eisini sum land verjir tann triðja arv sum okur hava tað verður eingin annars sum kann gera tað og sjálvandi er tað ikki ein sáttmáli í sær sjálvum sum verjir tað men tað kann fáa okum í hvørfall til at eisini leggja nakar bindingar á okum sum gera tað at okur noyðast eisini at verja okra egna tað haldi eg eisini er nokk so viktigt og nú er so áheitan komið frá unesku nevndini um at seta hendan sáttmálan í gildi sum skal verja og fremja margfeldi í tí mentanarliga framburðunum sær eisini tað at tað er mentanarliðið og eisini kreativu vinnurnar vaksa rættiliga nógv í løtuni okur hava viðgjørt í dag film sum er ein stórur vaksandi vinna í føroyum okur síggja eisini nógv í sambandi við sniðgeving er eisini nakað sum ordiliga tykur dik á seg okur hava góða málningarlist okur hava ritlist og okur arbeiða við at gera tjóðleikhús og onnur ting og okur hava haldið á øllum listaøkinum tónleiki og hvat tað skal vera so hava okur fólk sum eru ótrúliga dugnalig og fult á hædd við tað sum fólk í øllum øðrum londum eru og kanska nógv altso nógv longri frammarliga í mun til tað avmarkaða fólkatalið sum okur eru so okur hava hvørfall veruliga nakað sum okur kunna vera errin av tað verður eisini víst á ati yvir seks prosent av heimsbúskapinum í løtuni stava frá hesum her kreativu vinnunum sum og og at tað veksur og tað og tað er serliga millum ung so hetta er eisini kann mann siga ein framtíð í hesum og tað er ein ein møguleiki eisini fyri okra yngri fólk at skapa sær eisini vinunu henda vegin sjálvt um mentan ikki vendavísplós at hava nakað við vinnu at gera men sáttmálin kann síggjast kanska meira sum ein karmur um okra mentanarliga arbeiði til dømis so eru okur í ferð við at rigga okum til at skula fara at orða ein listapolitikk sum okur ikki hava í løtuni og har fara okur so at brúka hendan her sáttmálan eisini sum karm fyri at hava akkurát sum tað at stuðul okkum til hvussu nú mann skal orða seg og tað er heilt sikkurt um at fera atbrúka tað í øðrum høpi eisini og tað stendur nokk so greitt í eisini hvat endamálið við sáttmálanum er at mann vil tryggja londin rætt til at reka sín egna also mentanarpolitikk í í teimum ymisu londunum mann vil verja tann mentanarliga margfeldni og mann sannar eisini týdningin av at at mentanin er fjølbroytt og at tað hevur grundleggjandi týdning fyri okra rættindir og at mann eisini skal fremja mentanarlig tvørtur um lond og at mann eisini skal í mentanarligum samstarvi skal hugsa samhaldsfesti inn serliga í mun til menningarlond og at mann skal leggja dent á samanhang ímillum tað mentanarliga margfeldi og menning og eisini stuðla øðrum londum í at kunna fremja teirra teirra mentan til gags fyri heimssamfelagi eitt annað sum er nokk so sum eg haldi stóran týdning sum eisini stendur í sáttmálanum tað er het her við at verja tey smáu málini og okur hava jú eitt eitt av teimum smestu í heiminum táð føroyska málið

er ongantíð meira neyðugt en í løtuni tá ið talgildingin tekur so sstórt tigási har eg virkuliga haldi eina uppgáva sum løgtingið má standa saman um at fáa játtanir til at framleiða tilfar til okra børn og ungu serliga tann vegin tí tey eru ikki har sum te eldri eru tey eru ikki bara í bókunum tað eru eisini á tí talgilda pallinum so har er hvussur nakað okur skula standa samanum so mann kann siga at sáttmálin í sær sjálvum kostar ikki nakað fyri sovítt men tað sum okur skulu leggja inn í tað til dømis tað at verja føroyska málið tað verður nakrar avgerðir sum løgtingið kemur at taka ø fyri at kunna søkja úr hesum her kreaitiv europ sum stendur í her visti mann samtykkir hendan sáttmálan so fær mann atgongd til at kunna søkja í kreativ europ og fyri at vera partur av tí skal mann betala tvey hundrað og fýrs túsund og tað sum eg havi fingið upplýst í limagjaldi so tað er akkursum tann kostnaðurin sum landið hevur og so sjálvandi at okur standa saman um eisini at kra koyra pengar í okra egna mentanarpolitikk tað haldi eg eisini okur akkurát hava víst okur hava samtykt t ina fíggjarlóg har tað eru nógvar játtanir til mentanarøki og að taðe haldi eg faktiskt eiga at vera uppaftur fleiri og tað eigu eigur í hvørfall at vera tað økið í komandi fíggjarlóg sum fær inn á nógv hægri raðfesting enn hesi ferð tað tað bleiv spurt um avleiðingar ella hvat sáttmálin viðførir og tað er so til dømis tað at mann kann søkja úr hesunri creaativo europ og har er tað so etta limagjaldið sum eru tvey hudrað og fýrs túsund sáttmálan kann eisini brúka sum karmur um okra egna lista og mentanarpolitikk tað er orðað nokk so væl eisini etta her tað er eisini gott fyri okum onkuntíð at lesa og viðgera nøkur ting í í einum sindur breiðari høpi kanska fyri at fáa sjálvi innlit í og viðurkenning av okra egna eg gi evit iku eg dua ik orila a for klára ta men ofta sær mann best hvat mann sjálvur skal vera góður við tá mann eit sidur burtur frá tí tí er tað eisini gott at mann haldi eg setir hetta her í í verk og at mann viðurkennir tað at mentanin er sera fjølbroytt og at mann eisini skal taka hond um korini hjá teimum sum útinna mentan og list og so sjálvandi er tað eisini týdningarmikið etaer at okur fáa okra egnu rødd og vera sjónlig í mssamfelagnum tað haldi er øgiliga viktigt og eg haldi eg haldi at tað var í fjør atlandið var partur av einari stóra framsýning niðri í í paris har mann vísti ta føroysku mentanina fram og tað er sovornisovornir samstørv sum mann eisini betri kann gera og so er tað tað mann eisini skal fráboða fjórða hvørt ár akkurtsum hvussu tað gongur hvussu arbeiðir mann við hesum málunum og so eitt haldi eg sum sum eg ikki havi verið varog við men sum bleiv nevnt í røðuni hjá liljan veihe at visti mann er partur av kreativ europ so kann mann eisini blíva mentanarhøvuðsstaðir og tað kundi faktisk føroyar blívi altso taðtað er so mikið stórt at tað er farið út um allastaðni og sjálvandi skula pengar fylgja við tí tað er jú tað sum okur alla tíðina gera tá ið okur leggja pengar til film í morgun orðabókager í morgun í sambandi við fíggjarlógina tjóðleikhús í morgun tjóðsavni altso her eru nógv ting men men sjálvandi tað er tað er eitt áhaldandi arbeiði sum alla tíðina skal gerast takk fyri takk fyri tvær viðmerkingar ein frá annika olsen ger so væl
ja takk fyri frá forkvinna hvussu sigur stinberg var inni á nátt
nn áhugaverdum verkætlan sum eru í gongd og arbeiði sum liggur fyri framman á mentanarøkinum tað er eitt mál sum okur arbeiddu við í undanfarni býráðseti í havnini um at gera havnina til ein høvuðsstað fyri bókmentir og hava vilham heinesen sum okkara ikom okur hava hósi anderssen í odense og keypmannahandil eisa eisini henderika ibsen í oslo og so ætlar mann at fáa william heinesen til at vera ikonu fyri havnina her eri so øgiliga nógv spennandi kvas kar man siga økir í havnini mann kann ganga í hansara fótasporum og har var eitt samstarv við mentamálaráðið tá um at fáa pengar til ta verkætlanina sum e haldi hevði verið ordiliga spennandi eisini fyri at fáa bókmentirnar upp í í vinduna á mentanarøkinum kundi hugsað mær at spyrja landssýriskvinnana um hon kunsiristenberg ger so væl takk fyri frú forkvina og takk fyri anikaolsen
men ja tað vil eg
gjarna hyggja eftir tú faktiskt kenni eg ikki tað tá ljóðar í hvørfall til ordiliga spennandi okur hava okur hava so nóg gott og nú er eisini okra uppgáva at duga akkurátsum at brúka tað og at fáa breitt tað kanska meira út ikki bara til okkum sjálvi tí okur hava so mikið nógv at okur kunna gott deila av nógvum av tí til alla verðina tað er tað er faktiskt ann eina tí deila ø men eg kenni faktiskt ikki at hær við við altso høvuðsstað fyri bókmentir men tað tað ljóðar ordiliga spennandi tað vil gjarna hyggja eftir vilama heinesen er jú kannmann siga í í heimsflokki og eg haldi eisini at okurskulu seta bókmentirnar nógv meira á skrá og í løtuni hava okur so eina bókasavnslóg sum kann leggja kanska eitt sindur upp til tað mann fær eitt sindur av virðing um um bókmentir sum heild og leggja lísindar v pengum í í í bøkur so tað haldi eg hongur øgiliga væl saman so tað vil eg gjarna hyggja uppá saman við sjálvandi øðrum pørtum tað ljóðar ordiliga gott takk fyri arlot hergarson gersætakk fyri frú for
kvinna ja atso ather er
ein fínur deg nopul tanki og og øgiliga góðar internatiónir og eru nógv góð ting í og og men sum eg segði mína røðu so so eftirlýsti eg eitt sindur ja hvat tað kostar altso tað fíggjarliga aspektið nú nevndi siristenberg gjøgnum forkvinnuna tvey hudraðog fýrs túsund limaskapur ha men eg eg bait mær øgiliga fast í ta hoyringir ella tey hoyriskrivini sum sumeg kom frá listafólkum sjálvum efta her serliga tclv esplotasien altso tað má ongantíð vera at tað mugu pengar fylgja við so at listafólkini ikki føla seg útnyttaðan og og og og og og og gjalda sjálv fyri at vit skulu fylgja esi sáttmálan so taðeg hevurmann nakrar pengar í høvdinum o nakað beløp í høvdinum hvat tað vil kosta takk fyri siri stenberg ger so væl takk fyri frú forkvina og takk tilkær
tórgarðsson
at so tað sum mann betalir tað er limagjaldi fyri at kunna søkja úr creatoojuuropa og tað er ein øgiliga stórur grunnur har okra listafólk kunna aftan á hetta her kunna fara at søkja í junu føti við øll onnur um at fáa pengar til atút inna teirra list so tað er akkursum mann kan siga eit slag av mentanargrunnim fyri alt europa altso tað tað eigur ikki at ávirka korðini hjá listafólkunmum annað en positivt av tey kunnu tað men at okur her eiga at arbeiða fyri at fáa góð korð fyri listafólkini í føroyum tað er eitt annað mál til dømis abáða at fáa teimum eftirlønir á og alt annað tað er nakað heilt annað tí hetta her kemur ikki at kosta listafólkun om nakað tað kemur tað ikki hetta kemur at geva teimum nýggjar møguleikar og nýggjar grundnar at søkja úr takk fyritakk fyri tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið oglø
løgtingsmál fýraoghálvfems verður nú beint í uttanlandsnevndina tað eru ikki fleiri tingmál á skránni til henda fundin og næsti tingfundur verður í morgin fríggjadagin einogtretivnda mars klokkan tíggju við hesi skrá fyrsta viðgerð av tingmáli trýoghálvfems tvey túsund og tveyogtjúgu uppskot til løgtinslóg um broyting í løgtslóg um loyvisgjald á alivinnuna tað snýr seg um broyting í tøkugjaldinum síðani verður tað fyrsta viðgerð av tingmáli seksoghálvfems tjúgu tveyogtjúgu uppskotil løgslóg um broyting í løgtslóg um veiðugjøld fyri fiskiskap til veiðugjaldslógin og tað snýr seg um dagføring av dagføring av gjøldum veiðugjøld fyri lornu og hestkýtandi sild og strikan av undantaki fyri heimaflotan hesi bæði málini fara at verða bend ávikavíst í vinnunevndina og í fíggjarnevndina og sum nevnt eru ikki fleiri mál á skránni til henda tingfundi so tingfundur er lokin